ja so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna og tað er nú triðja viðgerð av tingmáli nummar eitt sum vit fara fyrst í holt við tað er triðja viðgerð av tingmáln nummar eitt uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um val til allar føroyskar kommunur og í løgtingslóg um væl til løgtingið er tað nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða nú við triðju viðgerð í hesum málinum og tað gera vit núja vit eru liðug at atkvøða tað er níggjuogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonkt málið er samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtinginum so fara vit til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar seytjan eg kann boða frá at ætlanin er at hava døgurðaseðg í dag sum fráboða vit fara til fyrstu viðgerð av tingmáli ummar seytjan tað er uppskot til løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski a vinningi og fígging av yvirgangi hvítvaslógin sum tað eitur skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflákkin er tað beini johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer frimut rasmussen fyri bandflokkin billjustinussen fyri miðflokkin og bjarni kárasom petersen fyri framsókn og høgni hoydal fyri tjóðveldi so er tað beini johannesen sum fær orðið fyrst ger so væl
ja takk fyri harra formaður viðgerðir hvítvatsljóðum ella uppskotið sum heildr sigur tað er ein løgtinslóg um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski av vinningi og fíggingaryvirgangi og tað er so sær at tílík ting hendast oftast í altjóða høpi og tað er nú soleiðisr sær at føroyar teir eru partur avaltjóða samstrarvinum innan karmarnin hjá f a tf sum eru farnanskil atascfors og tað er ein felasskapur sum royna at fyribyrgja hvítvaskið av peningi og fíggingarfiðurgangi og tey gera ymisk tilmælir um tiltøk til at fyribyrgja hesum og sum partur av hesum her altjóða samsvarvinum so hava vit í føroyum eisini skyldu til attryggja at hesi her tilmælini verða framd í føroyskari lóggávu og galdandi hvítvatslóg hon er frá tvey túsund og átta og seinast broytt í tve túsnog tíggju og stórur munurin á hesibáðum er at mann fer frá einari meira reglubundnari skipan og nú til ein meira vágagrundaði og í viðmerkinum verður kanska nevnt tað at fyritøkur har vágin er lítil fyri at tar verða misnýttar til hvítvaking og ella fígingyvirgangi tær fáa minni tyngjandi krøv við hesari broytingini í mun til áðrenn og hyggja vit eftir hoyringsskrivinum sum komin inn so verðu eitt sindur nevnt um at tað er øgiliga positivt at mann fer til ein vága grundaða skipan men som verðu eisini nevnt hetta her við at mann setur kanska spurnartekin við at lóggávan kanska ber nokk sonógv brá av at tað er ein es lóggáva sum mann beinleiðis tíðir yvir tilføroyskt nú og hon kanska ikki tekur hædd fyriføroyskum viðurskiftum og eitt dømi um tað er hetta her við politiskum ábærum persónum at akkurát tann bólkurin kann vera øgiliga sum hyggja eftir teimum punktnum sum varða settur til hvør er ein politisk bpersónur so kann tað vera øgiliga broytt hvussu hesin her skarin av fólki kann vera í mun til kanska í mun til onnur lond her í føroyum og tað tað setir so eisini krøv til fyritøkur og og eisini er eini visublóarskipan fevnda hesun her uppskotinum í mun til tí lógin í galdandi lóg og hendan lógin krevur at tú hevur eina tílíka ella varskógvaraskipan sum tei royta á føroyskum um tú hevur meira enn fimm starvsfólk í einari fyritøku og tað fyritøkan er hvørjar tær eru er so nágreinað í uppskotinum til dømis grannskoðafyritøkur og aðrar og hetta kann so eisini sum fleiri hoyringskrivur inni a geva avbjóðingar fyri smærri fyritøkur sum kanska hava millum seksogtíggju fólk í starvi tá tær allarhelst skulu seta ymsar skipanir upp ið koma at kosta og krevur eisini orku at umsita men sjálvandi skulu vit lúka tey krøvini sum vit verða sett og tískil er ein tílig klóð gáa neyðug og málið fer í vinnunevndina so tað er sjálvandi verið áhugavert at kanska fingið nærrigreina hvussu hetta her kann ávirkar fyritøkur og kanska serligt teir smærru bæði íggjarligaumsiumsitingarliga í gongdini til at leva upp til hesi krøvuni takfyri hara formaðurja takk fyri so er tað næsti røða

ja takkyhara formaður hetta er so løgtingslóg um hvítvask og seinasta tingsetu so varð lagt fyri løgtingið uppskot til løgtingslóg um fyribyrging um fyribyrgjandi tiltak móti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi tað var akkurát sum hendan hvítvatsklógum og tað var løgtingsmál nummar áttaoghálvfjerðs men tvey túsund og nítjan men tað uppskotið bleiv ongantíð ferdiigat viðgjørt áðrenn tingsetan endaði og hetta uppskotið er so nú lagt fyri løgtingi og tað er faktiskt innihaldið er eg havi hugt eitt sidur ígjøgnumútav tað er eg haldi næstan eg haldi tað er so gott sum óbroytt vist ikki er tað men tað er sjávandi gott at tað er komið aftur niðan í tingi og tað er eisini neyðugt og tað er tað uppskotið sum nú landsstýrismaðurin helgi abramsen hevur í vinnumálunum hevur borið fyri tingi og tað skal forða fyri hvíting á pengum og forða fyri at føroyskar fíggjarfyritøkur ikki verða brúktar ella misbrúktar til at fíggja sum tað eitur yvirgang og tað eru sjávandi ett sindur fjart frá føroyum at hvussu hvussu skula og hví skulu føroyingar fíggja fíggja yvirgang men tað erso tað sum tað stendur í uppskotinum men hvítvasking tað eru tey seinastu árini blivið og er eitt kent fyribrigdi sum tað hevur eisini verið umfatandi í áratíggjur har sum mann hoyrir um brotsmannalið og brotsmannafyritøkur hava roymt mátar hvussu tey kunna fáa sínar pengar gjørdur lógligur men hvussu umfatandi hevur verið føroyum ella tað heila tikið hevur verið brúkt og framt í føroyum tað er ilt at siga men hvítvesking mátin sum hvítvasking fer fram tað er at onkur banki tekur ímóti stórum upphæddnar peningi uttan kanska spyrja um hvar hann kemur frá og so senda teir peningin runt í ymiskum londum og ymiskum bankum í europa og helst í øllum heiminum soleiðis at tað verður ógjørligt at spora hvat s hvar hesin hesin peninguri í heila tikið er skaptur frá og so tá i man ikki veitaranum koma frá jamen so kann mann heldiski siga at hann er ólógligur og tað er tann mátin sum tey seinastu árini hevur verið brúktur heilt til at at vaska pengar hvítar siman við e føroyar eru eitt lítil land og tí heldur mann at tað kann ikki koma koma fyri hjá okum men eg haldi tað sum tey flestu kenna um men tann kendasta hvítvaskandalan á nýggjáritíð hon fór fram í einum lítlum landi sum eitur estlandi og har sum eisini ein av okra kendi bankum danskur a hann kendir kur øll forgott haneit annaðstað stóð fyrr í hvítvaskingini ella at mann kann siga hann hjálpti til innderekta at fáa vaska hvítvaskuspengarnar fyri skempi brotsmannalið og tað var sotað var so markanissan siga at stuttligt ella tragiskt komiskt at hesin lítla avtalingin í eslandi stóð hjálpti til fyri a hvítvaska fimtan hundrað milliardir krónur ímillum tvey túsund og sjey og tvey túsund og fimtan har sum gegantiskar upphæddir milliardir verða settar inn í bankan so var eg sendur víðari hersum hesum bankin sendi tað víðari uttan yvirhøvur at spyrja um nakað sum helst

og mann ikki yvirhøvur setir spurtmanstekin við hvar h pengarnir komu frá jamen hvat nú vist tar bara vóru átta hundrað milliónir men tí mann kan siga at kanska tíbetur var tað fimtan hundrað milliardir og tað hevur so gjørt tað at lond allastaðni í heiminum hava sett hava hert lógirnar og tað hevur so millum annað eisini føroyar nú

ja og ikki snakka um altso hesin her lítli bankin her tað bleiv ávara óteljandi ferðirnar um tað sum fór fram men allíkavæl so vísti taði seg at hetta helt áfram í næstan í tíggju ár uttan nakað og tað sum er nokk so stuttligt man kan siga ábyrgdarpersónurin tann leiðarin stjórin í hesum her lítla bankanum tá ið tað kom fram at tann hyggi kempiskan dalan sum kostaði toppleiðsluni í danska bank teirra stóðu teira gjógn teirra arbeiði so fekk hesin her viðkomandi bjóða seytjan komma átta milliónir í hondina fyri at fara frá seytjan komma átta milliónir fyri atat hjálpt brotsmánnalaðin og koydi atskal verða til a hvítvaska fimtan hundrað milliardir men mann kanst so siga tí betur so var so bleiv tað so strika og viðkomandi fekk ikki innan her tað kalla han fyri faldskermun at visti túver koyrdur í starvið líkamikið hvat túð hevur gjørt líka mikið hvat on hevði gjørt so skuldi eg fáa seytjan komma átta milliónir men tað bleiv so strika aftaná stórt stríð tað tók ein langa tíð áðrenn tei koma harartil men harra formaður fara víðari til hetta málið so hevur føroyar hava yvirtikið millum annað lívstryggingarfeløgini og tey hava tikiðtaðer ja tvørgangandi eftirlønargrunnirnar sum eru stórir og rúgvusmikir í pengum og tað er so alt við hesum her arbeiðinum sum verður nevnt f a tf sum eitur fainanshjól astin tascfór so tað er tey sum arbeiða við fyribyrgja tílikum lógarbrotum sum ett her lgur upp til og tað er so galdandi fyri bæðir bankar og sparikassarar eisini sumsum eru í føroyum men tað sum hetta her verður lagt upp til tað er tað at nú fær mann aftan hesa stóru skandalurnar so fer mann til at mann sigur at nú skal mann frá nú av nú skal mann kanna samleikaupplýsingar gjøllari tað betýðir at tú kann ikki bara koma inn og seta fimm hundrað miliónir inn tú skalt kal kanna hvorert tú

sum kann iga fyritøkur fengdar fevndar av løgtingslógini skugili millumam annað kanna samleikaupplýsingarnar hjá kondunum áðrenn eitt handilssamband við kondan verður stovnað ella ein flyting verður framd men kanska eg g føri meg so aftur til at hugsa hvussu jøsina gjørdi mann áðrenn kannar mann einki altso altso var einki eftirlit altso nú stendur tað her fyritøkur sum altso fyritøkur áðrenn tey gera handilssamband verða stovnað og ata flytingar verða framdar og stórar flytingar so skal mann kanna hvør gera flytingarnar

spurdi mann slet iki fyrr altso slapp man bar inn at seta hundraðtals milliónir í bankan og tey bleivu flutt altso hsar hesar pengarnvar fluttir víðari beinanvegin tá mann vaskar pengar teir varðu settir inn og fluttur út eta beinanveg ætlið harafturat skal fyritøkan kanna endamálið við øllum torvgreiddum og óvanliga stórum flytingum av pengum umframt øllum óvanligum transaktiónsmynstrum og virksemi sum hava nei sum ikki hava eitt greitt fíggjarligt ella eitt ávísingarligt lógligt endamál hatta førir meg eisini hetta er ótrúliga stuttligt at lesa í hesari lógini nú ikki altso tað er øgiliga gott hon e komin til føroyar men hetta vísir at nú skal mann kanna allar óvanligar flytingar allar torgreiddar flytingar sum ikki hava lógligt endamál kanna mann taðikki árenn

fyritøkurnar skulu prógva at her halda løgtingslógina og at kunnleikin til kundan er nøktandi tá ið ræður um vandan fyri hvíting og fígging av av yvirgangi og so føroyskum tað sum byrjani lógin skal forða fyri at brotsmenn misbrúka føroyskar fyritøkur og fíggjarliga skipanina í føroyskt til hvíting tel at fíggja yvirgang hatta er sjálvandi í okra verð tað er nakað sum totalt grundleggjandi at at mann heldur lokk ikki at føroyingar hava nakaðtið at gera men men men soleiðis e ta nú í sær lógini og tað sum eg nýtt eisini í hesum her tað er at sambært lógaruppskotinum so verður sett ein vitsulbjóðari skipan tað er ein varðskógvari skipan har sum vissu nú onkur í bankanum ikki bara stjórin leggur merki til at her er nakar ruskandi galið tað royndi mann millum annað í hasin har bankanum í estlandivibant kaldian et tað royndi mann at varskógva at fara rundan um stjóran hjá sær og fortelja her er okkurt aruskandi galið tá soleiðis tar kom fram men allíkavæl gjørdi mann einki men men tað vísir eisini at lógaruppskotini sum etdu her eisini byggir á sum kemur frá eu og sovíðari at tað var alt bar til tað bleiv einki kanna sað sær her vissi mann heldur tað er eitt ólóglig flyting torvgreiddarflytingar sum eingin dugir nakað til eg veit nakað um jamen so skal tað ikki bera til nú

hon kemur til okum hon kemur av tí hon kemur av kempi útlendskum fíggjarligum skandalum og tí er hon her í dag hjá okum altso okur fáa eittannastaðat mann skal ikki giga føroyingar blíva revsaðar tí at onkur brotsmánalag úti í heimi og og ikki tað og okra nærmastu grannar eisini lata eina hvítvasking og eina gigantisku fíggjarliga skandali fara fram og so verða okur ávirkaðir av tí ikki fyrr men tað er oftan soleiðis t er tá ið ólukkan er hend tá ger man nakað við tað men mann má siga at tað er ótrúligt at ein lítil manki skal hjálpa til hvítvaska fyri fimtan hundrað milliardir krónur upp á nøkur fá ár fyrst tá hendir nakað men hetta her er eingin ivi umat tað er nakað sum jónarflokkurintkur undir við ogtað er nakað sum at okur øll fara a viðgerð í vinnunevndini og faktiskt gleðast um at fáa tað samtykt sum skjótast og tað má mann hopa at onnur lond eisini fara at virða tá tað kemur hartil takk fyr hara formaður ja so er tað nakrar viðmerkingar magnus
rasmussen fiskchirfal fyrr harra formaður eg helt meg høra røðarin segði at hetta
uppskotið ella eitt sum líkist í heilt nógv var í seinastu ja seinasta tá ið seinasta landsstýrið sat og tað var í vinnunevndini har sum bjarni hammer jú var formaður í hvussu er ein part av tíðini eg kundi hugsað mær kanska at at fingið at vita hví tað ikki kom úr aftur nevndini hví falli tað burtur var tað tí at tað ikki var undirtøka fyri tí var tað tað at hær komu ymiskt fram sum hann kkivarð trúgvu við eg kundi líka hugsað mær at at kanska fingið eitt lítsindur at hoyrt um tað takk fyrija ger so væl takki fyri spurning
johnagnus rasmussen er tað eri
nei ja akkurát tað typunktin var eg ikki formaður bjørg rasmussen na bjørg samelsen bjørt bjørt men í í viðmerkinunum til hesa lógina her sum liggur her har varð tað stóð tað so sendi tað so gott at seinasti tingseta varð lagt fyri løgtingið uppskot um løgtingslóg um fyribyrging men uppskotið bleiv ikki liðugt viðgjørd áðrenn tingsetan endaði hatta var ikki tað var eingin ivi um tað var full semja í í nevndini um at hetta skuldi koyrast út men tað bleiv gjørd tann avtalan sum fólk minnast kanska at tað bleiv beint upp undir væl og tað bleiv gjørt avtala hvørji mál skuldi út og hvørji mál ikki skuldi út tá og tað er eingin ivi um at hetta var aitt mál sum skuldi verið koyrt út menmen mann kann so siga at tað hevur so tað hevur so verandi land
ksýrismaður nú er loftað og og borið niðan og tað er tað er bara gott men tað er umfatandi mál tað er eingin liðvendi eitt stórt mál stórti drygk mál sum er sum er viktigt eisini fáa umrøtt at fáa nakað góðar søgur eisini sum aaleitfrahvat hammer nevndi nakrað teimum ivamál sum eru
og og vit kunu væl siga ata hetta uppskotið er eitt neyvt avrit av tí uppskoti frammanundan er samtykt galdandi fyri peningastovnar og annað her kemur so tær stovnar sum eru undir føroyskum ræði og egr púra samdur við bjarni hammer tar tað tað reisi nakvar nógv nógv ivamál eg fai bar at spyrja bjarna hammer um at um hann hevur hevur merkt nakað sum borgari ella sumsum vanligt fólk í føroyum við teimum krøvunm sum eru til peningastovnarnar eg havi hvussu fingið nøkur nakrar fyrispurningar í mun til at eg eri formaður í tjóðeltsflóknin umhan skal upplýsa ymisk sovíðar hevur bjarni hammer merkt naka sum sum sum vanligur føroyingur til tey krøvini sum nú verða sett til tann einstaka ella sum sum bankarnir nú skuldu hava efiritvið tíð einstakajnihammr
ja tað er eingin ivi eg haldi øll sum hava eina bankakontu hava
erv næstan ver kallaði inn og skulja hava latið samlaikaprógv inn aftur á nýggjum pass ella koyrikort og tey skuldu eisini hava og hava hvørja einasti flyting sum eru meir enn vist skulja tey so eisini vísa hvat hann skal brúka cill og so víðari so thar eru gjørd nøkur ting inni til tan manliga borgarin men tað er sum ein ein ein stjóri í ein egveitikum eir eftirlitsstovnini illa bankum eftirlitsstovni eisini á føroyskum eftirlitssovnir segði at tað var tað var nemmari at fara eftir tí minsta kanska einkult persónunum at fara eftir teimum heilt kemtistóru fyritøkunum tí oftani hava almenna stórar stovnar slett ikki hava sltti ikki heta her kapasitet til at fara eftir hesum stóru fyritøkunum so at men okur mónan her lógin fór hjálpir upp á tað men soleiðis eta oftani tað lættari at fara eftir lítla enn tí heilt stóra ruttvang
takk fyri ja kanska eitt sindur í forsetilsi av tí
sum bjarni hammer júst segði hetta her við hvítvarking og reiðum peningi tað er jú upplagt reiðipeningur er nógv meira brúktur tá ið tað kemur til kriminalitet og sovorðnaka men eg hugsi um hendan hesa her avleiðingina fyri vanlig fólk at tað at reiði peningur tykist at blíva meira og meira suspektur og vandin er at vit upp á sikt kanska slett ikki hava møguleikan at brúka reiðan pening og tað merkir at peningastovnar kunnu spora hvørt einasta oyra sum vit brúka og kemur at hava fult innlit í okkara fíggjarligu viðurskiftir hvat hvat heldur bjarni hammer um tað bjarni hamar nei tað haldi eg einki
yvirhøvur eg haldi
tð iki er í lagi at peningastovnirir skula skula vita um hvørja ein hvørja banan tú keypir og kunnu altso komn pakka tyggisgumula hvat tað skal vera tað er ikki í ordan og ein segði nemnlia at ein onkur banki segði eisini síðan et tað her kovinítjan komið fram nú er tað eisini veruliga dreislar niður við einum peningi tí at nú er tað ikki tað men tað er sovandi at funnið fressur hjá teimum sum ikki ynskja reiðan pening men tað fer meira enn meira yvir til til tilkoyrt um og hesum her visakort og næsta kardi hvat eg skal vera mann sægr eisini at t tað hava sjálvt koyrtið á á urðinum av hesum her so at tað man fer øgiliga langt burtur frá tí og tað er eingin ivi um at bankakervi vil hava at tú brúkar so lítið a reina peningi sum møguligt tí so fer annars fáa tað ikki skrásett yvirhøvur hvat tíð nýtsla er upp á hetta og hatta nenei hetta er mann kann siga at tað er báði gott men tað er nú ikki slett ikki bara gott at mann anstað verður fungin at fara burtur frá nøkrum sum eittanastað eisini gevur eina fríheit í hesum samfelagnums er tað frymult rasmussen sum færð

so eru tað hvítaslóginfaktiskt er tað tað so tað er tað sum ikki longu er tað altsotað er tey málsøkini sum er yvirtikin av viti faktiskt fyri at halda okkum til teir felagsskapir sum vit eru longu eru limir av at vit eru limur í hesun her sum eitur f a tf og sumi fyri at fyribyrgja hvítvaskav peningi og og ei fígging av yvirgangi og hetta eru eg haldi hetta er eitt eitt eitt torskilt mál vissi eg skal vera púra ærligur har oeg lisa teg ígjøgnum og her eru øgiliga nógv ymiskt í sum sum eisini hoyringsskrivini vísa á at tað verður sett spurningar við nøkur ting bæði av bankunum í føroyum bankarnir í føroyum seta sínar spurningar til thetta her og tryggingarfeløgini seta sínar spurningar og eisini tað sum eg haldi er nokk so áhugavert ella álvarsligt tað er tað at sø y k setir eisini sínar spurningar tí at her er okkurt sum eru umsett sum teir vilja nágreina hvat e tað er fyri nakað ha so hetta her er hvørfalt eitt uppskot sum vit sum vinnunevndin má fara hyggja alvorliga nærri uppá og og fáa greiðið á teimum ivamálunum sum eventuelt eru í hesari lógini nú tað veður tosað orliga nógv um um tað eftirlitið sum er við við øllum tí sum vit gera at mann kann jú ikki taka merenna vista út uttan at mann verar spurdur um hvat mann skal brúka pengarnar til og mann kann ikki koyra mær ei vista inn fyri mann skal vita hvat tað kemur frá og tað er altíð ein liður í atati syrgja fyri at tað ikki er hvítuvasking fer fram og íð her stendur ið her stendur eitt sum eitur kontantgjaldsforboð og har stendur at eftir paragraf tvey í galdandi hvítvatslóg hvítvatsk løgtingslóg er tað forboðið í handlandi og uppoðssølufólki at taka í móti upphæddunum í reiðum peningi áljóðandi hundrað túsund krónur ella meira altso er tað sum er galdandi annaðhvørt goldið er í einum ella fleiri førum og og tað sær út sum tað er samanhangandi men hetta her gjaldið hetta sum er hundrað túsund krónur tað ætlar man at minka niður til hálvtrýss túsund krónur jeg haldi tað er ein nokk so góð spurningur at altso finna av hví i altso hví skal mann minka tað altso skuldi man kanska voksað tað altso tað er jú ting bliva dýrari so kanska mann fær minni fyri pengarnir í dag hatta er bara ein ein ein spurningur sum eg haldi vinnunevndin má líkasum finna av hvat hhví hví sær tað soleinar út sum tað ger og tú hevur tað vera eitt sindur tosað um eisini at mann verður skrásettur øgiliga neyvt tá iðtá ið mann skal eitt nú skal stovna eina kontu tað hevur tú eiteitt barn ella eit eitt abbabarn ela eitt annað tú hevr hug til sum í gomlu døgum at mann hevði hug til at hjálpa børnum og o stovnar mær eina kontu og so fluttir mann so so nógv inn hvønn mánað ella eitt annað sovorðið altso tú tú sleppur ikki at gera faktiskt vendi ranguna út á tær sjálvum og eog eisini av børnum børnini tey tey koma at vitað av hesum ella foreldrini hjá børnum hvørsfólk koma vit av tí tí at tú kanst einki gera tú skaltú hava ptal og so skalt tú eisini uppgeva hvussu nógvar pengar roknaður við kemur inn og hvussu nógvir pengar koma aðrastaðnis frá og so hvusu nógvir pengar tú fært at brúka at tú fært soenar spurningar sum kanska eru øgiliga vanskligir at spyrja uppá svar upp á ofta sum sum og eisini tá ið tú hevur ei virki so so fært tú tá skal sovnaðan konto so fært tú teir somu spurningarnir og tá hetta er mínari verð er hettaer øgiliga hetta erøgiliga torskilt í og og hetta er álvarsligt og endamálið er sjálvandi tað at vit skuldu steðga tær tann hvítvaskingum sum eru ha nú er nógv verða fangaðu í hesum her við bygkoin o og pengar verða fluttir aftur og fram og sovorð ha og tað er jú tað verður júst sagt í nøkrum at tað verður brúkt øliga nógv í samband við hvítvasking og sovorð a so so eg eg eg haldi ati hendan lógin er absolutt neyðug at fáa men tað er hvørfalt neyðugt at fáa hana at venda soleiðisnar rætt soleiðisnar at hon er at tað e møguligt í føroyum at at at at at halda hana og at tað e møguligt eisini hava eftirlit við henni ja og eisini tað at vit sum borgara og og tey sum verða rakt av henni sum tykingarafeløg og og onnur og at at tey hava møguleikar fyri at fylgja upp upp á hetta her soleiðsinar at lógin kann verða hildin í til punkt um prikkar so eg haldi t hetta er hetta er ein ein neyðug lóg sum vitsum í vinnunevndin vil vilhyggja uppá positivt og

eg haldi ikki at eg havi so nógva meira siga um hesa lógina enn tað takk fyri hammr far in a viðmerking
ja takk fyri formaður ja sum frymandur
rasmussen fer fram so so var tað nú ikki bara kontantum pengar sum við hin stóra bankaskandala sum var har altso har var meginparturin tað vóru flytingar sum kom sum komu inn har sum tað bara ikki bleiv sett spurningur við hvar tað kom frá tí gevi í fryminn fála omna rætta í tí at at tað er ikki har bara trupulleikin er altso yvirhøvur tað eru meira hugsanarhonturin og og sum sum er galið við takk fyri hara formaður rasmussen
ja
ja nei eg eri frøra samdur við teg við bjadammar í at at at mamma at tað er hugsanarhátturin hjá hjá okkum og eisini hjá sum myndugleika og eisini hjá hjá hvørjum einstøkum hvussu ið pengar verða handfarkur so er tað erhard joensen
takk fyri ara formaður eg gevi
talar han er púra rættir í hetta hendan lógin her hon er neyðug men hon setir nógvar spurningar tað sum eg haldi í mest betonkili við slógini tað er tað at hon kemur at hon kresar seg um nakrar í gásari er smáar fiskar efla herverða tú setir kontantgjaldin niður frá hundrað niður til niður til hálvtrýss og alt tað sum sigumun rasmussen er eisini fortaldi um hvussu umstendiligt er í dag at sbara stovna eina kontu men tað sum er er tað sum er bkiligt í einari sovornarlóg tað er tað at teir stóru etifgrunarnar tað eru teir sum eiga kanska fýrs prosent av ølil kapitali í heiminum teir hava egin nokk meg frá túsund milliardum upp í tjúgu túsund milliardir dollarar sum liggja sum liggja og fyogurera runt í systemum sum teir hava ongan jørðiskan kjans at funn at kat kunna spora hesar grunnarnar men teir smáir firtarnir teir blíva so kroystir meiri meir og so ein

slaga ja ja eg eg síggi eisini tann vandan íisini her við at tað manni er í ferð við skaffa kontantpengar eg haldi at korona sum vit liv hundur í dag her hjálpir okkum væl ella hjálpir væl við at fáa tað avskaffa og endað hevur tað verið onkrar til riður um at kanska ronkur sum hevur koyrt hetir umferð fyri at fáa okkum at avtaka kontantpengar men í tað skal eg ygigera meg talt mama fyri men men tað er so tað ja takk fyri ja so fær byljosinn
tað orðið og tá ið hann hevur havt orðið so verður døgurða ger so hava ja takk fyri at
formaður eg skal royna gera skjótt av so vit ikki leingja tað for nógv eg eri ómetaliga samdur í nógvum av tí sum er sagt í dag tað sum eg haldi vit kunnu spyrja okkum sjálvur taðer er er yvirgangur og er terrur minkað síðani øll hendan lóggávan kom svarið er eitt greitt nei vit kunnu spyrja hvør fíggjar til dømis allar tær hundraðtals ára ketturnar sum verða sendar til dømis úr gasa inn í inn í ísrael hvar koma teir pengarnar frá jú teir koma en stóran mun úr skandinaviin úr væl etableraðum londum sum seta á sovorðna lóggávu í gildi altso bara norra hevur goldið sjey milliardir til palistinar tey seinastu fimtan árini bara norra og ein stórur partur av tí verður brúkt til at protusera rakettur sum tey skulu senda inn yvir ísrael hetta er bara eitlítið dømi um at vit fáa ikki við hesum at fara eftir palliba tí at hann setir fimm túsund krónur inn kontant so skal hann svara upp á hvar an hevir fingið pengarnar frá hvussíðani fingið hesar pengarnar altso tað er tað er virkuliga eyðmýkjandi at fara inn í ein banka og seta fimm túsund krónur inn og so siga tey hyggja tey upp á teg tú tú følir líkasum illgruna koma yvir um diskin altso hvar koma hesir pengarnir frá áh jú eg havi selt eina sofu á rótukassanm ella eitt ella annað altso tað tað eru teir so akkurát sum erhard nevndi tað er teir smáu fiskarnir sum verða ofraðir og vit eru eisini ofrað í øllum møguligum øðrum samanhangum sum hevur í yvirganga at gera altso tá ið vit flúgva um flogvallirnar síðani og samabilatin gjørdi vart við seg ja so skulu vit úr mest metsum hvørjum trævliga kroppinum tí at tey skulu kanna okkum altso tað eru sovorðnar ttað tað eru sovorðni ting sum tú órógvar gerandis dagin hjá palliba so ómetaliga nógv við tí endamáli at tú skalt steðga terrur og tú skalt steðga hvítvasking og annað men r ðaltso er yvirganguri minkaður er terrur minkað yvirhøvur ikki tá eg sá eina áhugaverda sending í sjónvarpinum ein ein film faktiskt um danskara daniani ryi sum sat fangin hjá eisis í tvey túsund og fjúrtan fimtan og sum faktiskt var tann síðsti fangin hjá isis sum slapp út aftur restin bleiv skotin og avhøvda og hann hann sat saman við tí øgiliga kenda fang amerikanska fanganum sum sum var jornalistur sum varð heimskendur bleiv bleiv tikin tvey túsund og tólv og bleiv so dripin í tvey túsund og fjúrtan g fimtan har á leið og teyfamiljan hjá honum fekk at vita a visu tit ikki skaffa fimtan milliónir av pengum innan fyri so stutta tíð í kontantum so verður so verður tykkara sonur og beiggi so verður hann dripin og tey fóru í gongd og tað bar ika ikki til danski staturin kundi slettki taka undir við tí tað bar helt iki til gjøgnum bankasystemið tí at tað ber ikki til at arbeiða við kontantum pengum og tað endaði allíkavæl við at tey fingu samlaðsar pengarnar saman og ein maður fór í einum við einum kufferti allan vegin yvir um turkagreinskina og til ein bakmanna harbeint við fimtan milliónir í einum kufferti alivera tað til aisis og hesin maðurin bleiv fríur ja fimtan milliónir fóru til eisis at fíggja yvirgang men ein persónur bleiv frælsur so vit kunnu vit kunnu spyrja altso hvar eru tey etisku mørkini og hvat er tað vit hava við at gera og hvat er tað vit ætla at steðga og forða í øllum hesum tí tað er altíð nógvar síður av einari søk so vit hava givið tilsógn til at taka undirið hesum uppskotinum tí at tá ið tá ið vit hava sagt verið partur av alheimssamfelagnum so eru vit bundin á høvdu hala og vit fáa vit fáa sum so ikki gjørt tað heilt stóra men eg eri samdur tá ið millum annað bleiv nevnt úr tingsalinum í áðni at hetta her er ein ein máti at avskaffa tað kontantaltso kontant pengasamfelagið og ein ummáti av føroyskum skjótari yvir í ta pengaleysa samfelagið tað er eingin ivi um mínari sál um at hetta er ein partur av tí og tú brúkar hetta her øgiliga pen a endamálið um hvhvítvasking og móti terruru alt sum sum orsøk men hetta er fyri at fáa palliba til at gevast við at brúka kontantar pengar og noyða hann inn í eitt system sum onkustaðni aftanfyri hevur sagt at vt vit vit skulu øll undirleggja okkum eitt eitteitt pengaleyst system og tað haldi eg er ein øgiliga øgiliga vandamikil og skeiv gongd og eg ræðist hana og tað er hoyri at tað eru nógv sum ræðast hasa gongdina vit kunnu taka eitt lítið dømi afturat altso vit keypa hallalslaktaðar vørur hvønn dag hvar fara teir pengarnir tað fara pengar til yvirgangsfelagsskapir hvønn dag tá ið vit keypa hallalslktaarvørur gera vit nakað við tað nei tað gera vit ikki tí tað eru nøkur ting sum eru friðhalgaði eisini í meðan hetta her altso vit leggja bond á okkara egnu borgarar tí at vit skulu verða so so rættvís so her eru ræðuliga nógvir spurningar sum eru ósvaraðir og sum vit eisini standa ivasom við og allíkavæl taka vt undir við tí tíverri harra formaður takk fyri erhard joen

eg eri púra púra samdur við biljustinussen í so at siga øllum fyri ikki at siga øllum sum hann segði mín mín spurningur er til bjustinussen tá ið hendan lógin er kom í gildi og so kemur tað at ganga ein lítil tíð so so verður hon herd tavsið sofe grenn so fara bakatellgrenlurnar niður til at at tað verður einki til síðst og tá hava okur mist ta síðstu fríheitina sum okur yvirhøvur hava sum borgarar í samfelagnum tí tá verður tað fullstendigt yvirlit yvir hvat hvat ið tú ger hvussu tú agerar hvør ið tú er hvat ið brúkar pengar til og ættar inn hvat kunna okur sum sum parlament hvat kunnu okur gera nakað fyri at steðga hesum galdskapinum sum sum er sum verður framdur í í altso í í í hvar okur verða førd bak ljósið av anti í terrorlógum antið hvítvarpslóðim
jústinussen ja ein sera góður spurningur altso
vit kunnu siga nei tað er ein ein møguleiki ogegaltso eg hevði væl torað sagt nei tí at eg altso roynt samvitskumessiga so haldi eg at hetta er langt forbý tað sum sumeg haldi vit eiga at gera tí at eg haldi slett ikki at tað kemur at tæna sít endamáli men hetta kemur at raka tí breiðu fjøldina o tað kemur at raka tann mannina á gøtuni kvinnuna á gøtuni og kemur at gera okkara lív minni frælst taðr tað er taer tað stóra sum hendir við hesum men hetta kemur ikki at broyta nógv í sambandi við terrur og yvirgang og sovíðariso ardeerhard sinnaður til tað so so so eru vit hvussur tveir kanska fleiri
ja har fór maður bestinusundur ísjón
jávndi rættur tí at hendan lóggávan sum er fram bæði í samband við alt sum hevur hevur havt heitið yvirgangur hava raktsmáfólki vanliga fólki meðan tekur tú veruleikanum fatur í í rótina har sum har sum yvirgangur fer fram og eisini tann búskaparligi ella fíggjarliga yvirgangurin men nú nevndi bill nøkur dømir sum eg slepsi var samdur i at at norra sendi pengar til pallistina altso jkan ikk frá at bilistinur heur verið í pallistina har teir livir av fólk undir fatækamarknarølir sum tað er men teir veruligu fiskarnir teir sum veruleikanm hvítvaska pengar su víðari tað eru øll tey sum liva av at selja vápn og at selja valluta og so framvegis er har teir stóru hvítvaskingarnir fara fram og at selja rúsevnir so framvegir so eg haldi biljistinselnin átti at fokuserað tann vegin og ikki aftur farið eftir smáma í hesum førunumeformaður
øhøgn hoydal hevur
prosent rætt av tí sum hann sigur men altso hvør fíggjar vápnini sum hvør fíggjar tær ketturnar sum til til støðugt verða sendar inn úr ísrael altso hvar koma tær frá tað verða fíggjaðar av pengum sum eru givnir í gásareyðum til fátøk fólk men sum verða brúktir til nakað heilt annað tað er tíverri so tí tað er eingin sum ikki ynskir at at stuðla tís pálsidalska fólkinum í teirra fátækadømi og ísraelar gera tað kanska mest av øllum sjálvir men tað eru hamars og aðrir felagsskapir sum liggja ímillum og misbrúka hasa støðuna tíverri men annars hevur hoydal vit eru púra samdir í
øllum tí sum hann segði annars bjarni kárason petersen ger so væl takk fyrihara formaður ja eg veit ikki um eg um eg skilti bildin
sinusen rætt tá ið hann segði at norðmenn til deils fíggjaðug ein stóran partur av elakettinum palistina eg eg veit ikki um tað er heilt rætt eg veit at norðmenn eru øgiliga ídnir við at fíggja at tjóðarbyggjandi instituttiónir í palistina og tað er millum annað tað sum teir brúka nokks nógvan pening til o tað verður so oyramerkt tí at tað liggur undir norska uttanríkismálaráðnum men biljustinussen hevur púra rætt í tí athettaher skal helst ikki raka tann tann meini at persónin um mann skal ikki fylgja peningarenslu hjá onkrumuttan orsøk vit tosa um stórar instututiónir sum brúka til dømis konturniðri í panama og aðrastaðni til at reinsa pengar stórar stórar mongdir sum tey brúka í aktivur um tað so skuldi verið privat geftflogfar ella um tað skuldi verið á kettir tað er nokk so viktigt at vit at vit í hesari lóggávuni fara nokk su málrætta eftir teimum sum faktiskt hava har tað er risiko fyri at tey onkursvegna billjustinusenja
tað er púra rætt sum bjarni
sum pc sigur og venda aftur til røðuna hjá bjarnar hammeraltso tað løgna er at tey sum sita og spyrja tann vanliga borgaran yvir um diskin í bankanum hvat skulu hvat komist pengarnar frá hvat sæt tú brúka tað til altso tey sum skulu ansa eftir sær lóggávum tað eru tey sum eru fangaði í teirrara tað er teirrara fyritøka sum er fangað í at hava gjørt tær mest grovu brotini á júst hesa lóggávutað er tað er eitt stórt stórt paradoks sum ger tað at mann mann hevur lítlan hug til at bakka sovorðna lóggávu upp tá ið mann sær hvussu hon verður umsitin ja so er tað bjarni hammer

sjálvandi skal tað vera eitt ávíst eftirlit og so víðari tá mann er innan fyri tílíka lóggávu men men spurningurin er so hvønn eta mann skal revsa og hvønn er tað mann skal fara eftir altso bara tí ikki bara tí at tað kemur fram at at nú danskur bank hevur hjálpt til við einir risa stórari skandalu tí má mann ikki fara eftir at hvør per og póul ella marsanna skal latast r øllum kleðnum pá grund av onkra kempi stóra russiskari brotsmannalið bvaskar pengar mann má akkursum halda tað upp ímóti hvørjum øðrum hvønn vil mann revsa og hvønn vil mann fara eftir og ikki bara fara eftir teimum veikasi og teimum lættastu í ofrunum takk fyri hara formaðurbilljustinusen j hatta er
hata er hatta er júst tað sum hendir hvørja einan
fer altso pá einlannan máta verðurtað eisini gjørt í e øðrum symbolskum formi at at eingin skal kunna koma og siga at vit ikki hava gjørt okkurt ha og tað er jú ikki endamálið við tíg altso endamálið má vera fyrst og fremst vissi mann ætlar at steðga í yvirgangi at at mann so fer til rótina og til kanalurnar og og og trevlar upp hvar kemur hetta frá og hvussu steðga vit hesum og tað haldi eg tað haldi ikki mann hevur sæð at mann mann ger við sovorðnari lóggávu sum sum hesin er og eg haldi heldur ikki at mann við øllum hesum her øgiligu bankapakkunum millum annað sum vit hava samtykt hevur nátt teimum endamálunum sum mann skal altso ofta ger mann symbolska lóggávu í staðin fyri at gera lóggávu sum veruliga nyttar og so rakar tað tann meini at mann tað er tað er tað sum eg so spelli við tí takk fyri ja takk so verður
tingfundur niðurlagdur og uppafturtik klokkan hálvgum tvey trettan tretivuja so eri fundurin upp
pá ta er tikin og tað er fyrstu viðgerð av tingmáli nummar seytjantjúgu tjúgu og tað er fyrsti talarte er høgni hoydal ger so vælharra formaður
vit viðgera eitt av hesum málinum sum vanliga fær lag lítla viðgerð á tingi øh og fyri fyri at vísa á tað so er hetta málið um hvítvaskingarreglur øhsum vit viðgera í dag tað er so at siga eitt ein beinleiðis týðing av tí danska ríkislógaruppskotinum sum bleiv samtykt í nítjan sum varð galdandi fyri peningastovnar og aðrar og nú er so eitt føroyskt uppskot sum snýr t á sama altso fyribyrgjani tiltøk móti hvítvaski og vinningi av vinningi og fígging av yvirgangi sum er galdandi fyri tryggingarfeløgur i akvotestovrnar og annað sum er undir føroyskari lóggávu grannskoðar o grannskoðarfyritøkur og so framvegis og lesa vit uppskotini og tað haldi ikki eg geri nøkrum órætt við at siga so er tað nærum ein beinleiðis og taka vit tann partin fyrst so haldi hóast alt nú at tað vit hava fingið eina føroyska lóg eina løgtingslóg h so er eitt sinur meira viðgerðin tá tað bara var ein donsk lóg sum var eitt avrita av einum esdirektivuos framvegis øhmen sum fleiri hava víst á so varð hetta uppskotið eisini sent niðan undir seinastu samgongu og tá minnis egat vit viðgjørdu eisini hetta við at tað er gott at fáa eina føroyska lóggávu og tað er tað stórt og trupult lógarkompleks men eg fari tó at loyva mær harra formaður at siga at eg haldi tíðingarnar kundu verið frægari tað bendir á at mann hevur umset tað beinleiðis í donskum og tað merkir tað at málið í hesum er øgiliga torskilt hjá ja skulu vit siga hjá einum vanligum føroyingi at skilja og málið er í stóran mun fyri at taka tað málsliga navnorðamál mann sigur fígging av og í staðin fyri at siga at fíggja og soframvegis tað er ikki tað er ikki ait sagnorða mál i í lógartekstum yvirhøvur so tað er tann meira formligi parturin men eg fari atloyva mær at at brúka eit sindur av orku upp á tað málið kortini o tað vóni eg eisini atvinnunevndin fer at gera tí tað er altso ómetaliga týdningarmikil mál og heimildirvither leggja til ella í veruleikanum her leggja og áleggja teimum fyritøkum sum hava við peningarviðurskiftini hjá bæði hjá bæði fyritøkum og skal mann siga peningaflytarum men sjálvandi eisini hjá tí einstaka vanliga føroyinginum øh og í stuttum kann mann siga at at løgtingslógin hon sigur hvørjar fyritøkur hetta fevnir um serliga tryggingarftryggingarfeløg realakretistovurnar tryggingarmeglarar og so framvegis grannskoðarar og so eisini allar aðrar fyritøkur sum bjóða tænastur til ella sum veita tænastur til hesar her fyritøkurnar og lógar uppskotið sigur aftur slattað at mann áleggur fyritøkuna at hava politikkir sum skuldu skráseta allar illgrunakendar transaktiónir av peningi at tað skal skrásetast tað áleggur starvsfólki eisini at hava har er ein varskakvaur ar skipan har starvsfólk gera vartfryi um tey halda teg nakað galið við stórum transratiónum av peningi og at fólk skulu setast at hava serliga ábyrgd av hesum her í í í hesum førinum í eisini já tryggingarfeløgum og lýssrígkingarfeløgum hjá grannskoðaranum og hvussu mann skrásetufólk kemur eisini upp í tað at nú skulu føroyskt fólk sum eru sum eru politiskt ábar tað vil siga øll sum her innisita øll sum eru landsstýrið øll sum hava sum hava aðrar politiskar ábærdararuppgávur á stovnum aðrastaðni og almennum stovnum og kommunum men eisini tei tey sum standa teimum har øh so her eru øgiliga stórt rprinsprinsipiellur spurningar um hvussu hetta ger seg inn á persónliga frælsi skrásetingina og annað av hvørjum einstøkum menniskja í landinum og tað haldi eg mann eigur at atnýta orku til í vinnunevndini til at hyggja eftir um nú alt bara er so einfalt í hesum málinum tí harra formaður eins og onkr av undanfarnu røðarunm hevur sagt so eru hesi stóru lógarkompleksini sum hava til endamáls at fíggja hvítuvasking ár peningi og at forða fyri fígging av yvirgangi tey eru ov stóran mun gjørd ja eins om vit sum hava roynt at hegna kenna eitt føroyskt stik meskrannaar eru smaskt niðast men tær eru størri ovast tað haldi eg má vera niðurstøðan av einum slíkum lógaruppskoti at tað er ein øgiliga rúgva av reglum sum koma at hava týdning fyri bara vanligt virksemi hjá einum hjá eina familju ella hjá einum vanligum persóni í føroyum meðan endamálið er jú at steðga tí ovurstóra virksemi sum uttan iva fyri fram av kriminellum virksemi við hvítvasking apeningi sum kemur frá vápnum og sølu av menniskjum og sølu av av av rúsevnum so framvegis sum kunnu fíggja aftur vápn og annað tílíkt tað er tað sum er endamálið men reglurnar koma at hava týdning fyri hvønn evi einasa einstakan persón sum hevur eina bankakontu eina lívstrygging og so framvegis og eisini fyri tey starvsfólkini sum starvast har øh eg haldi lívstrygging føroya lívstrygging hevur havt eitt eitt øla t hoyringsvar har tey vísa á at í stóran mun eru nógvar av reglunum og og strangar til eitt lítið føroyskt samfelag og til tær tey sum hava eina vanliga pensónsupsparing framvegis meðan hvussu tryggja vit so at at tað sum hann veruliga fer eftir nevniliga tí skipaða tú skipaða skipaða hvítfaskingi við peningi og teimum teimum transatiónunum sum fara fram millum stóru multunationalu feløg og yvirgangsfelagsskapur og og brotsmannaliðið so framvegis hvussu eg fari bara at noyna ait dømi harra formaður at skal ein stórt skrivstovuvaller til øh men til dømis sigur mann her ati at allar tansratiónir sum eru sum eru størri enn fimtan túsund evrur har skulu verðaganga við umleið sjey tær skulu skrásetast og alt hetta her og fyri eina vanliga peningastivingum er tað túsund evrur taðvil siga umleið sjey túsund krónur kemur eisini inn í heta her hesa hesar meskarnar hesar smáu meskarnar fyri tey niðastu og tá tær flyting av gjaldoyri er tað fimm hundrað evrur sum skulu koma undir hvussu mann skrásetir og og ger vart við og hevur kundapolitikk og alt tað sum ú annars stendur í lógini og tað tykist tað tykist mær íhann og tað tykist mær í hann og og smáar mesnkar til um tað bara eru vanlig fólk sum sum skulu avgreiða sínar vanligur peningastillaingar meðan eg haldi manskal seta meira inn har sum tað er veruliga illgruni um at tað fer svik fram tí tað er eingin ivi um harra formaður at t eitt øgiligt svik ferð fram við peningaviðurskiftum um allan heim og vit skulu í føroyum eisini ganga undan at kunna hava reglur sum tryggja at tað ikki ferið fram her hjá okkum vit kenna øll dømir um skattaskjól og og samfelag eisini smásamfeløg sum hava reglur sum gera tað at at tær at tann ovurstóra miðsavningin av peningi og valdi sum fer fram í heiminum eisini verið goymd og hvítvaska gjøgnumslíkar skipanir og tí skulu vit sjálvandi hava reglur sum sum sum forða fyri tí men mær tykist altso at at í stóran mun er tað tað smáar mann fer eftir meðan mann ikki greiðar reglur og meiningar um hvat hendir við tí stóra vit kumga taka nøkur dømi sum hava verið nýligani atn norskur banki hevur verið hvítvaskingarsentralur fyri keypa fiskikvotu niðrina mibia og aðrastaðni teir pengarnir standa so aftur í einum øðrum skattaskjóli har hava eg hvussu verið íslendsk feløg uppií tað sum er komið fram higartil øhvit kunnu ímeta okkumhvat farið fram nú tá ið eisini aftaná korona tá ið virðini í heimini fara aftur færri hondum multurnar skjala fyritøkur fara at flyta pengar har sum teir kunnu fyri a sleppa undan at gjalda skatt øh og har haldi eg at reglurnar kundu verið munið meira munir meira rættaðar móti tí og eisini at viðmerkingar kundu verið rættaðar móti at tað er tað sum er tann stóru avbjóðingin í heiminum í dag eg kann nevna sum dømi harra formaður tá ið vit tosa um vinnu í føroyum so haldi g teir flestu føroyingarnir eru samdir um at tann vinnan sum skapa verulig virðir og tænastur til fólk er tað sum hevur varandi virði men hetta bara við at liggja og keypa og selja gjaldoyra og pening og peningarflytingar hvt hvat virði skapa tað fyri nakran uttan tan uttan akkurát tann sum fær profittin og bæði í es og í norðurlendskum samstarvi eru tað gjørda fleiri frágreingar sum vísa tað at høvdu vit bara sett

eitt hálvt prosent altso fimm promillu í skatti á hvørja fíggjarliga transvratión av gjaldoyra og stórum peningaflytingum hjá teimum multinationalu fyritøkum so hevr taðverið nokk til at fíggja alla vælferðina hjá okkum og eingin skuldi eingin vanligur føroyingur du skuldu goldið skatt altso sum man tók fimm promillur hvørja ferð at stórar fyritøkur og spekulantarlógið fluttu hesar her peningarflytingarnar o partaberagflytingarnar so tað verður nokk til at fíggja alt tað sum vit í dag gjalda sum vanlig arbeiðandi fólk til til samfelagið gjøgnum skattin

vóna tað at vinnunevndin fer ígjøgnum alt hetta her og ikki bara at avgreiða taðr sum sum vit ofta hava sæð tá ið tað er víslógartilmæli har mann bara heldur heta bara nakaðsum skal gerast men eisini yghyggur eftir um tað eru viðurskiftir sum ikki skulu sum sum skulu broytast eisi eta við at varðveita upplýsingar um tann einstaka hvussu mann brúka ptali tí hat tað er eitt ógvuliga ógvuliga stórt inntriv í ta persónliga frælsið og eg haldi ikki at mann við hesum reglunum fer nóg nógv eftir teimum veruligu skulu vit siga syndarunum teir sum liggja og brúka fyrimunirnar við at hvítvaska pengar tí tað eiga so stórar virðir og flyta runt millum lond meðan mann her kanska serliga ferð eftir smámanninum vanliga uppsparir nfirmatión lívssøking og annað tílíkt takk fyri hara takk fyri so er tað bjarni kárason petersen sum hevur
úr orði ger so væl takk fyri at fáa mær ja vit viðgera eitt eitt uppskot í løgtingslóg um fyribyrgj
gjrandi tiltøk móti hvítvaski á vinningi og fígging av yvirgangi í stuttum kalla hvítváks lógin og eg haldi hetta er uppskotið summong onnur til dømis tá ið vit síggja stórar bankareguleringar ella aðrar reguleringar sum eru eitt úrslit av til dømis eódirektivum og so framvegis so er hattað nakað sumaloftast kemur uppi frá og niður har tað er ikki nakað sum sprettur úr demokratisk kaviljanum í føroyum heta er nakað sum mann í altjóða samstarvi hevur kreera fyri at royna at basa fíggjarligum brotsverkum so sum hvítvarking og tað sum eyðkennir onkursvegna tá ið mann implementerar sovorðnar her reguleringar tað er tað at tað verður ein sovorðnin kappdubbing um skipanir og og reaktiónir tað vil siga jú meira kreativt vit eru í hvussu hvørja amboð vit brúka fyri at basa fíggjarligan kreativari ver fíggjarliga kriminaliteturin sum mann má alla tíðina fylgja hesin her leypandi og í for leingi av tí so haldi eg ati hetta her er uppskotið er sjálvandi fyri vanligt løgtingsfólk kanska eitt sindur óivis sgugligt visti mann ikki longu frammanundan er væl settur inn í hesum her men eg haldi tað eyðkennir nokk so ofta hesi her stóru tungu lógaruppskotini har mann kanska ikki heilt skilir hvat tað snýr seg um so so nevnir mann bara at hetta er kompenser a og torskilt og og tað er tað eisini men tað sum eg sakni eitt sindur tað er ein frágreiðing av hvat hetta her er ein eini ein roynd upp á at loysa sjálvandi burdi tað verið søguna heta komið við alternativum vissumann skal kritisera men altso hvat ítøkiliga fara vit eftir tá ið vitum vit ætlaðu okkum at samtykkja hetta her lógaruppskotið við ørum orðum riggar hetta tá tað verður implimenterað øh hoyringspartarnir hava til dømis síni ivamál tað er millum annað týðing og og forskella annað men tað sum tað sum gongur aftur tað er tað at vit hava stór regulativ sum vit hava ringt at yvirskoða taðer kanska eitt úrslit av at vit ikki hava kapasitetin til at viðgera uppskotið umsitingin klárar kanska ikki at lofta hetta so væl sum vit kundu ætlað og politiska apparatið er heldur ikki ordiliga ført fyri at fyri at viðgera ta nágreiniliga vit eru bæði farin út í ymiskum tagentum sum sum ójavnin í heiminum og rakettir í palistina tí at mann mann má fylla orðini mán mán fylla talu tína við okkurt annað tí mann veit ikki korleikan um at snakkar og tað vil eg heldur ikki pástanda at eg geri meni her eru til dømis nøkur ting so sum altso hvat eru líkasum ítøkiliga meiningin við at gera tað hví hevur mann orsøk til at halda at hetta er við til at basa hvítvarking ella fígging av yvirgangi sum so tí at fyri mær at síggja so rakar hetta lugfalsliga smáum fyritøkum hetta hetta rakar tey smærri sum mann kanska ikki eigur at stúra so nógv um og so er tað hetta her við skattaundraðilsi at tað verður ein partur av

og tað verður hoyrir undir hvítvasking tað er jú eisini gott tí at vit vita at instrumentini sum verða brúkt verða meir og meira amanseraði jú meir og meira regulering ar koma oman frá til at basa hesum eitt eitt vanligt dømi um hvítvask kundi til dømis verið tað at mann hevur onkran krimunellan aktivitet sum so fórr við sær eina rúgvu av kontantum reiðum peningi sum so verður flutt í eina bankakontu sum so fær í eina frálandakontu har tú so gevur tað út aftur gjøgnum lánum og setir tað í aktivir fyri síðani so hevur tú fyri sovit roynsæð peningin fyri kriminellum aktiviteti og tað er øgiliga ringt at spora um mann ikki hevur neyðugu kapasitetin til tað eitt annað sum hetta sjálvandi nærtur við tað er kanska eitt gjøgnumgangandi orðaskifti sum vit hava havt tað er hetta her við at bankarnir í og við at tað blíva meira talgildur hava nógv størri vald um eg so at siga yvir peninginum hjá borgarunum hetta her við at ganga við reiðum peningi ger mann næstan ikki longur í øllum førnum ikki vist mann sum eg er mitt í tjúgunum so er alt antin á kortinum ella á netbanka ella okkurt traðja og tað hevur sjálvandi sínar fyrimunir altso peningar renslu gongur nógv skjótari av tí sama og tað er kanska gott fyri búskapin men tað er eisini tað hevur eisini nakrar vansar við sær í og við at tað eru alla tíðina áhaldandi eftirlit við hvat vit brúka okkara pengar uppá og tað haldi eg í sær sjálvum frá einum sovorðni mannarættindarligum sjónarhorni eru eitt stórt problem h tað skal helst vera soleiðis at eg kann kunna brúka mínir pengar upp á hvat eg nú einaferð vil givi at tað er lógligt virksemi uttan at nakar annar noyðist at verða inndrigin í tí prosessuni ø og tað haldi eg eisini hevur gingið aftur í hini kjakini vit hava havt millum annað um negativa rentu og hava útgjaldsmaskinur er ymsastaðni í landinum altso hvør skal hava ræðisrætt á nær vit hava atgongd til hvørjir pengar nær tað er nakað sum eg haldi vit eru onkursvegna í einari brýtingstíð við tí at samstundis sum at peningarenslu verið talgilda so hava vit eisini onnur alternativur sum ikki byggja upp á nakað institutionelt

mrasmusen hann nevndi til dømis tað atbitkoin til dømis tað er ein formur av krypovaluta sum eru øgiliga prevalent ímillum krimunellum virksemi tí at tað er nakað sum ikki kann sporast tað er deseina til ikki at kunna sporast tí er tað ideelt hjá krimunellum organisatiónum at brúka krituvalluta tí at hað nemnjia ikki kann sporast og tað er ikki nakar banki sum eigi tað tað er nakað í gásareygum demokratiskt úti á internetinum so vit vita ikki ordiliga hvønn veg pengar í sínari heild fara tey næstu tíggjuogtjúgu hálvtrýss árini men hetta er so ein roynd upp á at syrgja fyri at hvítvask og tann samanhangandi fíggingin av yvirgangi verður basað ígjøgnum nøkrum reguleringum sum vit gera tað kann vera at tað er eitt sindur skuligt men bankað verður verður meire meira skuli tí sum eg segði í byrjann á røðuni tað er hendan her kappdubbingin við at tey hava nakrar kreativar bókføroingar og royna at snúgva seg undan lógarverki og so rennur grenna lógarsmiðjurnir aftaná og royna at regulera meira sum so gera teir mugu aftur finna meira kreativur mátar soleiðis kann tað blíva við men tað sum hetta eisini meira yvirskipað snýr seg um tað er hvat altso er ein banki skal hann vera moralskur eg haldi at ein banki hevur seinastu seinastu tíggjuogtjúgu árini byrja at blíva meira og meira ikki ómoralskur kanska men amoralskur bankin fyri heldur seg ikki til um mann kanska hevur íløgur í einari vápnafyritøku ella í einar oljufyritøku vit síggja nú til brúkarumboðsspælinum at valevnir fara væl upp á at mann skalikki koyra pengar inn í oljuvirksemið ella útvining av av kollvettsevninum og tað eitt annað stað eini ein kampur um hvat ein banki skal er hansara høvuðsendamál at fáa profitt og fáa avkast fyri íleggjarar og uppsparar ella hevur hann eina samfelags skyldu sum vit onkursvegna øll eiga lut í tað er nokk so interssant diskussión tí tað avgerð eisini í hvønn mun vit skulu fara nærri hendan vegin við at regulera hvat ein banki skal tá tað kemur til okkara pengar pápikostning av at skula royna at basa kriminalitet sum vit eisini vilja sleppa undan sum sagt hetta er eitt nokk so torskiltevni og eg haldi har u nokk so nógv áhugaverd sjónarmiði sum mann kann borðreiða við eg vóni at tað fer at koma at fera at koma meira vitan undir viðgerðini í vinnunevndini eg fari øllu førum at gera mítt til at hetta fær eina eina góða viðgerð og tað var líka sum tað eg siga um tað harra formaður
ruttvang ger so væl takk fyri ja samd í at hað er ein upá á nakar mátar tori
skild lóg her eru nakrar uppstramningar men her verður eisini linkað í nøkrum førum tað hevur verið eitt nú at peningastovnarin er brúkt nakrar øgiliga fýrakantaðar reglur fyri í sambandi við at mann tekur pening út soleiðis at ein ein omma sum kanska ska taka pengar út til jólagávur til ommubørnini skal forklára hví ið hon skal hava so snógvan pening út alt soleiðis at mann betraktar øll sum potensiellur terroristar vil siga kann yvirtriva eitt sindur og her hendan lógin leggur so upp til at mann fer yvir til eina meira vága meting altso at mann metir um persónin er tað sannlíkt at hesin persónurin er kriminellur ella terroristur tað síggi eg sum ein ein fyrimun í hesari lógini takk fyri takk fyri so er tað bjarni kárasom petersen gersvæ
takkiy her formaður og takk fyri rut vang at taka hatta punktið upp at er nemliga eitt sum eg
vit merki í sum eg jú nakað øgiliga positivt við hesum her lógaruppskotinum tað er tað at mann ikki mist teinkiliga ger ein og hvønn sum fer inn til bankarnr at hava pengar ella ella hvat tað skuldi verið eg minnist til dømis tá ið eg var í ungmannafelagnum tað at blíva valdur kassameistari og fáa fultrú til kontuina tað tók altso tað tók næstan longri tíð enn hvat mann sat í tí sessinum tað er og tað er kanska eg veit ikki umungmannafelagi hjá okkum hevði verið definerað sum yvirgangur eg hopi ikki men í øllum førum tað tað skuldi verið tað skuldi verið munandi lættari fyri tey sum mann ómetubars vildi trúð ikki hava serligar óndar hendsyktir og tí er tað eg eisini gleðiligt at mann fer eitt sindur meira málrættað eftir teimum sum mann nú einaferð vurderar at kunnu vera undir risiko fyri at kanska hava okkurt virksemi sum sum kundu ligið undir kriminelt ella ella hvítvask ella hvat tað skuldi vera takk fyr har formaður takk fyri so er tað erhard joensen sum
gevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður til viðgerðar er hennta sokallaða hvítá
kslógum og uppskotið tekur støði í at forða hvítvaskið og forða fyri fígging av yvirgangsvirksemi hendan lógin hevur sikkurt nokk í áí íatíðaren á morgni havt nakrar góðar intensjónir og og tað er einki at ivast í at hvítvask fyrigongur hvítvask av øllum møguligu slagi kanska serliga peningi sum stava frá illegalum virksemi her undir lakodiskum virksemi ø tað sum eg seti spurnatekin við við hesari lógini her tað er tað stóra inntrivið hon fer at geva í tað persónliga frælsið eg skilji ikki hvussu parlamentarikarar sum kalla seg sjálvar liberalar og so víðari ið hava sum høvuðs høvuðssjónarmið høvuðsmál í sínari í sínari politisku ásjón at tryggja tað persónliga frælsið tá persónliga frælsið hevur ongantíð verið so trúað sum tað er beint nú og hendan lógin kemur at gera tað enn ov verri okur kunnu taka vilsi okur taka tann partin sum eitur fígging av yvirgangsvirksemi fígging av yvirgangsvirksemi í dag tað verður í høvuðsheitum fíggjað frá statum tað er statir sum fíggja yvirgangsvirksemi serliga yviri í í í migestri o aðrastaðni tað er ikki ella í hvørfall í í minni mun hvítvaskaðir pengar øhetta uppskotið kemur at gera tað at at er hvus viðvirkandi til at kontantir verða heilt avskaffaðir tað er sletti iva um tað er ein av fylgisjúkunum við hesum her uppskotinum tað eru í dag skipanir kryptisskipanir úti í úti íúti í internetinum sum bjarni kárasson nevndi bitcoin sum er ein púra ótreyspað skipan tað eru hundraðavíst av øðrum kryptivalutarin sum eru líkasum í í gerð og og í í gongd sum eisini hava sum endamál at tær skulu slett ikki kunna treysast so tað eru nógvar skipanir í dag sum arbeiða miðvíst fyri at avskaffa reiðan pening og tað eri eg yvirhøvur ikki yvirhøvur ikki samdur í øhvørjum líkist tað at ein ella annað púra vanligur borgari sum hevur uppspart sær sum hevur pening sín egna pening innistandandi í teimum føroysku bankunum ikki skal hava fult frælsi til at taka tann peningin út tá hann hevur hug og so nógv sum han hevur hug til uttan at tan skal standa til svarsfyri hvat hann skal brúka tað til at tað so verður í hesum uppskotinum lagt upp til at ja nú skal tað verða ein vága meting um umein ella onnur frú hansen úti í svínoy er ein ein ein stórur vandi fyri heimsfriðin so tekur mann eina vága meting av um hon kanska fer at senda pengarnar til ein ella annan hamass persón ella so víðari tað taki eg bara sum ein eina eina stóra djók við hesum her við hesum her uppskotinum eg fari at yvirverja hvat eg skal gera við hetta tá ið tað kemur hartil at okur einaferðnar skulu skulu viðgera tað men í høvuðsheitum so eri eg dundrandi dundrandi óeinið við tí allarmesta sum stendur í her og eg haldi at tað er ein stór hettar eitt stórt afturstig fyri ta persónliga frælsið og eg haldi at tað persónliga frælsið hevurst tað er undir so stórum trýsti í dag at alt sum okur kunna gerast fyri at hálata hinvegin aftur skulu okur gera men okur fara bara víðari og vassa bara longur út og siga tað at hetta her er es regulativur hetta httar htta hattar og tað skal vera til at forða fyri hesum við hasum og tann undirliggjandi sjúkan er tað at hetta er útilukkandi fyri at begrensa tað persónliga frælsið hjá øklum øllum somnum takk fyri takk fyri so er tað helgi abramsen landsstýrs
maður sum hevur orðið ger so væl ja harra formaður tá ið mann hevur sitið og lurtað eftir fram
frmsøgufólkunum so er einki at saka seg aftur í at framsøgufólk og onnur sum havt orðið tey eru sindur í tvístøðu um um hetta málið og tað skilji eg væl tí onkursvegna so so er tað soleiðsnar at vit hava vit vilja gjarna vera partur av hesum altjóða samfelagnum sum roynir at fyribyrgja kriminalitetið og yvirgangi men samtíðis so so so er tað nakað nakað íð hesun her sum kanska ikki smakkar øllum so øgiliga væl kanska ongum er tað at vit meir ella minni øja vit líkasum seta treytir til tað vanliga fólkið sum kanska hevur lítið við altjóða yvirgang at gera øhhetaher við hvítvasking tað er eitt tfalsliga nýtthugtak øonkur sigar a ann skal kki kalla hvítvaskiðg mann kalla tað hvíting og tað góða føroyska er kalla tað leggja át á blik so g kanska er tað bleiking men meni tað sum tað gongur út uppá tað er at gera tað ólógliga lógligt og tað er kanska serliga síðani ellinda septembur tvey túsun og eitt tá ið flogførini floga inni í torni í njyork at hetta her tók nógvar nógvar ferð á og eg síggi tað at danmark til dømis skrivaði undir hetdan sáttmálan frá nítjand níggjuoghálvfems tað skrivar hann undir tann fimmogtjúgunda septembur tvey túsun og eitt tav lsi akkurát fjúrtan dagar aftan á at flogførinir renda í tornni so tað hevr nokk verið ein eliln annar panikkur í tá sum segði tað at nú mugu vit gera alt fyri at steðga yvirgangi og tað eru nógvir pengar ella nógvar transaktiónir i knýttar at yvirgangi og øðrum kriminaliteti tað kostar øgiliga nógv at gera eina yvirgangsatsagn tað er ikki bara nakað sum mann ger soleiðisnar og tað er nógvir pengar umfari eisini í samband við narkotika og rán og so framvegis og onkursvegna so skulu hesigur fólkini sum fremja hesi tingini krógva tað at at tey eru partur av hesum her og tá ber ikki so væl til at fara í bankan við við einu øgiliga rúgvu av kontantum pengum og og og samtíðis krógva t mann hevur við í nøkrum ólógligum og so er tað verið roynt at gera allar møguligar mátar fyri at krógva ta og hetta her uppskotið og tað sum alt hetta gongur út uppá er so fyri at forða fyri at at tað ber til at gera hesi tingini tað skal mann skal forða fyri at mann kann krógva at mann er við í nøkrum krimunellum

men tað sum sjálvandi er keðiligt tað er tað at tá ið mann so roynir at krógva ella roynir at forða fólki at krógva tey eru í nøkrum kriminellum so rakar mann samtíðis tey sum skikka sær væl og eg haldi biljustinusen hann setti tað nokk so skarvt upp hann sigur hvussu nógv hevur hetta forðað yvirgangi hvussu nógvir yvirgangurin minkar orsakað a hesini her í mun til hvussu hvussu nógv vit hava gjørt for treð fyri vanligar hampligar føroyingar og tað er sjávandi har ið tað altíð blívur ein trupulleiki vit kenna tað tá ið tá hvørji vit skulu í ein flúgvara so skulu vit kannast væl og virðiliga og bagasian skal gjøgnumlýsast tí at ein ella annar kanna finna upp á at gera okkurt keðiligt øll hampafólk s farat bíða flogfar tey skulu kannast væl og virðiliga og oog ta tað eru nógvar avbjóðingar samband við tað tí mann skal fanga hendan eina sum sum forpestar tilveruna hjá øllum og tað er nakað tí sama sum vit vit kenna í her tað er ræðuliga keðiligt at hvørji ferð fólk kemur inn á banka við nógvum kontantum pengum so skal bankafólkið spyrja hvar hevu fingið pengarnar frá og tað sama tá tú hevur nógvar pengar at tú skalt so skalt forklára hvat tú ætlar at brúka pengarnar til tað er nakað sum eingin orkum er glaður fyri og tað vildi vit gjarna slappi untan men tað eri so partur av hesum her og eisini tað e at bankarnir skal hava passið hjá fólki tú skalt tú skalt tú skalt identifisera øgiliga væl hvøri fólkini eru og akkurát har kann mann siga at tað hetta passar nok so illa inn í tað føroyska samfelagir sum vit øll kenna hvønn annan og vita nøkulunda at hasin persónurin plagar at vera tampað fólk men tog tað er tað sum hendir tá mann er í hesun her altjóða samfelagnum øh vit hava so tikið undir við at vera partur av hesum her hesum her tiltøkunum sum skulu forða fyri hvítvaskið og tað eru øgiliga oftani haldi eg í løgtinginum at vit vit samtykkja altjóða sáttmála á einum øðrðum slag og halda fínasta slag og tá ið so avleiðingarnir koma so knapplig a so fari tað at seta spurnartekin bíðan var tað nú hatta vit meintu við eg føli at hetta er eitt sindur av tí sama tá ið mann e komin á tingi í síni tíð og sagt nú skulu vit forða altjóða yvirgangi so at sagt ja men nú tey tá vit líkasum skuld seta orð á tað og og stramma ettsindur upp á tað so sigur ná vardað nú akkurát hatta við ætlaðu eg veit ikki ordliga nær eftur veri fyri tinginim síggi tit tað at eg millum annað so hevur mann strammað eitt sindur upp upp á lógina í tvey túsund og átta og tá vóru trýogtretivu atkvøðu fyri at gera ta ta stamingina so tað verið full undirtøkuna fyri at man skal gera hetta her men eg skilji øgiliga væl at mann seti spurnartykkin við tí at hetta rakar eisini har sum tað helst ikki skuldi rakt føroyar eruí partur av altrjóav samstarvinum innan karmarnar av f atf um at fyribyrgja hvítvasking og av peningi og fígging av yvirgangi f atf ger tilmæli um tiltøk at fyribyrgja hvítvaking av pengum og fígging av yvirgangi og føroyar hava skyldu at tryggja at f atf tilmæli verða framd í føroyskari lóggávu so er tað tað við føroyskar lóggávu at vit býta endavanligur tveir partar vit hava yvirtikið málsøki og ikki yvirtikið málsøki og akkurát tá ið tað kemur til peningastovnar ella ella ikki var peningastovnar men men akkurát hetta slagið av virksemi so er tað býtt sundur soleiðnar at ein partur e til dømis bankar tað er donsk lóggáva meðan tryggingartigur føroysk lóggáva og á ikki yvirtøka í málsøkinum har hava vit gjørt hesar síðstu tillagingarnar men tær eru ikki gjørdar á á yvirtiknum málsøki og tað er tað sum vit royna at gera við hesum uppskoti eitt uppskotið bleiv lagt fram í vár men tar komu ongantíð til ein gongur til fyrstu viðgerð tað var soleiðnar tá ið korona breyt út so blivu flokkarnir samdir um at taka nøkur uppskot aftur tí at tíðin gekk ið gekk undan og hetta var eitt av teimum uppskotunum sum ongantíð fekk so mikið sum fyrstu viðgerð tá men tað hevur eisini verið frammi sum onkur nevnt í undanfarna valskeiðið havi eg skilt á

ertað er innihaldsliga óbroytt síðani tað bleiv lagt fram í seinastu tingsetum saman umtiki so er endamálið við lógaruppskotinum at fremja f atf tilmælini á yvirtiknum økjum við dagføra galdandi løgtingslóg frá tvey túsund og átta um fyribyrgjnadi tiltøk móti hvítvaki av vinningi og fígging av yvirgangi sum seinast var broytt í tvey túsund og tíggju og endamáli í uppskotinum er at tryggja at føroyar viðvirka í altjóða stríðunum móti hvítvasking av pengum og fígging av yvirgangi og ja eg veit ikki tað eru eg haldi at framsøgugfólkini hava nevntnógva tíð sum eg hevði skrivað niður her sumi um um hvat ið annað liggur í tí so eg skal ikki endurtaka tað ta eru nøkrir broytingar til dømis er tað hett her við varkógvar skipan sum kemur inn og og nakar við eftirlitunum so uttan iva so erutað nógvir spurningar hetta eru rættiliga umfatandi uppskot so tað er utan iva nógvir spurningar at seta í sambandvið hetta her og og hetta verður nokk sum síggja á skránni fyri tingfundi so verð nokk beint í vinnunevndina og og sjálvandi eru tey vælkomin at seta á spurningar sum kul royna at fáa allar spurningar svaraðar so fremska til ber takk fyri takk fyri so hava vit eina viðmerking
tað er bjarni kárason petersen ger so væl takkfyrihara formaður tveir øspurningar til landsstýrismannin hann nevndi álopina
álopuni ellanda septembur tvey túsund og eitt øhat mann síðani tá hevur gjørt nógv átøk í flogferðsluni fyri at líkasum atbasa yvirgang men men tað er jú eisini ein formur av trygdatrygdarteatur tað faktiskt bara at geva endi fólk eina kenslu av at okkurt verður gjørt uttanatag natúrviliga hjálpa nakað htí eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin um um mann heldur at hetta uppskotið er við til at bað ítøkiliga til at fremja tað sum endamálið er við lógaruppskotinum har nast so so veit landsstýrismaðurin væl at ofta tá ið vit tosa um reguleringar sum koma uttanífrá so er so verða ofta grundgivið við at ja men vit mugu gera hettar her tí vit mugu vera við í resinum altso tað kostar okkum for nógv ikki at samtykkja hetta her tí at so uppfylla vit ikki á onkran formað av altjóðan standard øh tíú eg ætlaði at spyrja sum tað næsta um hvat landsstýrismaðurin heldur avleingarnar vera um vit ikki samtykkja hatta lógaruppskotið takk fyrir formaðurtakk fyri ger so væl helgi abramsen

tít havar ringjið at svara hhvat hendir um vit ikki eru við í hesum her ja eg trúgvi verðin koyrir víðari hetta er einum altjóða sáttmáli eg trúgvi verðin koyrir víðari um føroyar ikki við men so trúgvi at føroyar fáa eitt sindur avmarkað avmarkingar frá teimum sum spæla við e tað meira har tað er eg trúgvi ikki at at tað tað økir nógvum yvirgangin hjá heiminum og føroyar samtykkja t her men men vit eru partur av einum størri samstarvi við onnur lond og og og so er spurningurin hvussu reagera hini sum eru við tí samstarvin sum vit ikki vilja við í tí tað er tað er kanska meira har tað er men annars hetta verður vordering eg akkurát hvat hendir og og um vit ikki samtykkja tað tað dugi eg ikki at svara nágreiniliga uppá takk fyri takk fyri so erorða
varðskifti enda í hesum málinum og málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð og vit fara yvir til punkt trý tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar nítjan tvey túsund og nei tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um húsalandsgrunn og tað málið verður so aftaná viðgerð beint í trivnaðarnevndina og formaðurn fer at biðja um framsøgufólk til tað um málið
ja ja so er tað jóan eli poulsen sum hevur orðiðger soætakk fyri harra formaður tilviðgerðar er løgtingsmáli nummar nítjan tvey túsund og tjúgu tað er tingmanningin í tjóðveldi sum hevur lagt heitt uppskoti fram og að snýr seg um at byggja bústaðir ella byggja fýra hundrað leiðir luta lestrar og vardar íbúður kring landið alt ella alt landi øí høvuðsheitinum snýr uppskotið seg um atiheimilla bústøðuna eisini ati byggja lutíbúðir tankin um at byggja lutaíbúðir dámar mær væl altso tað at mann kann byggja lutíbúðir tað er eingóður máti at fara inn á bústaðarmarknaðin at fáa eitt sindur fjølbroyttar við bústaðarmøguleikar og eg trúgvi serliga nógv eldri fólk hevði verið øgiliga fegin um at kunna havt eina luta íbúð men so komu okur til at almenna bústaðir skal vera tann sum lyftir uppgávuna og tað er har ið kanska serliga ketas hjá mær loypur eitt sindur av tí eg sigi ikki at bústaðir ikki kann vera við í einum slíkkum arbeiði men nú er tað soleiðisnar at samgongan hevur ein bústaðarpolitikk fyri fyri framman og tað fer at koma í tingi allarhelstu í heyst tann tað uppskotið sum samgongan nú einaferð samd um verður til tað veruliga tað sum ot koma út við æheg havi hug et nema eitt sindur við hvat er uppgávan hjá bústøðunum persónliga haldi eg ikki at bústaðir eigur at byggja bústaðir til ein og hvønn sum í kapping við teiri privatu men bústaðir eigur at vera inni meiri og byggja sosialt byggjarí av bústaðir so kann á marknaðartreytaðum grundarlagi vera við til at byggja á sama støði sum privat soleiðisnar at teir kunna fíggja síisína bygging av sosialum bústøðum víðari tað er sera fornuftigt og so er mann komin í ein stóran trupulleika serliga tá tað kemur út til at byggja í útjaðaranum tað vísi seg at bankarnar eru slett ikki inneseraðir í at veita lán og og fígging heila tikið til bygging uttan fyri mistaðarøki og tað kann ella tað er vorðin ein stovorður trupulleiki hvussu hann best verður loystur tað má tað munni okur koma fram til í í tí bústaðarpakkanum sum samgongan kemur við eg má sigast mær eg var eitt sindur yvirastkar tá ð eg sá hetta uppskotið koma tí tað er nú nokk so alment at mann at mann at samgongan arbeiði við hesum málinum og okur sótu í síðsta skeiði altso síðstu ct tá hevði okur øgiliga nógv nógvan bústaðarpolitikk ella nógv frammi um bústaðarpolitikk okur a havt øgiliga nógvar hoyringar eg vil siga at eg haldi næstan okur hava havt tey inni til hoyring sumsumvert er at hava inni til hoyring eftir hondini so eg haldi mann hevur lýst bústaðarpolitikkin altso í nevndini øgiliga væl út í atsørog títí haldi at mann hevur et nokk gott grundarlagi í øllum førum samgongan hevur eitt gott grundarlag til at føra tann bústaðarpolitikkin sum sum mann nú heldur er eftir ø eg havi faktist ikki nógv annað at leggja afturat hesum málinum tað kemur í trivnaðarnevndina og eg fari við at viðgera hetta málið í trivnaðarnevndini við størsta positivitetið og tað skal fáa tað viðgerð sum tú hevur uppiborið og eg vænti at tá ið ein bústaðarpakki einafer kemur út frá samgonguni tá tá eri lutoíbúðir eisini ella mátin at byggja luta bústaðir og annað og eisini at byggja kring landið tá er tað væl og virðiliga tikið í betrakning so tað tað hetta málið skal fáa eina góða viðgerð takk fyri takk fyri so hava vit viðmerking tað er ruttvang
tí so væl takk fyri eg eri púra samd við ráðarunum í at hetta her við lutaíbúð
hon haldi eg er sera áhugavert og og í prinsippinum vist mann fer frá leiðiútbúðum til lutaútbúður so er tað jú hansvist eg búði ja nú hjá bústøðum so er tað jú eitt slag av privatisering og hjá samgonguni hevur tað havt nokk so stóran týdning við við at teir privati eisini skulu fáa sín part av kakuni er tað ikki nakað sum tosar fyri at at taka undir við hesum leikinum ívíkjandi lútaíbúðum takk fyri takk fyri søgurda johan elij poulsen gert so væl
ja jú at takka ruttvang fyri viðmerkingina
tað erpartfískt rætt tað at tað er ein ein ávís privatisering í tí tí at tú sum kemur atat leiða eiga hendan bústaðin eigur ein part um leiðar ein part ha og tað er í tað er í prinsippinum í prinsippunum dámar mær tað væl men sum sagt so haldi eg at í flestu førum eigur mann kunna at loysa uppgávuna uttan um bústaðir men í hesum førum tá a mann snakkar um lutíbúðir tá hugsi eg kanska at hatta er akkurát tann gilti møguleikin hjá bústøðunum har mann fer inn eftir profettinum til at fíggja sosiala bygging við tað sum eg meini at bústaðir eigur at verða til men har el ikki so ordliga samdur samgonguni um tað takk fyri takk fyri so er tað uni rasmussen sum hevur
eina viðmerking ger so væl ja takk fyri eg eri
eg eri samdur við jón eli tí sum hann tekur fram har og eg haldi eisini at tað við lutaviturbúðum tað tað ljóðar interessant eisini og tað er eisini ein partur av av pakkanum sum fer at koma frá eftir merktiskunnleikisdóttur so so tað haldi eg er spennandi at at fara at viðgera tann pakkan tá ið hann kemur eg veit sjórligagan eg føli ikki at at tað er rætt at at fara at samtykkja hettar áðrenn mann kemur við tí pakkan men vit skulu sjálvandi fara at viðgera hetta væl í trivnaðarnevndini men eg hugsaði um har verður nevnt um longdsbrøv ið er sner hvat heldur jón eli fólksen um akkur tann partin tá vit høvdu hoyringar í síðstu tingsetu tá haldi eg at hoyringarnar bendu nógv á at tað var ikki nakað sum loyst seg altso at tað var tað so væl jóhanna eli
polsele ja takk fyri takkona rasmussa fyri viðmerkingina akkurát tá kemur
lámsbrøv tá vóru tað vóru ymiskar meiningar sum komu fram í nevndini men tað eru allarflestu peikari burtur frá lámbsbrøðum tí at tað fór at blíva ein væl dýrari máti tí hugsi eg at at geva bústøðuum heimild til at vóra fíggja við lámsbrøðum eg ivast ordiliga í um um tað er rætt øllum førum í samband við tað sum komu fram undir hoyringunum takk fyri takk fyri so er tað høgni hoydal
ger so væl ja har fór mær nú at hava við tvey uppskot í dag sum snúgva seg um at
sum hevur ætlað ítøkilig tl til at fáa loyst tørvin á bústøðum sum eisini hevr ta lutogíbúðin við o so framvegis sum átti at verið ein ein eitt gott tiltak og so aftan á viðgjørdi hetta við eisini at geva serlig lán til at byggja eisini egna bústað uttan fyri miðstagin øhg men eg skilji at fólkaflokrin r nóg skeptiskur og ein grundgeving sum johan ele poulsen nevndi var at hetta var ikki tráð við búskaparpolitikkin hjá samgonguni og tí kundi eg bara hugsa mær at spurt heilstutt hvør er búskaparpolitikkurin hjá samgongunitakk fyri ger so væl joaneli poulsen
ja nú veit ikki um eg hoyrdi okkum heita lætur eg haldi at hann kann um búð skaparbólt
pltikk men men tað var tso ja so havi eg kanska við av óvart komin at siga at búskapar men ikki bústaðar altso tað er bústaðarpolitikk eg saimki um í hesum førum og hetta er ikki beinleiðis tráð við tann bústaðarpolitikkin tann bústaðarpolitiska pakkan sum elsubeti hevur gjørt ella hevur staðið fyri at fáa gjørt og sum samgonga so kemur at arbeiða við og leggja fram fyri løgtingið tað var tað sum eg meinti við í í hesum førium og tað sum stríðir øgiliga nógv móti hjá mær tað er sum sagt at eg meini ikki at tað er ein almenn uppgáva at byggja bústaðir fyri fólk men tað almenna eigur at vera við í ein ávísan mun serliga tá til sosialarbústaðir í talan er um og annars haldi eg at mann øgiliga ofta blandar tingini saman og tað meti eg ikki rætt takk fyritakk fyri so er tað aksel willemb
sun johannesen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður
til viðgerðar er eitt uppskoti frá tingbólkini hjá tjóðveldi tí eitt uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um húsalandsgrunn at bústaðir skal fáa heimild at byggja fýra hundrað leiðu luta og lestrar og vardar íbúðir kring landið taðvilsiga leiðubústaðir bæði til vanlig fólk og til lesandi og eisini til til vardar íbúðir og so eisini fáa møguleikar til at byggja og og reka og kanska eisini selja luta íbúðir til tað endamálið lat meg fyrst siga at javnaðarflokkum sjálvandi er positivur um hetta uppskotið eins væl vita er positivu um øtl uppskot sum hava við við at byggja fleiri bústaðir og eg haldi at javnaðarflokur tjóðveldi løgdu saman ei líknandi uppskot fram ikki heilt einsum líknarir fram fyri inum ári síðani og sjálvandi taka vit eisini undir við hesum tað er soleiðis ati at vit hava bústaðartrot í føroyum í dag eitt stórt bústaðartrot og mann kann altíð diskutera um undanfarna samgonga gjørdi nokk hhar kann mann siga at í øllum gjørdu vit nógv verið bygd so nógvir leigubústaðir sum undanfarna sdanfarna samgongu tað bleiv bygt meira enn ein leigur bústaðir um vikuna í tey fýra árini og mann eisini gjørdi nakað broytingar fyri at eggja privatin til leiga út til langtíðarleiðið altso til okkum føroyingar heldur enn til ferðavinnuna og gav ein skattafrádrátt heilt upp í hundrað túsun krónur um árið um at leiga út til langtíðarleiðið men má staðfesta tað at tað var ikki nokk avfleiri orsøkum tað er sera tvær orsøkir sum vóru høvuðsorsøk til at tað ikki var nokk og at tað eigur at verða bygd munandi meira tað eina er at tað seinastu fimm árini so hava vit havt ein fólkavøkstur í føroyum á fýra túsund fólk tað er tíbetur altso tað tað er suce tað var t endamálið at hava stóranr fólkavøkstur men tað er ei so miki stórur fólkavøkstrir at eitt o hvørt samfelag vildi nokk verið rakt tá tað kemur til ella bústaðar tørv tá fólkatalið veksur so mikið nógv hin orsøkin sum kanska eg haldi eftir hondini er minst líka stór orsøk tað er at ferðavinnan veruligan hevur tikið dikhá sið sum ger tað at nógv sum fyrr leigaðu annaðhvørt eina kjallaraíbúð ella eitt kamar ella um tey áttu ein tóm hús leigar tað út til føroyingar og føroyskar familjur búgva í nú velja at leiga tað út til útlendsk ferðafólk sum er bmb og enntá er tað fleiri sum bæði fyritøkur og privátpersónar sum eiga pengar sum keypa nógv hús upp bæði miðstaðarøkjunum útoyggj og runt um í landinum við tí endamálið at leiga út til ferðavinnuna tí har vísa seg at mann kann minna fitta peningið tað er sjálvandi væl lunt bæði fyritøkur og privatfólk kunnu vinna pening til tað men tað ger so tað at tørvurin til til bústaðir til okkum føroyingar og føroysku familjuna eru vaksandi og hann veksur nógv og er váksið nógv og tað er nakað sum vit eiga atgera nakað við eitt annað sum eisini er ein avbjóðing á bústaðarmarknaðinum tað er at bústaðarmarknaðuri í dag er soleiðis háttaður at nógv fólk sum ikki fjóta sær á bústaðarmarknaðinum tað kann vera á fíggjarliga áum er mann lesandi er man stakur ella pensjonistur og ikki hevur so stóra inntøku sum kan tað va rættiliga trupult at ikki minst at keypa her í miðstaðarøkinum men kanska eisini at finna okkurt at búgva leiðu í tílan hóskandi prís ein onnur orsøk er at tað r rættiliga nógv fólk sum flyta til føroyar ella ætla at flyta ímillum bygdir í føroyum sum ikki hava tikið støðu til um tey skulu búgva lvera varandi men tð vil royna at búgva á útoyggj eina tíð ella royna at búgva til dømis tórshavn ella í suðuroy men tað ey sklu líka føla seg fram er hetta nakað fyri meg ella mína familju og tí ikki ynskja at keypa ella binda seg og seta seg stóra skuld mann kanska iki gjarna vilja leiga er einki at finna til leið ttað er eisini ein onnur avbjóðing men sum eiga at gera nakað við og tað er eingin ivi um at vit í javnaðarflokkinum ynskja tað at vit skulu hava eitt væl virkandi vinnulív í føroyum og sjálvandi skal tað almenna ikki verða kappingaravlagandi tá tað kemur til okkara vinnu men tá tað kemur til bústaðarpolitikk so er spurningurin er tað vinnupolitikkur ella er tað vælferðarpolitikkur hjá okkum í javnaðarflokkinumer tað slett eingin ivi um at bústaðarpolitikkur er vælferðarpoltikkur tað er tað mest grundleggjandi hjá okkum menniskjum fyri at trívast tí er at vit hava okkut at búgva so ikki at hava nakað búgva í so kann næstan alt annað gera tað sama tí er tað fyrst og fremst vælferðarpolitikkur og ikki vinnupolitikkur men tað almenna fer ikki at loysa bústaðartrotið í føroyum einsamalt vit skulu hava eitt vinnulív sum eisini byggir bæði oyaríbúðir sethús og sjálvandi eisini loiðuíbúður og lutaíbúðir um arfyri tí tað er tørvur á tað verður tíverri li tíbetur eisini ein ávísan mun gjørt veg fegnast um men tað er eisini tørvur á tað almenna byggir hagtøl frá bústaði vísa tað ati fermetrarprísurin hjá til dømis áðrenn privatar fyritøkur sum byggja leiður bústaðir her í tórshavn eru meira enn tvífalt so høgur pfermetur enn bústaðirnir nn en fermetrarprísurin er hjá bústøðun og tað merkir sjálvandi nógv fyri fólk sum ikkihava nógvar pengar til dømis lesandi ella pensjonistar at leiðan er so miki høg og vit skulu hava eini bústaðarmarknað sum er fyri øll har fólk sum ikki hava høga inntøku eisini hava møguleika at búgva her í føroyum eisini búgva til leiðu og har er bústaðir eitt gott amboð eg veit tað væl at tað ofta varð tikið at tikið dømi fram um avíst byggjarí hjá bústaðir sum kanska hava verið eveit k msei siga flott og hampiliga stór og h skal kosta ov nógv tað skilji eg væl o samdur í tí men nógv av byggjaríunum hjá bústaðir er rættiliga bíligt har íbúður her eg veit at her í havnini tí eisini onkur aðrastasini í eysturoynni upp á trýss hálvfjerðs fermetrar meira enn tað kosta undarog fimm túsundkrónur um mánaðin tað er nú ikki so galið samanlíkna við nógva aðrar ella til dømis leiga sta hjallaríbúð til dømis í havnini so kanst øiliga skjótt koma upp á níggju tíggju túsund krónur um mánaðin tá er ein nýggj íbúð upp á hálvfjerðs fermetrar fyri fýra túsun o fmmhundrað krónur rímiliga væl sloppin og tað er tørvur á tír nøkrur argumentir sum oftani verður ført fram sum eg haldi eg ikki eri røtt tað eri

ja vissu bústaðir skal byggja til nøkur fólk so er tað skattaborgarin sum skal betala tí hetta er alment tað er nú einfald ikki rætt tí tað er soleiðis at bústaðir teiri hava bygdin parttr við stovnsfehanustar oftas sog upptaka teir lán og lanið verður goldið aftur av teimum sum leiða frá bstaðarstøðum umvegis leiðina og taðer ikki skattgjaldar sum betalir nakað av tí tað er leiðarin sum leiðari frá bústaði sum betalir tað aftur vit í javnaðarflokknum halda at tað er neyðugt at byggja nógvar íbúðir bæði í miðstaðarøkinum men eisini úti um landið um vit taka úti ú landið fyrst so er tað soleiðis í dag at tað privata byggir nær um mær vitandi ikki nakar leiðubú sær út um landið eg veit um akkurát nú er hon ætlan um var fara í gongd í fuglafirði men annars hevur tað prátað ikki í bygd tað vil siga at tú flytar til klaksvíkar ella fannasunds ella ella suður til sands so fært tú næstan ikki nakað at búgva í til leiðu sum er trygd at búgva í trygd at skylt tann hátt tá bústaðið leiðar út so kanst tú ikki vænta so kanst tú vænta at kuna búgva har trúgv trygd o eisini í fleiri ár uttan verða blakaður út meðan tá tú leigar privat í eini kjallaríbúð so eri inat tann sum eigur hesi húsini skal brúka tað sjálvur og kanska sigur loiðisháttanan upp tí er tað eit sindur ótrygd at búgva til leiði í dag úti úr landi tí halda vit at tað skal sjálvandi eisini vera møguleiki úti um alt landið og tí eigur bústaðið at byggja meira úti um landið tá tað kemur til miðstaðarøki so er tað óófatiliga dýrt at bygva leiði í miðstaðar økinum tað er ikki nakað heilt óvanligt an kjalnaríbúð kostar níggju tíggju

hvurættiliga stóran týdning fyri samanhangsmegin ág samfelagið at vit kunnu búgva lið um lið altso ung og gomul og hálønt og láglønt tí hevur tað týdning tað verður oftani sagt at bústaðir er kappingaravlagandi fyri tey sum byggja privat og oði leggur oði leggur ta vinnuna tey sum hava hug til at byggja bústaðir privat men er tað rætt ella er tað bara postulat um vit hyggja í føroyum áðrenn bústaðir byrjaði byggja leiðubústaðir var tað eingin sum er bygd nakar leiðubústað í føroyum til tað endamál a leiga út síðani tá eru fleiri prát tíbetur farin at byggja og tað sær eisin at virka væl og hyggja vit eftirokkra grannalondum so eru tað øll londini sum hava almennar leigubústaðir samstundis sumtað privata eisini byggir bæði leiðubústaðir og eyðara íbúðir tað riggar væl enn tá ið stóra pretlandi og í usa hevur mann eisini tílíkar skipanir so tað ber væl til at tað privata og tað almenna bæði eru aktiv á bústaðarmarknaðinum tí eg haldi eisini at tið hvørse eitt endamál hyggur mann eisini aftur grannalond hvør býr til almenna leiði tí e øgiliga fá sum búgva har ein stóran part av sínum lívi sum eru hampiliga væl fyri fíggjarliga tað eru kanskahr tað lesandi tá tey akkurát hava fingið eitt starv tá tað so havð fingið eina hampiliga inntøku so flyta tey í nakað sum tey sjálvu vilja eiga altso ein oyðaríbúð ella eini sethús htí at tað er tað sum tað flesti ynskja so tað er ikki ein trupulleiki tað er fyrstog frenst ung og tað er gomul lesandi og støk sum hava tørv á at fáa ein bíliga leiður bústað meðan tey eru tí støðuni tá tey koma úr tí støðuni so vilja tey flestu kanska byggja sítt egna ella keypa eina eina íbúð so alt er vælkomið hetta uppskotið fær javnaflokkum eisini at taka undir við sjálvt um vit vita at onnur huppskot eru á veg í løgtingi og javnarflokkum eisini hevur eitt huppskot um at byggja á útoyggj m vit eisini halda at tørvur er á takk fyri harra formaður takk fyri so er tað viðmerking kristina háfeó
pláss ger so væl ja fari bara at takka akseve johannesen fyri eina jaliga røðu og
ágott at vit eru samd um at vit mugu fremja nøkur átøk om tað skal vera nokk so skjótt at tað skal fremjast meira á bústaðarpolitiska økinum er samdi aksev johannesen í at vit kundu gleðast um tað sum hóast alt varð framt tey undanfarnu fýra árini tá ið vit stjórnaðu og tað var ikki so heilt lítið har var millum annað sett av til at byggja yvir tvey hundrað fleiri leiðurbústaðir men tørvurin er so nógv størri og hetta samstarvið millum land kommunur og privat má fáast til at virka betri og tað er væl rúm fyri fyri øllum pørtunum ø tað sum er ett sindur bekymrandi haldi er at nú landsstýrið arbeitt við einum bústaðarpakka men vit hav ikki frætt nakað og tað er altso í meira enn eitt ár landsrøður arbeitt við hesum hvat heldur akseve johannesen um møguleikan fyri at mann kann finna eina breiða semju soleis at bústaðir kann fáa arbeiðsfrið tey næstu árini tað haldi eg gagnað øllum pørtum takk fyri ger so væl aksel ilamesun johannesen
ja takk fyri har framhavur eg eri samdur við kusinu háfoss í tí at tey gagnaðu øllum portum
um tað var breið semja um bústaðarpolitikkin men um ein partur av løgtinginum hevur tað fatan at hetta snýr seg m fyrstogfremst umvinnupolitikk meðan vit í javnaðarflokkinu m hvussu er aldi eg eistum nakar annar hevur tað fatan á hetta er vælferðarpolitikkur so er tað ein ávísa avbjóðing millum annað hevur sagt hvussu her frá landsstýrinum at tað kemur til miðstaðarøki har skal tað so verða javnsett kapping við tað privata tað vil siga at bústaðið skal betala avkast av teimum íbúðunum sum e harbeint o miðstaðarøki í hesum førinum er gitið fyrsturin sum hugsar um tórshavn og tað kann rættiliga skjótt eisini vera klaksvík og skálafjørðurin og tá er tað munandi hægri leiða og vit mugu taka hædd fyri tað eru ikki øll fólk sum eru einsstillaði í fíggjarliga í samfelagnum tað eru lesandi tað eru pensjonistar tað eru støk at tey hava tørv á eini bíligari leiði enn tað sum marknaðurin ásetir og tað halda vit eiga at taka hædd fyri tí tekur javnars ikki undir við tí partinum at bústaðir skal rinda avkast til eigaran tí at tað halda vit ikki tær orsøk til snýr seg fyrst og fremst um at fáa bíligar leiðubústaðir so at vit tryggja øllum eitt virðiligt heim á búgva ítakk fyri so er tað johannes joensen sum ír ar viðmerking ger so væl
øh púra samd í akselve johannessen tað privata og tað almenna eigað saman á
byggja bústaðir som vit fáa loyst sæðbjóðingina eg hugsi bara at spyrja akselv johannesen um mvgfrítøkan tá tað kemur til bústaðir um ta nú taða verið frammi oftani at tað er tað sum kappingina við ta privata u um tær treytirnar felagstreytirnar um tær fara at hjálpa upp á at mann byggir runt um alt landið ella um tað verða ávís økir har mann altíð má traðka til takk fyritakk fyri gersovæl aksel ve johannesen a støðan
er soleiðis í dag mær vitandi og tað haldi eg ikki at eg misti
taðkimeg í at tað er mvigtá byggi leigu bústaðir so er tað emmigfrítøka bæði hjá tí almenna kommunala og eisini hjá privata so har er har er mann javnsettir í kappingini avbjóðingin kanska er tann hevur víst onkuntíð at tað at bústaðir hevur onkuntíð fingið grundøki bíligari enn tey privati fáa ta og tað skilji eg væl tað haldi eg eisini man kann javnseta partarnar men teð privat rinda ett avkast tað skilur mann eisini væl tað er tað er tað er vinnuligt tey skuldu hava eitt avkast men eg haldi væl at tey kunnu virka á tí privata marknaðinum og hava eitt avkast samstundis sum bústaður virkar eisini á marknaðinum mei ikki skal hava eitt avkast tí bústaðir skal nøkta ein annan tørv enn tey sum byggja byggja privat tæir byggja til øll eisinidis til okkum sum sita her inni um tað skuldi verið meðan bústaðir skal tryggja at øll eisini tey sum ikki fíggjarlig sterk hava eitt gott heim á búgva hí takk fyri so er tað uni rasmussensum
viðmerking ger so væl ja takk fyri nei tá ið aksel johannesen snakkar um at hann ikki er
við upp á at tað skal geva avkast tá teir byggja í teimum økjunum har tað er kapping men kundi tað ikki verið ein máti hjá hjá bústøðnum at kunna brúkt pengar ppá til tey økini sum eru trupult at fáa okkunomi í tað til dømis útoyggj ella onkrari lítlari bygd at at sovdeir betri ráð til at at tað var bygt har og at tað onkuntíð stóð tómt eina tíð ella okkurt sovar at tað tað yvirskotið sum teir fáa í teimum stóru plássunum kundu verið brúkt harpeint staðin fyri og annars annarsja nú nú gloymdi eg hvat eg ætlaði at nevna afturat takk fyri takk fyri so er tað aksel ve johanne
lsker so væl ja takk fyri harra formaður ja spurningin er umnur t
rasmussen vistimann hyggur eftir mann kan fara inn at hyggja at eimasíðurnar at standa prísirnir bæði ikki á ti privatu og hjá hjá bústøðum so kannmann taka nakrað samanlíkningar hvat er fermetrarprísurin inklusiv oljuligsitet og allar fastar útreiðslur so er tað meir enn helvtina bíligt hjá teir flestu bústøðunum hjá bústaði ta er kanska ein tvey heilt dýr byíggjarí bústøðum so tað er nakað bíligari visti mann krevur avkast so verður tað dýrari at leiða og har hevur stjórin og bústøðun sagt at hair væntað tað verður tjúgu prosent dýrari at leiða og tá er tað øgiliga skjótt áat vit at fáa eittsamfelag at vit missa samanhangsmegina har tað eru nøkur við hágar inntøkur si búgva á íeinum parti av landinum og nøkur fólk við lágar inntøkur sum búgva aðrastaðnis og risma nú skuldi tikið avkast hjá leiðubústøðunm tildømis klaksvík tí ta nú varð kapping í klaksvík so er taeð verið dýrari búð í klaksvík g tku vur brúkt tað til at fíggja kanska bíligari leiður í áútoyggj so hevr a veri bíligari búðu haruppát tað kundi má skjótt fingið tað at tey sum eøivdu eina høga inntøku tey kundu búsett í klaksvík tey sum lága inntøkuna høvdi ikki ráð til tað men høvdu verðið noyd til at búsett sær á útoyggj ikki tí ag nógva ynski at búgva ú útoygj sammelila skaleisini vera har men tað er akkurát tað sum kann henda at vit ikki fáa eitt eitt samfelag har hálønt láglønt ungu gomul búgva síðumsíðtakk fyri so er tað erhard joensensum hevur
ger so væl takk fyri harra formaður til byggevar er
heimild til at taka upp lán fyri at kunna fara í byggja hal tað vr nevndar luta lestrar eldra og eitt fjórða láellatað tað verur agt upp til í uppskotinum at tað kunna takast opligatiónslán úr føroyum tað vsa frá føroyskum veitarum

ønú veit eg ikki ordiligani hvussu eg skal grýpa hetta her an sjálvandi eg veit at elsbet mersetes gunlegsdóttur er á á veg inn í tingi við einum uppskoti um akkurát tað sama altso at geva bútøðunheimild til at taka upp lán eg veit ikki hvussu stórt hvat hvat liggur í uppskotinum tað veit ikki neyvt enn

tað verður so í hvussu so er nú í heyst hetta uppskotið verður koyrt í trivnaðarnevndina hvar okur sjálvandi fara at viðgera tað væl og virðiliga ø fyri at tríva eitt sindur aftur í hvussu eg kundi hugsað mær at bústaðir og og og serliga hvussu mann skuldi fingið pengarnar at strekt mest møguligt so haldi eg at hetta her við lutaíbúðum og tað verðu eisini nevnt í hesum uppskotinum luta íbúðir og luta íbúðar feløg verða nevnd um mann velur rfrábústøðum til dømis almenna bústaðarfelagnum at fara inn á lutaíbúðar konseptið tað sum í danmark verður rópt so hevði mann fingið pengarnar eitt strekt so ómetaliga nógv longur enn hvat ið teir vildu strekt um tað bara var vanligar traditionellar leiguíbúðir tí tá skal bústaðir leggja ein nógv minni part av fíggingini enn teir skula í einari trationellari leiguíbúð eg meini at teir koma inn við eini fimmogtjúgu prosentum og so kemur tann sum keypir kemur inn við einum fimmogtjúgu prosentum og so kemur bankin kanska typiskt inn við við hálvtrýss prosentum tavisi at mann avdekkar váðan yvir fyri hvørjum øðrum ø soleiðis hevi pengarnar kunna strekt øgiliga langt eg dámi øgiliga gott lutaíbúð ar konsepti eg veit at mann ger nakrar ltíbúðor norðuri av toftum akkurát nú og eg veit at tað verður arbeitt við einum luta íbúðarfelags suðuri í vági eisini beint nú øh

ein veg ein vegur ið okur kunnu farast hvar sum okur ikki hava prøvað fyrr tað er spildurnýtt í føroyum

at koma aftur til hetta her kjakið um um alment privat tað er eitt sindur tað er eitt sindur vil ikki siga mann m mann stendur ikki skotkrøvum men men tað er líkasum við at blíva ein ein koma riligión í hetta her við alment privat alment privat tað kann ialtso okur kunnu ikki unnvera nakran av kurtinum visti ukur taka til dømis íbúð á marknaðin milu danmark hvar eru umleið fimmogtjúgu prosent av av teimum samlaðu íbúðunum tað eru almenna leiðíbúðr talið í norredus svøríki nakað minni men men allíkavæl so er ta tvey siffrai prosenttøl sum eru eru almenna leiguíbúðu typiskt er ta er tað kommunan sum gevur ein vissan stuðul tað kann vera í form av grundøki ella beinleiðis stuðul til til alment byggjarí ímóti tað at tey hava ávísangarætt til ein part av hesum her íbúðinum er tað nakað galig í tí nei tað haldi eg fyrisovuð ikki

sjálvandi um tú tekur avkast og tú tekur eitt avkast upp á átta prosent ella sjey prosent í staðin fyri trý prosent og tú deilir tað út ella tú kapitaliseraðr tað út yvir tretivu ár so blívur tað ein vesentiligur munur í leiðukostnaðinum stjórin í bústøðuri hevur veri úti og og sagt at tað bleiv túsund krónur um mánaðn tað havi eg einki belegk fyri at ateg havi ikki eftirroknað tað tí eg eg kenni ikki teirra kalkylur hvussu teið rokna tað so so tað verður ein ein pástandur men men tað verður dýrari sjálvandi verið tað dýrari og okur eru ymisk okur hava ymiskar inntøkur í føroyum ein arbeiðsmaður hevur typiskt eina verri inntøku enn anakademikar soleiðis er tað bara eg havi ikki forstáilsi fyri teimum sum sum royna at at at fyrigikla nøkrum nakað annað enn at tað sjálvandi skal tað vera ein deferensiering í leigibústaðarmarknaðinum tað er eingin ivi um at tað er ein marknaður fyri nøkur sum hava eina hægri inntøku og so er tað marknaður fyri nøkur sum hava eina lægri inntøku soleiðis er tað bara

vági eg kann taka eitt dømi í vági okur hava fýra privatar leiguíbúðir sum eru bygdar innan fyri tey síðstu fýra árini okur hava seks almennar sum eru bygdar innan fyri tey síðstu átta árini har byggja teir altso privat og almenn síðum síð og eg veit at fýra eru í gongd afturat í vági so tað ber tað ber væl til so hetta keklið um um alment privat eg haldi at tak upp í grav að tað eina ferð í med alla og so bara hyggja eftir tørvinum tí reella tørvinum sum er í

eitt sum eg havi ella ella eitt sum er eri inni í í í einum einum almennur skil har hevur tú ein leiðukostnáð sum er útreiðslur bestemtur tað v seð ta hevur ein fullkomiliga fastlastan frymil fyri hvussu útroknar tú leiðina og hvussu verður hon ár fram í tíðina so mann kann siga tað at tann leiðan hon er ikki bestemt av konjukturunum í tað er øgiliga avgerandi fyri leiðiprísin á tí privata marknaðinum hvussu konjuktururin er í einum brennandi hákonjukturi so kunnu prísirnir fara rættiliga skjótt uppeftir meðan teir tá hjá einum almennum bústaðarfelag so liggja teir statiskir tí teir eru útreiðslurbestemtur og lán og alt tað tað er alt fastlagt taðvilsia útrokningarfrymilin er fastleistur hinvegin so kann tað koma ein lágkonjukturur hvar ið tú hevur fólkafráflyting og annað so kunnu sjálvandi prísirnar hjá tí almenna fara niðureftir men typiskt tá mann tosar bústaðarpolitikk so tosar mann altíð at tað er ein vissur vøkstur í samelagnum og ikki ein visminking í einum samfelag so alt annað líka so vil tann privati tann privata leiðan verða nakað ótryggari fyri tann sum leiðar og tað er eisini eitt viktigt peng tá ið okur tosa bústaðarpolitikk tí havi eg ongantíð akseptera tað at tú javnsetir fullkomiliga eitt alment also alment neti byggjarí við eitt privat so tað haldi eg at okur kuldu eisini fara og viðgera tá okur fáa heta her málið upp í í trivnaðarnevndina annars so er tað sum sagt soleiðis at samgongan kemur við sínum uppskoti nú ein av fyrstu døgunum og nú segði onkur her í salinum í áðni at at vit vit hava einki hoyrt um tað men tað meini eg at mann hevur hoyrt um eg haldi at tað hevu verið alment tað her veruð lagt alment fram eisini hvat ið mann ætlar og hvussu mann ætlar og hvussu nógv mann ætlar so so so kanska ber hetta her uppskotið eisini eitt sindur brá av at man nú skapar líka hava eitt sindur av av profilering upp á seg sjálvan áðrenn samgongan kemur við sínum uppskoti men tað verður so bara tað sum tað verður takk fyri harra formaður ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er ta aksel v johannesen gersuvæ
ja takk fyri harra formaður eg eri faktiskt rættiliga samdur við við erhardi joans
esen bæði heftir er eg haldi at vit sjálvndi hava tørv á bæði at tað privata byggir og tað almenna byggir og tað fór okkum at virka síðum síð nú nevndi erhar sjálvur í danmark har har eru har veru nøkur almenna íbúðarfeløgi sum byggja har einki avkast og skulu kommunurnar so hava atgongd til nakrar íbúðir sum skulduta faktiskt rinda tíggju prosent í stuðul tig til byggingina so har r berta stuðul inni eisini men tað styggi e ikki há privata vekk tað riggar væl privata byggja eisini í danmark tað kemur lutaíbúðir tað fkekk ikki veiða nevnt har var eisin samdur við erhard joensen bæði tað at onkum fáa nógvar íbúðir burturúr tí ein partur av fíggingini kemur av teimum sum skulu búgva har og frá peningastovnunum men eisini eg haldi serliga kanska eldri fólk sum selja síni hús dáma kanska betur at tey oyða eitt sindur ikki bara at leiða og tí er kanska lutíbúður serligani gott til pensjonistar rokni við erhard joensen ja takk fyri hara formaður
júst so aktal johannesen
sen hetta her við at at luta ííbúðarkonsepti gevur ger tað at at lániheimildin hjá bústøðuni hjá mær at røkka nógv nógv longur enn hvat hon ger við tratitionellum íbúðum ja í danmark er tað soleiðis at har hava kommunurnar ávísingarrætt vir til yvir einum rættiliga stórum parti eg haldi at tað er fjórða hvør í danmark hvar a er ávíkingarætt og eg meini at eg hoyrdi at hatta felagið norðuri í í í fuglafirði sum sum nú skal til at byggja leiðuíbúðir har fer kommunan inn við stuðli og eg meini at at ati tað bleiv spurt inn direkta til akkurát atta her um kommunan ikki hevði verið við við pengum hevði tykur so farið undir hesa her verkætlanina við hesum her íbúðunum tá var svarið nei at so tkur ikki farið í holt við tað tað vil siga tar er altso tað er fleiri fá settir í hesum her við alment og privatum sjálvt í einum so nærliggjandi øki sum fuglafirði við s nógvum aktiviteti og og kanska fólkatilflyting har er tað altso eitt behóv fyri at tað almenna er við eisini takk fyri harra formaður kristinahafoss eg eri púra samd við
var joensen í tí sum hann vísti á altso bæði hetta her við at
lat okkum begrava hesa stríðsjókina millum almenn privat tá tað kemur til bústaðarpolitikk hvat skulu vit brúka tað til altso tað er jú rúm fyri báðum og mann kann gott fáa eitt samstarv vit hava fleiri dømir um tað eg haldi eisini at mann skuldi begrava stríðir millum samgongum ansøku um tað bar til men higartil so at vit segði eitt sindur bíðistøvið vit løgdu eitt uppskot fram í sáraðnast tingsetu og landsstýrið segði at ja vit arbeiða við málinum og tað er gott men vit hava ikki hoyrt nakað aftur og vit bíða enn og tí royna vit við hesum málunum at skunda undir ta tilgonguna so vit kunnu koma á skjótara mál eitt sum landsstýriskvinnan hjá samgonguni hevur víst á er at hon heldur at tað skal vera dýrari at leiga hjá bústøðum í einum íbúði í havn ella runavík og klaksvík enn um tú leigar eitt annað stað heldur er har joensen tað er rætt at mann skal ikki gera tað møguliga hjá fólki við lágum inntøkum at fáa eina rímiliga leiðu eisini teimum størri býnum um so er har leigað frá bústaðum er har joensen takk fyri mær
takk fyri spurningin kristina hásfoss
svarið eg nei erðartheldur ikki at tað e rætt er at t heldur at tað er blóðskeivt eg dámi slett ikki at tað verður sett eitt avkastkrav inn til bústaðirnar sum skulu byggjast í meginøkjunum í mun til athvar eingi kapping er so men men mann fer iki ikki alt her í lívinum so mann verður noydur at beyggja seg til til tá mann situr við einari samgongu men prinsipielt tar er er púra púra avkláraður við at tað skal vera undir teimum treytunum sum bústaðir arbeiðir undir hinvegin so havi eg eftirlýst og fari at gera tað aftur nú og kunna t gera tað aftur tá ið ið landsstýriskvinnan kemur í tingi við við við sínum bústaðarpakka lat okum forgudd skyld finna eina breiða semju um hvat skal bústaðir brúkast til í framtíðini hvussu skulu teir arbeiða og hvat er tað sum okur vilja við teimum soleiðis at bæði teir sum felag og okur sum politisk skipan ikki pøvast at diskutera tað meira men meira um tær lániheimildirnar sum teir skulu brúka til sítt sítt virksemi ja takk fyri so er tað edva jacobsen takk fyri hara formaður ne bleiv nevnt um ta
ætlanin sum er fuglafirði og tað er eisini sera spennandi ætlan tí hon
leggur út við nú longu summar at beginnat grava og tað er talan um átjan íbúðr tað var tað akkurát sum erard joensen var inni á ati hvussu vil mann føra ein eldrapolitikk eisini í hesum her hvar vil kommunan í hesum her vil kommunan líkasum vil siga tað at veist hvat vit vild standa inn fyri at ein triðingur av hesum her íbúðnum kundi latast til trýss pluss ella skuldu hava møguleika fyri at vera við men tað vísa at nógv eru kanska í hasum aldrinum men men mann hev s roknið hvat kann ein privatur byggja fyri og har er so leiðarin sett til visti mann hevur tvey kømur heur hann sett til trý túsund nei seks túsund og fimm hundrað og visti mann hevur trý kømur so er hann seks túsund og jy hudrað og hálvtrýss og tað er tveyoghálvfems kaftratmetur so at tá ið tað ofta verður sagt at tað verður at tað er dupultsohøgir prísir tá ið privatur búgva tað tað er at fyritrigla fólkið nakað sum aldeilis ikki er sannhoit so prísmunur hann liggur kanska erhard joensen ja takk fyriharra formaður
ja tað er rætt sum edva jacobsen
sigur tað at okur kunnu ikki samanlíkna nei aktia kvadratvinduprísurin í hasum byggjarínum í hasum byggjarínum vissi ikki treytirnar eru fullstendiliga eins tað er fyrst tá okur kunnu samanlíknar prísir men akkurát hetta dømi er fuglafirði eitt fantastiskt dømi um at kommunan fer inn saman við privatum ger eina ætlan sum kann blíva til eitt fantastiskt prosjekt fyri fuglafjørð og tað er akkurát tað sama sum okur síggja við almenna bústaðarfelagnum tað er ikki tað r ikki almennir pengar tað er bústaðir sum fer út og lánar pengarnir og tann sum kemur at betala tað aftur tað er tann sum leiðar so tað verðurtað verður rokt tað verður lagt út sum at tað ert pengar sum mann tekur upp úr lummarnim hjá skattgjaldaranum og gevið nøkrum tað er ikki tað tað er talan um tað einasta sum mann sigur í einum almenna bústaðarfelag tað er tað at leiðan sum mann tekur inn skal ikki betalast aftur yvir fimm ár ella tíggju ár ella fimtan ár hon skal betalast aftur yvir hálvtrýss ár tað er soleiðisu mann arbeiðir við einum almenn bústaðarfelag í mun til tá mann hevur eina privata fimtan ára innvesterinshuðursont tað er munurin takk fyri ja so er tað næsta røðari christn
ina á fosfjerðshøv takk fyri ja til viðgerðar er so eitt lógaruppskot
sum vit í tjóðveldi hava lagt fyri løgtingið ein lógarbroyting til lóg um húsalandsgrunnin sum eitur bústaðir í dag har vit hava ynski um at fáa bygt munandi fleiri íbúðir og hetta uppskotið er so lagt saman við tí uppskotinum sum vit koma viðgerða eisini aftaná sum hevur vil líkasum leggja lunnar undir at bústaðir eisini kann vera við til at fíggja bústaðarbygging kring alt landið og et fari at takka framsøgufólkunum fyri flokkan fyri at verið rættiliga jalig og og konstruktiv í hesum orðaskiftinum samgonguumboðini hava víst á at landsstýrið arbeiðir við málunum og og tað er jú øgiliga jaligt tað hevur eisini verið alment fráboðan at arbeitt verður við tí og vit velja so at leggja hetta lógaruppskotið fram fyri at vísa á hvat vit meta hevði virði rætta loysnin og fyri vónandi at kunna skunda eitt sindur undir tí nú hevur landsstýrið hóast alt havt eitt ár at arbeiða við sínum lógaruppskoti og vit hava ikki sæð nakað enn og vit vóna sjálvandi atvit kunnu fara inn eisini í samstarv við landsstýrið um at finna eina góða loysn tí tað er eingin ivi um at hendan bíðistøðan hjá bústaðir er ikki góð hon er ikki góð fyri nakað hon e ikki góð fyri bústaðir sjálvt vit skulu fáa eina bygging í gongd í føroyum sum vit øll ynskja og í løtuni hava tey sæði bíðistøður meira enn eitt ár og tað má ikki henda at mann so fremur hann broyting og so skal mann aftur aftaná næstan val aftur standa í bíðistøðu eitt ár so tað hevði verið øgiliga øgiliga ynskiligt at vit kundu sett okkum saman og funnið eina meiri breiða semju um soleiðisum undanfarni røðara eisini á hvussu hvussu skulu vit brúka bústaðið frameftir og so fáa sett ferð á meira bygging og ein meiri fjøltáttan av okkara bústaðarmarknaðin tín bústaður hann hann er jú títt heim og tí hevur tað ómetaliga stóran týdning at hava ein góðan bústað tað er ikki bara títt heim tað er eisini ein frístaður og øgiliga øgiliga avgerandi fyri at tú skal trívast at tú hevur ein góðan bústað og vit vilja jú øll at øll skulu hava heidan rættin til ein góðan bústað men vit vita eisin samstundis at í løtuni er bústaðartrotið ómetaliga stórt og tað ger tað trupult hjá nógvum at fáa til vega ein hóskandi bústað vit vita eisini at hetta bústaðartrotið leggur øgiliga stórt trýst á prísirnar á tí føroyska bústaðarmarknaðinum í løtuni og vit vita at bústaðarmarknaðurin er alt ov einstáttaður so vit meta fyri at skapa taðn neyðuga trivnaðin og framgongd eisini um so er at vi vilja hava framhaldandi framgongd í samfelagnum so er neyðugt at við loysa hesa her bústaðaravbjóðingina saman ongantíð ov skjótt p á nógvar mátar er tað eisini neyðugt at tú skalt kunna finna ta ein bústað sum hóskar har sum tú ert í lívinum og tað er øgiliga stórur munur um tú ert ein ungur persónur sum akkur ert fluttur heimanfrá um tú ert lesandi ella um tú ert ein barnafamilja og so aftur tá ið børnin er flutt heimanífrá hevur tú kanska heilt annan tørv og tá tú blívur eldri aftur ein annan tørv tað eigur eisini at vera møguligt at kunna velja um man vil búseta seg í ein av størri býnum ella um mann vil búseta seg á bygd eins og a vit mangla í dag at hava eina kann mann siga eina hjálptøka um tað er at tú brádliga stendur uttan bústað so allar hesar avbjóðingarnir nakar sum vit mugu loysa og tað ynskja vit í tjóðveldi og hesi lógaruppskotini er so okkara boð upp á ja hvussu vit kundu loyst júst hesa her avbjóðingarnar hyggja vit júst at hesum uppskotnum her so eru fleiri endamál við tí millum annað vil lógaruppskotið beinanvegin tryggja tað at bústaðir fær møguleika fyri at byggja eini fýra hundrað leiðiluta lestrar og varda bústaðir afturat og hetta verður so gjørt við at geva teimum møguleika at fara út og útskrivað so kallað lánsbrøv at taka eitt lán á fimm hundrað milliónir og tað ger so at tey kunnu byggja frá tvey túsund og einogtjúgu til sirka tvey túsund og trýogtjúgu ímynta vit okkum at vit skuldu gjarna havat fingið bygt hesa íbúðinar fyri tað næsta so er eitt annað endamál við uppskotinum eisini at tryggja at vit fáa íbúðir kring alt landið tað verður øgiliga ofta fukusera upp á jamen skal tað vera her ella har vit vita at bíðilistarnir hjá bústovunm vísa at tørvuri er ganga í alt landið og vit vita eisini at bústaðir hevur laksið eftir at byggja allastaðni ella í fleiri støðum og tað ynskja vit eisini at halda eitt triðja endamál við hesum uppskotunum er tann so kallaði bráðtørvslistin at at vit tryggja her er íbúðir tøkar til tey fólk sum knappliga standa í einari ólukkuligari støðu og ongan bústað hava vit settu hendan bráðtørvslistan í verk í undanfarna valskeiði og tað bleiv byrjað við at setta seta nakrar fáar bústaðir á hendanlistan men tað skal so ræla nógv meir til tí tað frættist at at tað er øgiliga øgiliga trupult at fáa hendra á i bústaði í so fall at tú stendur í einari truplari støðu og tað sum tað er lagt upp til er at hetta er ein fyribils loysn tú bjóðar fólki so tey hava eitt ár at finna sær meir varandi bústað og eg vóni veruliga ogeg veit eisini at við at fara í gongd við hesa verkætlanina har vit fingu fýra hundrað bústaðir afturat tøkar hjá bústøðum so vildi eisini gjørt stóran mun í mun til tey sum standa við bráð tørvi eitt fjórða endamál við hesum lógaruppskotunum sum verður rokkjað er at vit fáa fleiri vardar bústaðir og lestrarbústaðir í verandi søgu er tað soleiðis at fimta hvør íbúð sum bústaðir byggir verður latin almannaverkinum at ráða yvir at lata fólk sum hava serligar avbjóðingar ella ein serligan tørv og í so fall at bústaðir fær bygt hesar fýra hundrað íbúðareindirnar afturat so vilja so eini fýrs fleiri íbúðir verða tøkar til fólk sum hava ein ein serligan tørv og tað vil hjálpa øgiliga nógv upp á tann bíðilistan eisini sum hevur verið á tí økinum eitt fimta emdamál sum verðu rokkja við hesum her er lutabústaðirni og taðhevur verið gott orðaskifti eisini her í dag um eingin ivi um at lutabústaðir eru lykilin í øgiliga stóran mun til at loysa avbjóðingina eisini í dag so kunnu bústaðir byggja leiðubústaðir men hava nokk eisini møguleikar atbygd hjá luta og bústaðir tað hevur bara verið iva um um heimildin er nóg greið og tí var tað eitt ynski um at fáa hana nágreinaða og tað er tað mann ger í hesum her lógaruppskotunum soleiðis at bústaðir eitt nú kann byggja íbúð ið so falla tey byggja tíggju íbúðir so hav að møguleikar til dømis at selja fimm av teimum sum lutobústaðir og tað er upp á nógvar mátar ein vin vindstøða soleiðis at vit fáa eitt størri útboð av ymiskum sløgum og íbúðum og soleiðis at so kann mann brúka inntøkurnar sum mann fær fyri lutin aftur til at byggja fleiri bústaðir so eg vóni veruliga at atjúst hetta við lutaíbúðum kann vera nakað mann byggja víðari á eg hugsi eisini at tað liggur øgiliga kanska eitt sindur fyri nógvar føroyinar ett sinur lættari at flyta úr sínum gamla húsi yvir mea ítaíbúð sum mann eigur eitt sindur í visti mann vanur við altíð eiga sítt egna og nógv fólk eisini sum eru komin upp í áðrini hava kanska útbetalt sítt hús so tað havaeit stórt fríveri so um vit ynskja hesa umferðina við at fólk sum flyta inn í bústaðir frá bústøðum selja síni hús so tað at tað var ein lutaíbúð hevði eisini eggjað fólki til at selta húsið fyri at fingið fríviru sett pengarnar í lutin og so hevði onkur ung barnafamilja kanska kunda keypt sethúsini hjá hasfólkuni sum selda tay hevði i aftur fingið prísirnar niður tí vit høvdu fingið fleiri hús til sølu so tað er upp á allar mátar ein ein ein góður máti og eg vóni veruliat mann fær sett meira í ferð á tað og eg eri so fegin um at tað sær út til nú at mann bæði vági og eisini aðrastaðni í føroyum royni nú veruliga at fáa sæt ferð á um mann hevur eisini fingið eitt samstarv við onkran peningasovn um at seta ein partafíggingina í og bústaðir kemur so at hava tann kanman siga umsitingarliga partin og taka ein ávísan vága á seg og so koma fólk eisini at spíta pengar í tað er ein góður máta í hvørfalli øh viðvíkjandi fíggingini har er tað soleiðis atsum onkur er víst á eisini tað er ikki soliðis at landskassin tað almenna setir pengar í bústaðarbygging hjá bústøðum hetta eru pengar sum fólk sjálvir rinda aftur tað er bara meir tolin kapitalið kann mann siga enn um so er at tað eru onkur sum vil gera eina íbúðarverkætlan sum skal fíggjast aftur yvir tíggju ár so kann bústaðir betri siga jamen vit vilja kanska hava tjúgu ár ella fimmogtjúgu ár og tað er tað m skal til eisini fyri at fáa prísirnar niður man kann siga eitt annað av av endamálið um ið rokkiðvið hesum uppskotinum er vit hava tosað so øgiliga ofta um tæir hvussu kunnu vit tryggja at tann størri partur av tí virðisskapan og tí stóru uppsparing sum er í føroyum verður gagnýtt her í føroyum eitt nú tann stóra pensjónsupsparingin sum eru umleið tíggju milliardir her í føroyum í dag fer meginpartin vi útlendsk virðisbrøv ein øgiliga stórur partur ferð í hesi her donsku realkreditslándsbrøðini sum verða brúkt til at fíggja bústaðarbygging í danmark og afturfyri so fær ennei ja penpensjonistrn sm sella tá ið mann blívur pensjonistur um at skala hasar i pensónúr so hevur mann fingið havt fast avkast p á hesir lámsbrøðni hetta uppskotið leggur upp til at mann kann seta ein lítlan part av pensjónsuppsparingini í bústaðarpygging í staðin fyri og fáa avkasti visti mann sigur at tað skal vera tvey prosent árliga ella trý prosent árliga hvat mann eina ferð metur mann kann leggja seg á og enn hava eina rímiliga leiðu so kann mann fáa ein part av tí stóru verðurskapanm sum er í føri í stóru uppsparingina at arbeiða í føroyum fáa bygt føroyska bústaðir fáa eitt avkast upp á pensjónina heldur enn at senda alt av landinum tað hevði verið ein stovorð vinvinstøða og vit vóna ati at tað er nakað sum eisini landsstýrið kann hava við í teirra uppskoti nú tíðin við at fara men tað r veruð tosaðeit sindr um hvat eg gjørt higartil og sovíðari eg má siga sjálvandi kund man ynskt at enn meir var gjørt tey undanfarnu árini men eg eri serstakliga fegin um at vit tey tey fýra árini sótu í stjórn hóast alt fingu givið bústaðir heimild at byggja tvey hundrað fleiri leiðirbústaðir vit fingu eisini eggja til at fólk heldur fóru á langtíðarútleiða teirra privatu íbúðir heldur enn at leiga út til stuttíðarleiðið sjálvt um tað stendu sjálvandi fólk um frítt á leia út til erobobi og annað men vit gjørdu tað serliga áhugavert skættliga fólki at aút til langtíðarleiðið fyri at fáa fólk heldur at velja ta loysnina vit góvu eisini leiðunevndini heimild til at forða fyri órímiligum leiðahækkingum tí tað er nógv fólk sum kumm komu eina ólukkuliga støðu av tí vit stovnaðu henda brátórslistan sum eg umrøddi í áðni almannaverkið fekk eisini heimild til at fara inn og gera avtalur við við privat í byggja leiðubústaðir um at almannaverkið leiðaran partu av teimum bústøðunum og nevnast tað afturat eitt nú eisini tær tvey hundrað milliónirnar sum vit hava umræt nær á ferðina her á løgtinginum vórðu settar av til at byggja fleiri bústovnar sum so aftur hevur víst sæg at taka eitt sindur av tíð men sum nú eru væl á veg atblíva til nakað og vónandi fer landsstýriskvinnan í almanmálim skjótt at koma við onkrum nýggjum tíviðvíkjandi eitt annað sum mannkan vísa á er at tað var eisini farið undir arbeiðið at gera eina bílegsskrá og tað skal mann ikki undirvordera í dag hevur mann ikki eina bílegstskrá og hon hevur fleiri endamál fyri tað fyrsta at fáa yvirlit yvir á hvat er tað fyri bústaðareindir vit hava í føroyum men eisini at tryggja at tær íbúðir sum ikki eru nóg góðar í dag at tær verða skrásettar og at tann eftirlitsmyndugleiki sum vit hava á tí økinum kann fara út og tryggja sær atgóðskan er nóg góð tí tað verður ofta eisini og so kundi eg lagt afturat ta so kallaða familjuískoyti sum varð sett í verk sum skuldu hjálpa familjum í trongagorðum og sum partvíst eisini kundu brúkast til bílegsútreiðslur men nú er tíðin farin men eg bað a takka fyri jaligt orðaskifti og eg vóni at vit kundu fáa ein góða viðgerð av hesum málinum tá tað kemur í nevnd og annars vóni eisini at landsstýrið kann taka okkum andstøðuflokkar við tað arbeiðið sum nú sjálvt um tað kann tykjast sum tað er nokk so langt millum partarnir og ávísum økjum millum annað tað at summi vilja hava at bústaðarpolitikkuri skal vera vinnupolitikkur meðan vit í tjóðveldi og eg veit eisini í fleiri av hinum flokkunum siga jem bústaðarpolitikkur snýr seg um at fólk skulu hava rætt til ein góðan bústað tað snýr fokus um upp á at loysa ta avbjóðingina ikki bara tosa um at alt skal vera javnbjóðs og alt skal vera vinnuligt tað er rúm fyri at bæði vinnan at privat byggja leiðubústaðir lutabústaðir og annað at kommunur og land gera sítt tað er væl møguligt fyri báðum mann sær tað eisini í grannalondum hjá okkum og aðrastaðni kring heimin at tað er neyðugt um vit skulu hava ein vælvirkandi bústaðarmarknaðir stórt og breitt úr valsíðusa fólk kunnu finna bústað har sum tagar áðrenferð eru lívinum at øll gera sítt og har er bústaðir so okkara amboð og vit vóna bara at vit kunnu geva ðu tey neyðugu amboðini til at taka tey í næstu stigini víðari og aftur har har nyttaðu tað so ófatiliga lítið um vit bara hugsað tvey ella trý ár fram har hevði tað verið ynskiligt um vit kundu samstarva her á løgtingi og samgongannstøðu um at funni eina varandi loysn á hvussu vit brúka bústaðið best møguligt frameftir takk fyri ja so fær uni rasmussen eina viðmerking
ger so væl ja takk fyri ei eg setti aksaliá
hon sær ein spurning í áðni og eg føldi at eg fekk ikki svarað upp á tað sum eg spurdi um eg veit ikki mann misskilti spurningin tá ið eg snakki um vist at vit skulu hava avkast í teimum størru økjunum um teir so ikki kunnu brúka teir pengarnar til hini økini har sum tað er tey smáøkini tí at fyri tey um onkur flytur útúr einari íbúð í havn til dømis so er tað beinanvegin mann fær onkran nýggjan inn í mun til ein lítlin øki tá kann vandin vera stórur fyri at íbúðirnar standa tómar í nakrar mánaðir og tað má fíggjast í beinlánamáta uttan at gera leiðina uppaftur hægri hjá teimum sum búgva á teimum smærru plássinum fyri at dekka tann prísin tað var bara tey eg uppsavni takk fyri stina hópost ja ja takk fyri spurningin
ja altso
orsøkin kanska til at tú ikki fekk akkurat tað svari tú væntaði eisini frá akseuv johannesen kanska sama hjá mær er at eg vit taka ikki undir við hvørgi tjóðveldi ella javnaðarflokkinum at mann skal gera mun á hvat mann leiðir og heldur ikki framsókn hvørjá leiðir tú rindar tá tú leigar frá bústøðunum um tey eru í teimum stóru býunum ella er á bygd altso tí tá enda vit júst har altso skulu tað bara vera fólk við høgum inntøkum sum skulu kunna búgva í havn í klaksvík í runavík meðan øll sum hava lægri inntøkur verað tungin at flyta út á bygd tað er ikki ordiliga tað samfelagið nakar av okkum ynskir menja eg skilti spurningin soiis at mann ynskti kanska at leiðan skal verða hægri og tóa avkast soleis at mann kundi gera tað býligari at leiða aðrastaðni men grundleggjandi ynskja vit í hvørfall at tað skal vera møguligt hjá øllum uttan mun til um tú hvlága inntøku ella høga inntøku at búgva kring allar føroyar og í dag er veruliga støðan sovíis at tað er næstan ómøguligt um tú hev lága inntøku at finna ein bústað til nøktan kostnað í teimum stórri býunum tað hevði veri øgiliga gott við at fingið bygt meir at mann kundi hjálpa tað samstundis sum vit eisini skulu byggja úti á bygd og kring alt landi ja so er tað edva jacobsen takk fyri haraforma
ur tað tað blívur nevnt eisini fyrr í dag
at tað skal vera vælvera og trivnaður alt heftir her í sambandivið íbúðrarbygging tá imm áhann tosar um tjóðveldið og javnaðarflokkin og tað skal ikki vera nakað sum hest avkast og og veit tað skal kanska vera líka sama prís at bygva í fuglir sum hat bygda í havn g veit iki ordiliga hvat tankagongdin er og hvussu mann vendir tí høvdini men samstundis tosa somu flokkar um at royna at fáa pensjónir settar í hetta her tí at føroyskar pensjónir hjá føroyska arbeiðarinum tað fer kanska nokk so stóran part niður til danmarkar og verður sett í í í rí danmark metir mann so tað at tann pensjónin sum fólk hava strýst fyri skal fáa null í rentu visu hon stendur í hjá bústaði hetta e bara ein ein ein tanki sum eg veit ikki hvat vit vilja yvir arbeiðafjøldini altso ertað í ordan at hon sosialiserar í íbúður ístaðin fyri at fáa eitt sindur burtur úr til alddómi hatta er slett ikki so einkult tað e itt sindur sama setti spurningur eg veit ikki hvar ið sínum háfasst ckhristinahafoss ja takk til edevar jakos
og saman fyri spurningin gott
tú tú nevnir hatta tí eg havi má eisini hoyrt onkur tey blíva faktiskt sindur bangin tá tey hoyra ha askal persónspengarnir sendast setast í bústaðarbygging føroyum neitt so kann að bara altso hvar kann a gaga galið og hvat so og so víðari tað er eingin munur á um tað verður sett í bústaðarbygging í føroyum ella um tað verður sett í bústaðarbygging í danmark í so fall at vit í føroyum tryggja tað at til dømis sum vit gera í hesum uppskotinum at bústaðir útgevuð lándsbrøv sum hava trygd í føstu ogni líka so væl sum realkredittfeløgini niðri í danmark útgevað lándsbrøv sum hava trygt í føstu ogni so tað verður akkurát tann sama trygdin og og sjálvandi verður leiðan og byggingin byggikostnaðurin og annað og tað avkasti vist mann sigur til dømis hetta verður eit lándsbræv har tú yvir tjúgu ár fært tvey prosent í avkast ella eitt komma fimm ella eitt ella hvat man nú einaferð metur er rímiligt í mun til hvussu lánmarknaðirin nú so útbjóðair mann tað og so h má møguleika at seta ein part av pensjónini í dag í so falla tað gevur eitt nøktandi avkast og alt annað líka so so gangi út frá næstan at mann hevði fingið eit betri avkast av at setta eit lándsbræv við føroyskari bústaðarbegging enn í danmark so hetta er ein ein vin vinsøga og tað skal p á ongan máta at skiljat soleiðis at at mann fer at seta nakar pensjónsuppsparing í vanda tvørturímóti tykist tað bara eitt sindur ja óskynsamt at vit senda alt av landinum tá ið vit kunnu fáa ein paavat arbeiða her í føroyum so er tað steffan

ja hetta er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar nítjan tað snýr seg um at bústaðir skal fáa heimil til at byggja fýra hundrað leiðuluta lestrar og vardar íbúður kring landið og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina og søgan hjá húsalandsgrunnunum sum er dag kanska mesta gentur sum bústaðir verður lýst í hebeint og og og kanska gongdin á bústaðarmarknaðinum seinastu tíðina

verðr nevnt at tað er ongantíð verið størri trýst á bústaðarmarknaðin enn enn hvat tað er nú og og høvuðsorsøkin er so fólkavøksturin sum vit øll hava hoyrt um og og upplivað á hesi seinastu árini og og eitt sum er nokk so áhugavert sum eg festni í tað er at húsarhalds støddin er minkað frá trý komma fimm til tveir komma fimm persónar í miðal í hvørjum húsarhaldi og tað er eisini ein rættiliga sterkur faktorur í hesum her og og so er tað annars tann hákonnjuktorin vitaður í sum hevur ført til hægri byggikostnaðir og og og so er eatt dømi tikið fram um at vis vit taka hesi kanska hesi fýraogávtrýss fólkini sum eru flutt til landið og og tak henda faktorurin sum eitur tvey komma fimm fólk í miðal so vildu tað kravt at sekstan hundrað og nýggir íbúðir ella bústaðir verðr bygdur men men útboðið hevur sannsvarandi ikki fylgt við hesum og og og tí pástendur mann at tað eru seks hundrað bústaðir í umskot og so verður tað nevnt annað um at bústaðarmarknaðurin er einstáttaður og at vit kanska ikki havta ein nóg sterkan almennan bústaðarpolitikk og tað er rættilig intersamt at fáa við í hesun her uppskotinum men sjálvt uppskotið tað snýr seg um eina heimild til at útskriva landsbrøv á eitt virði upp upp til fimm hundrað milliónir og oí í orsfrágreiðingini hjá bústaðir stenda so at tað eru í dag trý hundrað og trýogtretivu bústaðir í rakstri meðan hundrað og fimmogtrýss eru verða bygdar í løtuni men við hesum uppskotinum her so koma vit so upp á níggju hundrað

og so er tað eisini ein detailja afturat um hetta við lutaíbúðum at bústaðir kann útvega lutaíbúðir til lutaíbúða feløg og ja tað er soleiðis yvirorðnað tað sum hetta uppskotið snýr seg um og visu man hyggur eftir fíggjarliga avleiðingunum so stendur millum at í fíggjarmálaráðnum í fjør varð ikki mekt at tað fer at ávirka kreditmetingina ella reytingina av landsstýrinum at bústaðir fáa heimild at hækka landtøkuna í fyrra lagi tí talan er er um at útskiva landsbrøv ið bara hava trygd í føstu ognum hjá bústøðunm

tað er eingi loyna at tað er tað er neyðugt við fleiri bústøðum og eg trúgvi vit øll eru samd um at at at tað skuldu koma fleiri bústaðir í føroyum spurningurin bar veri hvussu vit gera hetta her og tað evur verur ein evi í kampur seinastu árini um um tað er bústaðir skal ganga á odda ella privatu aktørarnir eg minst undir valinum sum møttu eisini einum óðum eldrum manni sum segði at vit eru við at taka ábyrgdina frá borgarunum at alto skal borgarin sjálvur skaffa sær bústað tað er eisini ein viktigur spurningur at at seta í hesum vit ivit seta forstórt inn altso taka vit so sjálv ábyrgdina frá borgaranum og følarhansi onga ábyrgd av at skaffa sær bústað men skal kanska heldur hinvegin bara for væntað sær ein lidnan bústað frá landinum ella ella hvar hann sum kemur frá eg haldi a er ótrúliga umráðandi at at vit ikki gera tað at vit ikki taka ábyrgdina frá føroyinginum tí at tað hevur verið nakað sum okkara forfetrar hava gjørt í alla tíð og tað er at mann hevur skaffað sær sín egna bústað men sjálvandi er hetta ikki so ræðuliga einkult vil ikki við hesum siga at vit ikki skulu seta inn upp á nakran máta men at mann má ikki farast so langt at at at tann vanligi føroyingurin sum sum burdi klára tiksar í sær sjálvum at hann fer at hugsa at at landið skal ella onkur annar skal tryggja honum ein bústað men tað er nokk nakað um hetta her at okkara bústaðar marknaður hann er ikki serliga fjølbroyttur og tí tekurmann eisini ter fram vvið millum øðrum lutaíbúðum og og tað er kanska eitt gott tiltak sum skal setast verk eg eg meti meg ikki ordilia at føroyrin fer t útgreina akkurát hetta her við við lut og íbúðum øh men erhard joensen og onnur hava hava greitt nok so væl frá tí og tá ið tað kemur til bústaðir so so meti eg at at høvuðsuppgávan tað má vera at byggja almenna gagnligar bústaðir tá tosaðu vit um lestraríbúðir vardarbústaðir sambýli og og bústøvurnar til til sálarsjúku og onnur og og tað tað fegnist eg um at at í uppskotinum sum elsbett merseteis gunlestóttur fer at koma í tingi við hvørja løtu har dáma eg væl at fordeilingin er hálvtrýss oghálvtrýss at at tað fer í øllum førum helvtin til almennar gagnligar bústaðir tí at tað er øgiliga viktigt at at vit sum land við sum samfelag serliga hugsa um tað allarveikastu at vit taka okkum av teimum og og og tí skilti eg veitik oliga hvat kristina hafos var tá hon segði at tey høvdu kdu ikki høvdu frægt nakað um hetta uppskotið hjá lsbet tí uppskotið er alment tað liggur úti og og tað verður tíðindafundur g nað um um akkurát hetta her og tað eru har eru tað so fýra hundrað milliónir sum er upp á tal tvey hundrað til almenna gagnigar verkætlanir og og so er tað hinar tvey hundrað sum eint fara til miðstaðin og og og útjarin ella hundrað tilhvørt og so eg veit ikki ordliga hvat hvat kristina ynskir at frækta meir um um unta um tað er nakað meir altso politisk kjak ella ella hvat tað er men men uppskotið er so alment og og tí helt tð eitt eitt indur snetigt at hetta uppskotið kom fyri nú tá ið hitt er liða á mjørnet hjá spet tí tað snýr seg í prinsippin um akkurát tað sama men kanska sett saman upp á ein l líti sindi ørvísi máta men men tað uppskotið er so til hoyringar og eg veit ikki akkurát hvart tð er prinsessin men men sum eg skilji lagni so er tað øgiliga tætt við at koma her til og so kann líka skoyta pítil seinast at at forvanningurin hjá hjá okkum føroyingum hann er til til bústaðin hann er broyttur rættiliga nógv øh vistu mann hyggur aftur í tíðina solisan rættiliga áhugaverda bók um um hetta her við hvussu vit hava ført okkum frá matfeingissamfelagnum til vælferðarsamfelagi har har bóndurnir á fyrstan tíð livdu í skomlhúsinum við flagtekimo vørum og so er tað nokk so áhugavert tá ið tá ið tey so kallaðu fiskimannahúsini komu ella onkur kallað tey trýhadda húsini og har var tað soleiðis at mann mann gjørdi tað bara so hvørt tað var bara miðhæddin sum var innrættað og hjá summi var tað kanska opið upp undir loftið og og kjallarin hann var bara betong tað var tað var kanska tí at mann vildi mann vildi ikki fara í binda seg til í skuld og og mann var nøgd við tað og so komi ja e veit ikki mann kallar tey á húsini og har er tað sindr tað sama at mann gjørdist stigfyr stig kjallarin stóð ofta tómur í nógv ár í dag hevur mann meira ella minni forvanting um at koma til eini liðug hús og hetta setir eisini eitt nógv størri trýst á okkara bústaðarmarknað og og og tað ger tað sjálvandi eisini nógv verri at at fáa lán og anninað tá ið mann ynskir tað lidna produkti her nú og og tað er tað er ein ein ein ein spurningur um hvønn hvønn hálning mann hevur tilskuld fyrr vildi mann fyrr duldi mann skuld sum sum mans morð sum fleiri taka hava tikið til meðan í dag hevur mann einki problem íð at taka tvær tríggjar miliónir av seg u skuld og og so at fáa eitt liðugt hús her nú men htmen hetta skapar eitt nógv størri trýst á okkarat bústaðarmarknað og men tað er tað er tann veruleikin vit liva í dag og vit vit mugu forihalda okkum til tað og og so gott sum sum vit klára vera við til at at vit fáa ein gera ein fjølbroyttan bústaðarmarknað takkhara formaður ja takk fyri so er tað uni rasmussen sum fær eina viðmerkingger
takk fyri eg vil eisini koma inn á tað sama nú til
stefan klein fólsen um íbúðir vissu mann betalir fimm túsund krónur um mánaðin til dømis í eina íbúð í havn og fimm túsund krónur um mánaðin í eina íbúð úti í fugloy men tann í fugloy hon stendur tón tríggjar mánaðir um árið til dømis men tann í havn er full alla tíðina tað kann mann ganga út frá tað er lættari at fáa fólk inn har tá verður tað trupult at fáa tað at ganga upp fyri at betala lánið aftur av tí í fugloy í mun til tí havn um tykkir kundu verið snilt at at mann koblaði tey tingini eitt sindur meiri saman so ið sæt roknistykkið gongur upp tí ella má leiðan blíva uppaftur hægri í fugloy fyri attala tað íbúðina aftur hvussu særur stefan klein poulsen upp á tað hvørjum stefan klein poulsen jess
itak hara formaður ømmi ja nú er triðju ferð
kuni holmjaorsaka uni rasmussen stillar hendan spurningin og eg skilja una rætt una rasmussen rætt so er tað tað at mann kanska hækkar íbúðina nei kostnaðin í havn men allíkavæl hann er tann sami sum sum hann verður útoyggjum og aðrastaðni men fyri at at dekka fyri ta tapið sum mann hevur av at kanska at hendan íbúðin er fugli ikki er full bukkað alt árið og og ja altso eg eg veit ikki eg egki setmyn detailina eg veit sekki hvussu hvussu bústaðir defernserar í dag og hvussu teir fyriat halda seg til miðstaðin og í útjaðararnum tá teir seta prísir men men eg skilji væl uppá engini hjá una og og kundi sjálvandi verið skilagott at tikið við takk hara formaður ja síðani er tað kristinanei kristina

um júst heitta er hvussu nógv er broytt at vit í dag seta nógv nógv størri krøv til at húsini skuldu vera heilt liðug áðrenn hon flytur inn í mun til fyrr har fyrst gjørdu eina hædd og so tá hvørt tær fingu ráð so tóku tey o bygdi tað næsta hæddna tað er hvørfart ein orsøk til at a g blivin nógv dýrari hjá fólki at byggja tað er eingin ivið um tað og at láninir mugu vera størri á hinari síðuni so er tað góða er at mann fekk gleði av øllum húsunum beinan vegin og tað er ofta meðan børnini eru smá og su víari brúk fyri plássinum ha í mun til at fáa tað seinni tá tú kanska hevur minni brúk fyri ti so so tað er ein orsøk til at fólk gjarna vilja hava húsið liðugt øh steffan klein poulsen spurdi nemmær um hví ella undraðist kanska hví uppskotið kom fram nú og at eg hevði sagt nakað við at mann enki hevði hoyrt tað skuldi skiljast soleiðis at vit hava fyritað fyrsta ikki sæð uppskotið her í løgtingið frá landsstýrisnevnd og fyri taðn næsta at vit ikki altso andstøðusflokkarnir eru ikki bodnir til nakað hjá landstýriskvinnuni nakra framløgu ella nakað kjak um hvussu vit møguleikasteffan klein polsen
ja tað er akkurát sum kristina hava
og tað sigur tørvurin ella forventingurin er broyttur ótrúliga væl ella nógv og tað sum eg royndi at bera fram her til síðst og og og tað er sjálvandi akkurát tað sum hann ger mann mann vil hava tað lidna produktið her nú men sum viðførir tað at mann eitt tekurandaskuld til sín her nú men eg haldi bara øgiliga viktigt at at mann ikki skapar eina forventing um at at øll hava rætt til eitt eitt liðugt hús í tann forstand at mann tekur ábyrgdina frá borgaranum borgarin má eisini sjálvur ja taka ábyrgd av sær sjálvum og vit vistu nú tað betýðir at ókey hann fær ikki fara eitt liðugt hús her nú ja men so haldi eg sum hann eisini var nøgd við tað og ja uppskot er so alment sum lb mc gulvinset fer at koma við og ansar ikki fyri inndrina og nógv eg tað veit eg so ikki men men tað liggur so frammi og eg haldi ikki at tað er nakað goymt taka fara mær ja takk fyri ruth vang fær orðið nú gerst væl
ja vit hava viðgjørt bústaðarpolitikk nakað ferðir eftir hondini í tinginum
vit hava eitt bústaðartrot í føroyum og vit hava faktiskt vit hava tveir ymsar trupulleikar altso trupulleikin í her í miðstaðarøkinum og havnina og uttanfyri miðstaðarøki er púra hvør sín men avleiðingin er tann sama at fólk hava trupult við at fáa tak yvir høvdið um alt landið men av tí at trupulleikarnir eru so ymiskir so má man sjálvandi eisini hava ymiskar loysnir

sum nú er er tað tað er eitt stórt bústaðartrot her í mistaðar økinum serliga havni og eg bleivi við at siga at óðansæð hvat vit gera við fíggingarmøguleikar og annað so leingi sum vit mangla bústaðir so fara vit bara at vaksa um altso egentiliga við at geva betri fíggingarmøguleikar uttan at fáa fleiri bústaðir so fáa vit bara eitt úrslit og tað er enn hægri prísir og tí máman her í havni og og har hugsi eg serliga um tórshavnar kommuna má seta inn alvorliga við fleiri útstykkingum bæði til sethús men eisini til raðhús og til íbúðir tí at vit mugu innsíggja serliga her í havni tað verða fleiri og fleiri ung fólk sum ikki sum sítt fyrsta hús fara at byggja eini stór flott sethús fyri tríggjar milliónir eg haldi tað er altavgerandi altso t tá mann tá manní danmark tosar mann øgiliga nógv um hetta her førstugangskøpur altso mann tekur tað fer púra givið fyrstu ferð tá ið tú fert út á bústaðarmarknaðin so keypir tú teir okkurt minni raðhús kanska eina íbúð tú betalur eitt sindur niður í nøkur fá ár so selur tú aftur og tá hevur tú gjarnað niðurbetalt so frætt og kanska er virði økt í tí at tú selur soleiðis at tú hevur ein egin kapital til at keypa tær nakað størri hetta her við at vit skulu tryggja øllum eina luksus villa sum sítt fyrsta heim tað trúgvi egt vit eru øll samd um at tað tað er ikki leiðin hvørki her í havn ella nakra aðrastaðni hetta her við bústøðu afturvendandi kjakið um alment privat og tað er kanska serliga núverandi samgonga og kanska serliga fólkaflokkurin sum hevur sett tað á breddan eg eri samd við undanfarna røðara í at vit skulu ikki enda har at tað almenna hevur ábyrgd av at tryggja øllum tak yvirhøvdi eg haldi at vit mugu sum útgangspunkt vænta av fólki við vanligum fíggjarligum umstøðum at tey klára at ogna sær síni egnu hús og tað er ein størri nógv prinsipiellari diskussión sum eg haldi at at undanfarni røðari varð setti hol á og og har har vit nú veit onkur flokkar líkasum hava brúkt hetta her slagorðið at øll hava rætt til til ein bústað eg kann gott fylgja tí at sjálvandi skulu vit gera alt fyri at skapa rammur fyri at fólk kunnu ogna sær ella hava ein bústað um tað er ogn ella leiga men vit mugu mæra minnast til og tað tað føli eg mangan er ein mótbrekka sum liberalur flokkur tað vísir seg at vera nógvar atkvøður í at selja ein politikk har sum tú leggur meira og meira ábyrgd yvir á tað almenna men mann má bara minnast til at hin síðan av ábyrgd ta frælsi at vissu vit skulu áleggja tí almanna fleiri og fleiri uppgávur størri og størri ábyrgd so hava vit minni og minni frælsið til at skipa okkara egna lív tí at vit útdelegera allar uppgávurnar frá okkum sjálvum og yvir á ta almanna har við ikki sagt at vit ikki hava bólkar í samfelagnum sum vit skulu hjálpa sjálvandi skulu vit tað og tað fara altíð at vera fólk sum ikki megna í sama mun sum onnur at skaffa sær tak yvir høvdið og tað hevur millum annað verið endamálið við at seta stovn bústaðir eg haldi at tað er pláss fyri bæði privatum og almennum sum nú er

til dømis kann mann hyggja eftir etta her við grundøkjum her í havnini hvussuha hevur tað altíð verið so at kommunan hevur stykkið út privat hava stykkið út privatstykkir hava verið munandi dýrari enn tey stykkini sum kommunan hevur selt men tað hevur ikki jú mann kann gott siga á pappírinum er tað kappingar avliðandi men tað er tað ikki allíkavæl tí eftirspurningurin er so stórur at tað er pláss fyri báðum og tað eri eg sannførd um at íhvussu er soeiisum marknaðurin sær út í dag so er pláss fyri bæði bústøðum og

tað er verður tosað nokk so nógv um um orsøkirnar til tiltil bústaðartrotið vit eru fleiri tað eru í miðal færri í hvørjum húsarhaldi eg síggi eisini hetta her við at at tað ein bústaður fyrr var nakað tú ognaði tær ein bústað og kanska seldi tú og keypti tær ein nýggjan ið leypi á lívinum nú er tað blivið meira og meira at tú keypir tær bústaðir sum eina íløgu og eg hoyri eg veit ikki eg havi ikki eftirkannað ta men eg hoyri at peningastovnar tilmæla fólkið sum eiga nógvar pengar at í staðin fyri at seta tað inn í bankan sum sjálvandi at rondini er fari at kosta etaseta í fasta ogn so p á onkran undarliga máta tað at vit eru so rík er blivin ein trupulleiki ella tað er blivin ein avbjóðing tí tað er so nógv fólk sum eiga meira enn ein hús og tað sjálvandi kann troka onnur burtur av marknaðinum sum ikki hava somu keypi orku og aftur har eitt at gera fleiri bústaðir tað skal byggjast meira ikki gera tað til eitt problem størri problem enn at tað er at fólk eiga fleiri hús sjálvandi í verandi sdøgu er tað einasta rætta at tilskunda at fólk leiða út men uppá sigt haldi eg vit mugu gera tað soleiðis at tað er nokk av bústøðum til øll eisini tey sum hava hug at eiga fleiri hús eg eri øgiliga heit upp á hetta her við lutaíbúðum og her í havnini til dømis som marknaðarprísurin ikki r ein avbjóðing har er tað jú fyri mær at síggja einki problem at at hava eitt totalt eina privatan leisn fyri lutaíbúðum upplagt at mann kanska brúkti bústaðir har meira til tað umsitingarliga ráðgevandi at fáa tað at virka men men av tí at fíggingin her í miðstaðarøkinum er einki problem so vildi eg hildu at mann saktans kundi havt privat hundrað prosent privat lutað íbúðar feløg her í havnina og tað hevði hjálpt teimum sum hava trupult við at fara út og keypa sær ein bústað sum nú miðalprísurin í havnini liggur yvir trimumtríggjar milliónir eg meini at framløgan í morgun vísti at hon lá at sirka tríggjar komma tvær vissi eg minnist rætt uni rasmussen nú tíðin við at fara hjá mær hevur eg spurt fleiri ferðir hetta her við um tað ikki rímiligt at leiðuprísurin hjá bústøðum er hægri í havn og eg má siga eg skilji eg sletki tað eg eg eg haldi tað er ein vandi í hasum leiðslunum vit hava eisini fólk sum ikki eru serliga fíggjarliga sterk í havni aein pensjonistur í fugloy og ein pensjonistur í havn fáa tað sama í prinsippinum og eg grúði fyri at tað verður soleiðis at vanlig fólk slekki koma at búgva í havn tí tey ikki hava ráðteldað altso at persónar sum hava alt sítt lív her í miðstaðarøkinum skulu verða noydd til at flyta útoyggj fyri at fáa ráð til ein ein leiðubústað tað haldi eg púra skeivt og eg haldi at prísirnir eru so lágir og eg dugi illa at síggja altso leiðuprísurin hjá bústøðunum liggur um fimm seks túsund krónur fyri eina hampliga stóra íbúð tað meti eg at mann eisini dugir eigur at kunna betala úti í fugloy líka so væl sum í havn ella á sandi ella í sumba ella hvar tað skuldi vera tíðin er farin eg havi nógva hjartað afturat men tíðin er altso farin
nú sigur rotvang æt
tað má stykkias meira út í havnini nú nú skal mann vera ómetaliga gløggur fari at finna grøna plett í havnini sum mann kann stykkja meir úti so eg veit ikki ordiliga útað verðr intesant at vita hvar ið rutt vang hugsar at mann kann stykki út har sum einki er át stykkja útá eg havi sett at fólk eru í tí syndarligu støðu í tag eg endaði uppi í haganum altso langt uppi haðanum enda enda har hvar mann roknaði ikki við at at at tað varð verandi hjá seyði um veturin tað var ikki livandi hjá seyð um veturin har er mann farin nú at at byggja hús er tað ikki ein syndarlign støða vera komin í altso hehevur ruttvang onkra meining um hví mann er komið í hesa støðuna at tað standa tretivu fjøruti tóm hús í eina vanligari bygd enin kanska vanligari bygd upp í upp í fýrs hús í eini hampiligari miðalbygd tóm at kundi mann ikki gjørt okkurt annað fyri at tvinga ikki at tvinga fólk niðan har sum segðiso er tað ruttvangtakk fyri eg

annað alternativ og vist tú hyggur eftir fólk sum búgva í hoyvík trívast sera sera væl og sjálvandi man otar seg longur longur niðan og kanska verður veðrið meira og meira harðbæli og takt við at mann kemur longur niðan hinvegin tað verður tættari tað verður plantað og og og tað hjálpir eisini upp á tað og skapað trivnað eg haldi hetta her við atso nógvir tóm hús runt um kring í føroyum eg havi sagt tað leingi eg haldi a vit skulu ásetai tænastugjald aldi fólk sum eiga hús í einari kommuni har sum tey ikki betala eitt oyra í kommunukassan sjálvandi skulu tey rinda fyri tær tænastur sum øll onnur í kommununi gjalda yvir skattin hesi fólkini betala ikki eitt oyra og njóta gott av teimum tænastunum sjálvandi skulu tey geva sítt íkast til tær tænasturnar so er ta tiháfoss gersuvæl ja
er samd við ruth vang í at júst hetta við lutabústøðum
er jú ein lykil til at fáa loyst hesa ur avbjóðingina vit vita jú tar øgiliga nógv fólk sum hava eitt øgiliga stórt fríviri eigani sethús í dag kundu hugsað sær okkurt minni tey kundu júst selt síni sethús brúkt ein part av tí inntøkuni til at setta í ein lut og saman við øðrum finguð bygt nógv fleiri bústaðir tað hevði verið hvør fælt ein møguleiki og tey gleðast um at at bæði privatfígging saman við bústøðum og kommununum í hesum døgnum arbeiði við líknandi leisnum tí hatta fer at gera stóran mun annars so byrjaði ruttvang hetta við at ja nú tosauv aftur um bústaðarpolitikk og tað er rætt vit hava lagt mál fyri um betra bústaðirnir fleiri ferðirnar seinasta ári men orsøkin er at vit enn ikki hava fingið nakað uppskot frá landsstýrinum her í løgtingi saknar rutt vang ikki at tað gangur eit sindur skjótari tá ð vit vita hvussu
stór stór bústaðartørvun er rutvang takk fyri jú eg harmist at mann hevði jú lagt út í koyrt
og og tað valdi hendan samgongan so at steðga við vit bíða so enn eftir ítøkiligum uppskotum men tað sigst at tey eru á gáttuni viðvíkjandi lutaíbúðum so er eg púrasamd g eg skilji ikki at vit ikki hava brúkt hetta meira í føroyum fyri mær at síggja er tað upplagt ein ordiliga góður leistir men kanska hendan her ráðgevandi funktiónin hjá bústaðum fer at skumpa undir tað og kanska eisini at mann ger tað soleiðis at bústaðið kann fáa ein ein umsitingarligan leiklut onkursvegna sum mann rindar fyri upp á tann mátan ger tað lættari tí hetta er jú nakað nýtt í føroyum við lutaíbúðim men avgjørt síggi eg tað sum eina leið vit kunnu ganga frameftir takk fyri so fær uni rasmussen eina viðmerkingja takk fyri
tað vísir sum tað er nokk so ringt at skilj
gliga hvat hvat eg siði men ruttvang nú legði hon meg undir at siga tar a mann skuldi betala meir í havn enn til dømis í fugli tað var ikki tað sum eg segði eg snakki um at sum til dømis í fugloy kann mann rokna við at íbúðin stendur tóm eina tíð frá tí ein leiðari fer út inntil tann næsti kemur inn og lánið skal framvegis betalast so tað vil siga at vissi leiðan skal samsvara við hvat tað kostar at betala láni so blívur tað dýrari at leiða í fugli enn í havn visi mann bara skal betala sjálvur har á staðnum og vissi mann ikki skal kolla tingini saman í havn og aðrastaðni við sansýnligheitin fyri at tað er fult í havn alla tíðina hon er nógv størri takk fyri ruttvangger so vælja eg biði orsaka við so eg havi gjørttað
viðmerkjar honum
búrætt og og kanska skilji ikki ordliga spurningin men men eg eg skilji tað soleiðis sum tann økti kostnaðurin ella tær manglandi inntøkurnar av at ein ein bústaður ein leiðuíbúð stendur tóm til dømis í fugli at tann kostnaðurin skal leggjast á kostnaðin til dømis har sum tað er fult alla tíðina eg veit ikki at eg eg eeri bangin fyri at tú forsterkar bara hettar her við at tað verður dýrari tú kanst so ikki ein gong fáa ein bíligan leiði bústað í havnini og og tað sum eg síggi sum vandan tað er at tað verður púra ómøguligt hjá fólki at búgva í havn sum liggja undir kanska miðal ella kanska enntá eina hægri inntøku sum mær dámar nei eg keypi ikki hattar har men men e eg skal geva tír eina eina rímiliga viðgerð tá ið uppskotið kemur men í útgavspunkunum dámar tað yvirhøvur ikki takk fyri ja so er tað magnus rasmussen sum fær
ja takk fyri hara formaður ja vit eru rættiliga ymisk summi hav um
ynskja leiðibústað og summi ynskja at búgva kanska í einum raðhúsi og so víðari víðari men ofta hevur tosað upp í saman og mín spurningur er um ruth vang gjøgnum formanninum kann siga mær hvussu tað ber til at kemur í gongd tá hetta her tí fyri nøkrum árum síðani tá ið lógin bleiv samtykt so segði mann hetta verður ein stórur partur av loysni mær vitandi er rættiliga fáari nú hoyrir mannir okkara hendur í vági men hvussu ber tað til at ikki gongd er komið á hendan partin um um røðaran hevur nakra meining um tað takk fyri eg má siga eg havi so
meg undrað sum viðmerkjari tí
eg haldi tað er so upplagt og kanska skal bústaðir gera ein innsats akkurá hesum økinum tí at eg trúgvi serliga havnini kundi mann fingið lutaíbúðir púrasta uttan at bústaðir t hava neyðugt hjá bústøðuni at fíggja til dømis tí at bankarnir eru sinnaðir at fíggja í havnini og har er tað meira keypiorkan hjá teimum sum eru her tað er ikki øll sum hava keypiorku at keypa sær eina hús fyri tríggjar komma tvær sum eftir hondini er miðalprísurin og tí haldi at tað er upplagt og tað fari eg at heita á hesa samgonguna um at gera tað sum tey kunnu at fáa tað at virka takk fyri ja síðani fær edvar jacobsen orðið ger so væl
takk fyri har formaður eg haldi tað er sera áðurvert
tá vit viðgera hetta her við bústaðarmøguleikum og nú er tað bústaðir sum í hesum málinum skal hava heimild til at víðka um sínn marknað og so er tað nakað við fígging eisini og eg má siga eri seriga spent upp á at vit fáa tað málið sum spt mersetis gunlegstjóttur kemur við tí tað inniheldur eisini tað at vit skulu víðka um bústaðarmarknaðin og bústaðir skal fáa nakar heimildir tað sum hevur ligið í tí málinum nú er tað ikki ikki komin til endaliga viðgerð tað kemur tað er verið til hoyringar tað er so tað at at mann skal hava tvey hundrað milliónir ella helvtina av av puljuni skal vera til til a fjøltátta ymiskan bústaðarmarknað til dømis at almannaverkið skal fáa møguleikar fyri at byggja sambýlir og byggja til tørv til til ymisk eldri og og tey sum hava avbjóðingar og virklandi hava brúk fyri einum bústaði og so skal ein partur vera til at byggja úti á í teimum kanska í teimum smærru plássunum ella á teimum økjunum hvar ið tað ikki er kapping frá tí privata hvar kanska ta privata ikki sær sær ein stóran møguleika fyri at ella tað er avbjóðandi kanska at byggja í einum smáum plássi og so skal restini brúkast til har sum kapping er tað kann jú bæða í havn til eisini klaksvík eisini runavík har sum bæðir partar inni og onnur økir men eg haldi tað tað sum situr eftir hjá mær við hesum her kjakini sum vit havt í dag tað er tað at at mann hevur eitn fjøltáftaðam bústaðarmarknaðin og tí at vit eru altso eingin er líka og tørvirnir eru sera ymiskir og eg kundi gott fylgja tí sum uni rasmussen var inni á at tað er kanska visti tú hevur puljurnar so atskiltar at tú sigur at akkurat hattar er til útoyggj so kann tað gott vera at tað arbeiðir iki up á sama máta rutvang var eitt sindur inni á teg eisini eg veit ikki akkurát hvussu mann kann loysa tað men men tað arbeiðir ikki akkurát á sama máta fíggingin við tað at teir pengarnir tú letur leigu og tað verður kanska ein partur av árinum hvar ið ildømis íbúðinar standa tómar tað málið sum javnaðarflokkurin hevði við tá tað segði enntá at bústaðir kundi fara yvir og og møgulest hava møguleika fyri at leiga út til ferðavinnu tí at mannsá fyri sær at tað kanska var ein avbjóðing at fáa húsini at standa við nógvum fólki alla tíðina við familjum inni og tað tað ímynti eg mær eisini men men sera sera spennandi nú eru nú hevurtað verið nevnt fleiri ferð í dag at fuglafjarð farin undir eina verkætlan og hon er sera spennandi tað er har er býráðið eisini yvir og vildu líkasum bakka upp um eitt her fyri at fáa eisini eggjað tað at bústaðir eisini verða laknir til fólk sum eru trýss pluss og hetta ger so tað at tá ið átjan íbúð er tað fyrsta og sjey av teimum skulu til fólk sum eru eldri enn trýss ár og tað varð eisini tá mann hyggur hesir her aftur og fram hvussu gera vit fyri at fáa gongd á eitt her tí eingin kann liva niðir í einum man sig rokna í arktiella einu pappíri tað má henda nakað í veruleikanum t út í praktiska lívunum men tað vísir seg at vera eisini ein øgiliga stórur áhuga er akkurát í hesi her verkætlanin og tað er interessant tí tað ger so eisini tað at tað leysgevur rættiliga nógv av teimum húsunum sum eru stór í dag og so tað býr eitt fólk og tvey fólk at at ungar barnafamiljur kunnu fara inn kanska í í tey størru húsini og og leiliheitir verða so tey fara so kanska tey sum er omanfyri ogtrýss í eina leiliheit og og har vit fáa fáa fær mann nakað útskifting og far eisini tá eg nevndi eindagin vit høvda hetta fyri tá nevndu vit um at vist tú eigur eitt tvey egso oyt tvey trý fýra hús tú býrt í einum stað í einari kommunu men so eigur tú eini trý onnur hús í í øðrum kommunum har sum tú ikki býrt í sábaeinari facebook al lað blei a snakka um nú er mann aftur í ognarskatti sovorðnið slet iki tað tað draga seg um tað dragast sum átt tú møguligat tevuð tvey hús standandi í einum øki hvar tú slett ikki býrtur sjálvur niðri eg prúva at kanna tað uttanlanda har skalt tú betala eitt vistgjald visti tú hevur hús standandi einum øki har sum tú ikki býrt uttan so at tú leigar tað til longri endamaldí tá býr ein familja í húsunum tá betaldr tú einki men tá ið tú tá tá ið tað bara er út til onnur fólk sum ikki búgva í kommununi so er tað tað er ljós tað er ískrell tað eru ymisk ting alt kostar tað kannvera sin bolsktal g eg sigi ikki hvat talið tað skal vera men tað vildi møgulligt frígivið nøkur hús at tankarnir koma inn verst hvat kanska selja vit bara heldur tí húsamangul er ikki úti á smáplássinum nú er tíðin longu farin takk fyri harra formaður aksel johannesen fær eina viðmerkingger su væl
takk fyri harra formaður nú varð edvard jakobsen inni á snær við tá mann byggir á út á
doyggja afu ta mka risikeraat ein íbúð stendur tóm og uni rasmussen hevr eisini faktskt surt um tað fleiri ferðirnar í dag og javnaðarflokkin hevur eitt uppskot um at bústaðir byggir nakrar nakrar bústaðir á útoyggj og í har siga vit í viðmerkingunum tað e ikki avgerðni fr javnaðarflokki men tað er vissimann ikki far nakran at leiða tað kann henda vágin er størri í rotni við kalsoynni í nólsoy enn it er til dømis tórshavn runavík klaksvík so kann mann stuttígar útleiða til ferðafólk teð kunuva føroyingar ella ella útr eitt ferðafólk við tí endamáli at at avmarka tapin øh men tað er ikki høvuðsendamál í upskotinum endamálið er at fólk kundu búgva har fast á útoyggji og ynskja at búgva har og tíbetur er tað ein eftirspurninga búgva á útoyggja í dag edva jacobsen takk fyri hara formaður ja eg sá gott at tað uppskotið var
er at mann møguligt skuldi
skuldi kunna brúka tað til til tey sum koma í feriu og alt hetta her tá haldi at bústaðir fer út á ein annan marknað sum sum eg vildi virkuligani hugsa meg um altso er tað skal bústaðið flyta seg út í tann partin at fera á líva út til ferðafólk tí at ampin fyri at tað kanska stendur tømt er til staðar veit ikki akkuráthvussu mann skal loysa tí mann skal ikki gloyma tað at bústaðið kann gott byggja út í útoyggj taðevur tað hevul kanska ver ein avbjóðing at ta hevur kanska iki verið tann eftirspurningurin mann meira kenna tað at tað kanska ikki er so nógvungu og ikki nógv ein barnafamilja fór út íá eina oyggj og tað sá tað var ordiliga spennandi men sum eg skilji hsum eru longu flutt aftur tað er trupult at fáa tey ordiliga ungu at støðast sag hatta er ein útvúkling sum er s mann siga ikki bara í føroyum eisini eisini uttanlanda tey smáu plássini hava eina veldiga avbjóðing við at fáa tey blaðungu fólkini at støðast so tað ereitt heilt heilt annað mál vil eg siga hvussu mann loysir tað takkfyrihar formaður so er tað brandur sandoy gersuvæl takk fyri harra formaður
íg skipað so so
so eftir spyrji eg eina ein málbók altso hvønn hvønn byggja vit til nú sigur nú sigur edva jacobsen at tað er sjálvandi at fegnast yvir at kanska eitt eldri par kann flyta úr sínum bústaði inn til n eina leiðútbúð hjá hjá bústøðuni jamen altso tað er eingin sum sigur at tey selja til eina barnafamilju sum kemur at búgva á staðnum tey kunnu leiga síni hús út til rbmbi illa tey kunnu tey kunnaleiga tað út til í stuttíðarivirksemi tað tað er eingi sum sigur at tað kemur at tað kemur nakar at búgva á langtíðar inn í hetahr hvat er so vunnið altso vsubústaðir sleppur at leiga út til øll hvat er so vunnið altso í mínari verð skulu bústaðir leiga út til fólk sum eru í neyð upp á ein ella annan máta ikki okum vanlig fólk sum hava møguleika fyri at ati breyðføra okkum og fáa okum eitt bíligt tiledva jacobsen takk fyri harra formaður ja eg kann gott fylgjabrann í sandoy
bústaðir kom
fyri at kunna hava ein fjøltáttan bústaðarmarknað og sum summi familjur sum kanska ikki høvdu so nógv og kansku verða verða kanska ja tað kundi geisin pra kt eldri par sum sum hevði hevði avbjóðandi við at at hava ein bústað sjálv men tað sum eg bústaðirin kanska mann eisini saknar tað er tað at tað kanska eru ymiski bíðilistir at mann hoyrir bara um bíðilistar eiri fleiri túsund fólk a hvussu reellur eru teir visti ein stórur partur av teimum standa á bíðilista búgva í øðrum húsum so fær mann ikki ta røttu myndina av hvør veruliga manglar bústað tað kundi við ein bústaður ein bíilist til tey sum slett einki hava so hevi mann kanska fingið ein ein sindur annaleys innlit yvir hvussu hetta sá út í forhold til hvør stendur og manglar bústað tí tað er soleiðis tað kann gott vera tað at at tá ið eg segði hetta her men tað er eisini fyri at fáa veksla um bústaðið summi viljahav kanska ikki búgva í hensum stórum húsum tá ið tey eru blivin einsamøll so kundu yngri barnafamiljur komið inn takk fyrihara formaðurja so er tað brandur sandoy sum hevur biðið um orðiðger su væl
takk fyri harra formaður nú ætlaði mær ikki at taka orðið men men
men tað er hesintað er hendan her áhaldandi diskussiónin um bústaðir og hvussu vit fáa nøkta bústaðartørvin í í landinum øh eg sakni eg sakni at vit veruliga seta okkum niður sum politisk skipan og viðgera hvønn skulu bústaðir byggja til skulu bústaðir byggja til vanligt fólk sum sum til dømis meg sjálvan og onkra barafamilju sum ikki ikki ordiliga tíma í gongd við at byggja sær eini hús ella seta føtur undir egiðborð er tað í lagi eg haldi ikki at vit skulu brúka almennar pengar upp á at byggja til fólk á leiða sum sum sum hava p á nakransum helst máta møguleika at ogna sær eini hús sjálvum tað haldi eg tað tað haldi eg at eg sakni í hesum heri í hesum heri diskussiónini tað var mál fyri um mál eftir løgd fram á ting sum umrøða bústaðir men vit umrøða ongantíð hvør hvønn málbólkin fara vit eftir hog so umrøða vit heldur ikki ta hetta her við við bústaðnum er blivið ein sovipúta hetta er blivin ei koddi hjá okum sum sita í løgtinginum har sum vit bara diskutera tá ið tað kemur til bústaðarmál so bara diskutera við bústaðir tað er so nógv annað enn bara bústaðir til verðini vit mugu gera tað soleiðis at vanligt fólk fáa møguleika til at byggja sær eini hús millum annað úti á bygd tað eru bankarnir sum í dag stýra hvar ið fólk byggja tað eru bankarnir sum játta fólki pengar sjálvt um tey hava góðan møguleika fyri at betala tað aftur so vilja tey also vilja bankarnir allíkavæl ikki játta fólki at byggja t uttan fyri havnina úti í pereferiini hetta er eitt faktum og hetta mugu vit góðtaka men tað sum vit mugu gera koma við sum einum aftursvari tað er ein reellur bústaðarpolitikkur ein reellur bústaðarpolitikkur sum sigur ókey bankarnir royna at stýra okum inn á miðstaðin hvussu gera vit so fyri at skipa tað soleiðis at vit at at barnafamiljur og aðra familju hava møguleikan fyri at seta seg uttan fyri havnina tað vil siga at fáa tað niður á eina eitt støju eini ein eina cetúsa bygging fáa hana niður á eitt sovoður støði í pengum at bankarnir vilja læna og spurningurin er hvussu geravu so tað jú eg havi nevnt tað fyrr vit kunnu fara inn og lata kommunurnur langtíðarleiða grundstykkir til fólk uttan fyri miðstaðin vit hava eisini møguleika at hyggja upp á emvegi sum er av bygging har sum tú kanska ikki betalir emveg og so ikki fær reintstuðullægtur fyri illa tú kansn eisini gera tað soleiðis at í staðin fyri at betala emvg beinanvegin ja men so bíðar tú við tí inntil tú er liðugir at betala setisa lánið niður tað ber eisini til tað eru nógvir mátar sum vit politiskt her í løgtinginum kunnu fara inn ja tað kostar pengar tað kostar pengar tað veit eg men men spurningurin er vilja vit veruliga inn at stýra nøkrum tingum ella vilja vtað ikki bara við at snakka um ústaðir ústaðir bústaðir er loysnin upp á nøkur ting ja men bústaðir er ikki tann stóra generella loysnin upp á allar bústaðarneyð í føroyum tað innróma tæir sjálvir andras róin hevur verið úti í miðlunum og sagt veitst hvat vit klára okarapart men vit klára altso ikki alt tit mugu eisini koma inn og gera nøkur ting og tað haldi eg har eru vit sum lóggevandi forsamling simpultenn fór sløg og og arbeiða á simpultenn for lítið við alternativum loysnum til hvussu fáa vit hvussu fáa viti onkra aðrar í degir enn bara at diskutera bústaðir takk fyri takk fyri so er tað viðmerking edva jacobsen
ger so væl takk fyri harra formaður ja nú í tí røðuni og ta byggiprosekt sum vit
tosa um fuglafirði til dømis har eru jú bstaðir tapií so so at tað er ein ætlan sum er við teimum og kommununi og fáa tað at bera til og fáa tað til eitt sámuligan prís og tá er sum nevndir tað at tað vil leysgeva so kann eg gott skilja at tankagangin hjá brandir sandia tað kann gott vera tað at tað leysdjór og so koma onnur í í húsini ella at brúka tað tl ær bmb men tað vísir seg at ha kanna teg í øðrum økjum har sumann hevur bygt nokk so nógv av bústaðir har eru nokk so nógv hús leysgivin til yngri familjur og tað sum tað sum eg havi sæð í rundan um okkara øki tað er tað at at yngri familja havir so valt at keypa ta hús staðin fyri men er púra samd um at slu at vit skulu finna fjøltáttarymisk ymiskar møguleikar sum vit skalu arbeiða við fyri at gera tað møguligt hjá barnafamiljum og ungum familjum at seta búgv so tað er tað er tað er bara at finna nøkur hugskot sum eru góð og vit hava snakkað um nokk fleiri ting takk fyri er tað bróur ytrúr so væl

eitt øgiliga gottøgiliga gott tiltak fuglafirði tað tað taki hættinavfyrði sum eg skilji áv lagnum so er tað modellið eisini á veg aðrastaðni men so so má eg afturat tí má eg siga at hatta har modellið har ø sum eg skilji á lagnum er kommunan kanska inn við einumtriðingi í í í tí verkætlanini og tað kemur ati betýða tað at tær smáu kommunurnar tær hava altso ikki møguleikan til at har tað hevur kanska kommunan í fuglafirði og kommunan í vági men altso tær tær smáu kommunurnar úti í perferiuni í føroyum hava ikki livandi møguleika til tað tað tað eri eg rímiliga taðeri eg rímiliga sannførdur um og so hettað her við at mann at tái ið ein familja fer úr einum stórum húsum inni á einum leiði bústað hjá bústøðum tað er ikki sikkurt at tey at tað frígevur eini hús tað er altso ikki sikkurt tí at tað kann altso blíva leigið út tilsummarhósgestir og og hvat veit eg takk fyri takk fyri so er tað erhard joensen sum er ta

sandoynn trívur í afkurát hetta her sum eg havi eftirlýst báði mín myndleiki fleiri ferðirnar eisini alment lat okum fáa at vita hvat að er og til at brúka bústaðir til soleiðis at bústaðir veita og almenna skipaveita so er handan diskussiónin yvirstaðin so kunnuveg koma víðari eitt annað sume eisini hevði hug at nevna tað var at brandur øsandoyn nevnir hetta her at nú tosa okur bara um bústaðir hvar er tann privati parturin í hesuni her í øllum grannalondum har hevur mann alment gagnliga bústaðarfeløg sum eisini fáa kommunanastuðul við ávísingarrætti og sovíðari men har trívist tann privati útleiðingarmarknaðurinm fínt teir byggja sum ongantíð fyrr í øllum okkara grannalondum men ikki her hví e ta nakaðtakk fyri ger so væl branderssantoy takk fyri
eg gangi út frá at ja hatta er so sjálvandi nakað sum mann má
mann má kanna hví ið tað ber til í útlandinum sjálvandi vit eru ikki líka stór sum útlandi tí er tað møguligt at tað at tað hetta er her at tú kanska altíð hevur garanti fyri at onkur er í íbúðinum sum tú byggir at tað hjálpir til hitt sum eg haldi meg vita at er tað at tað í útlandinum tú brúkar ein annan profil altso í føroyum skal eitt hús verða útgoldið innan fyri tjúgu ár ella innan fyri fimmogtjúgu ár meðan tú í í millum annað bústaðir meini eg opera undir heilt øðrum dreyptum har sum tú kann hava longri afturgjaldstíð tað vil siga at tú fær kostnaðina av leiðini niður á og afturgjaldingin tað tað er spurningurin er hví eru bankarnir í føroyum ikki villigir til tað og millum at pensjónsfeløgini eisini hví at hví koma tey ikki inn við við kapitali sum er risikoveligur til tilistøðna velkætlanin tað er mær óført eil takk fyri takk fyri so vart ikki fleiri sum báðu
orðið hesum máli hetta málið verður so beint í trúnaðarnevndina og so hava vit punkt fýra til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar átjan túsund og tjúgu tað er uppskotin løgslóg og broyting í løgslóg um húsanesgrunn og nú eru tað bústaðir fíggja bústaðarbygging uttanfyri størri býnar tað málið verður so aftaná beint í túnanevndina men formaðannurin fór at biðja um framsøgufólk í hasum máli og tann fyrsti er uni rasmussen sum hevur orðið ja
jaða nú skulu vit viðgera eitt mál hjá sum tjóðveldið hevur lagt fram um fígging av bústøðum uttan fyri tær sørru býirnar og hetta er eitt mál sum vit eisini viðgjørdu nakað í trivnaðarnevndini í síðstu setum hetta her við at bústaðir skal kunna fíggja tann partin frá fýrs prosentum upp til hundrað prosent av tí metta virðinum og tað sum eg haldi eg nokk so serligt við at tjóðveldið kemur við hesum málinum nú aftur er at tá ið vit viðgjørdu tað tá haldi eg tað var ógvuliga týðiligt at bankarnir vístu á at tað var ikki ein trupulleiki at fíggja tann partin missu fólkini sum skuldu byggja lúka tær treytirnar sum tjóðveldið eisini setir í hesum her upskotinum so up á tann mátan so so dugig ikki orilia at skilja hví mann velur at koma við hesum uppskotinum tá ið bankarnir kunnu klára handan partin men so er tað tað sum tað kostar meir enn tað metta virði tað er tað sum blívur tann stóri trupulleikin hjá teimum flestu sum skulu byggja á teimum smáu plássunum tað er fíggingin oman fyri tað mettavirði og tað er alt eftir hvar í landinum tað er hvussu stórur partur tað er og har sum brandur sandoy vísti á í áðni kann mann so brúka nøkur ting at at hjálpa til so at tað lesur betri gera til dømis hetta við emvigenum og og at leiga grundstykkini út kommunan hevur møguleika til tað onkur sovorðin ting hjálpa sjálvandi til hava betri møguleika at at klára at fara í holt við at byggja og so er tað eisini tann parturin treytirnar til at byggja tað virka fyri mær sum at treytirnar eru forharðar í mun til tað føroyska veðurlagið also har um hann vast treytir sum passa betur til onnur lond so so tað kundi eisini verið ein møguleiki at gjørt okkurt við tann partin at ag ikki fjøvus at byggjast so ógvusligt við bjálving sum tað verður lagt upp til í í tí lógini meðan akkurát hasin parturin sum tjóðveldið kemur við har tað dugi ikki ordiliga at síggja meining í sjálvt um eg haldi tað er fínt at mann tekur hetta fram og og diskuterar hendan partin av fígging í heila tikið úti á teimum smáu plássunum tí tað er sjálvandi ein trupulleiki at húsini kosta so nógv meir enn hvat tey verða mett til í virði tá tey standa liðugtakk fyritakk fyri so er
fena viðmerking vit hava eina viðmerking tað er kristina háfoss ger so væl ja altso orsøkin til at tjóðveldið leggur hetta málið fram einaferð enn tað er
tí at vit meta tað er ein so miki stór trupulleiki í dag at tú ikki kann fáa javnbjóðsfígging um so er at tú ynskir tær at byggja tær tín egna bústað uttan fyri størru býurnar tað sum vit eru bangin fyri er at mann fer at síggja ena føroya har sum einki nýtt familja heim er bygt aðrastaðni enn í teimum størru býnum ímdaføroyar so etu sær út um tretivu fjøruti oghálvtrýss ár tað kundi vit ikki ordilig at standa innfyri orsøkin er at finna eisini í bankalóggávuni sum setir øgiliga strøng krøv til hvat bankarnir kunnu lána út til so valmøguleikin er um mann skal inn at broyta ta lóggávuna ella um mann skal ger eina aðra skipan og vit hava so valt at suplera við einai aðra skipan eg veit ikki hvat um um nøkur viðmerking kann gevast til tað altso hvussu hvussu íminnar mann sær at at føroyar koma síggja út um vit ikki geva betri fíggingarmøguleikar til at byggja egnan bústað uttan fyri størri býnar takk fyri ger so væl uni rasmussen
nei tað er akkurát tað altso tað er tað er ein trupulleiki sum eg eri so
so okkurt okkurt eigur mann at gera soleiðis at tað er lættari hjá fólki at kunna byggja tí mann hevur hoyrt hesi dømini um at at tað ber til at fáa hægri lán til at byggja í havnini ennhvat tey biðja um úti á bygd altso so so tað tíðir upp á at tey hava ráð til at betala tað sum tey skulu tað er meir tað er trygdin í tí tað er tað er har trupulleikin er so so akkurát hvussu mann skal velja at gera hatta tað er vit skulu í hvussur viðgera hattar í í trivnaðarnevndini og og sjálvandi so so gangi út frá at hetta verður eisini ein partur av tí sum vit fara at viðgera í pakkanum sum elspett mersetis gunnletstóttur kemur við men men hetta skulu vit í hvussu serð viðgera virðiliga og og væl í ítrivnaðarnevndini takk fyri takk fyri so er tað
aksel v johannessen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá
tjóðveldi ella tingfólkum hjá tjóðveldi um at gera ein broyting í løgdslóg um húsahúsalandsgrunnin tað er at bústaðir kann fíggja bústaðarbygging uttan fyri býirnir og hetta er eit líknandi uppskot sum tjóðveldið javnaðarflokkum eisini løgdu fram saman fyri einum lítlum ári síðani

horsøkin til at hetta uppskotiðverðurlagt fram er tan at støðan í dag er soleiðis um ein familja til dømis ein familja í dag til dømis ikki kann fáa lán frá peningastovnum til at byggja ella keypa eini hús á bygd fyri tvær komma fimm milliónir til dømis men sama familja kann gott fáa lán at keypa hús í havn fyri tríggjar milliónir altso hálvar milliónir dýrari

øog orsøkin hví er tað so so tað er soleiðis ati at tá peningastovnarnir veita lán so geva teir sum útgavðsmund fýrs prosent av virðinum á húsunum á einum sølumarknaði ikki eftir virðunum hvat tað kostar at byggja og siga vit at eini hús kosta tvær komma fimm milliónir at byggja hava eit virði at trær koma fim miliónir so hevði mann kunnað lænt tvær milliónir men úti á bygd er tað ofta soleiðis at tað er tá tað kemur til kvat virðið og húsi hava á marknaðin so er tað eftirspurningur og útboð sum ásetar prísin meðan kanska útboðið er lítið í ta stóru býnum og eftirspurningurin stórur tá trýstir prísin upp so er tað úti á bygd soleiðis hevur tað hvussu verið at har er útboð størri og eftirspurningur er lítil tað merkir eini hús sum kanska kostar tvær km trær koma fim miliónir at byggja at tey kanska bara hava tvær milliónir í virði um tey verða seld og so fært tú bara fýrs prosent av teimum tvær milliónum lán og tað eru eina komma seks millin sjálvt um húsini kosta tvær komma fimm milliónir tað inniber at tú tá skalt hava níggju hundrað túsund krónur í eginpeningi fyri at fáa eitt lán hjá bankunum í staðin fyri vist tað var í klaksvík ella kanska runavík ella her í tórshavn soelv eg skuldu havt ein eginpening á fimm hundrað tað ger tað rættiliga nógv truplari hjá einari familju at byggja uttan fyriteir stóru býirnir og at fáa lán frá peningastovnunum og hetta er ikki nakað nýtt a veri soleiðis í eina tíð og eg veit tað eisini tá tað frá tíðini var løgmaður tá hevði mann millum annað saman við við lanstýriskinnu í fíggjarmálum fund við peningastovnarnir um hesa avbjóðingina á peningastovnanin var sjávandi greiður um tað og tað sum bleiv sagt tað var at tað vóru krøv frá fíggjareftirlitinum at wisa til dømis visti nú bant nordigt gav eitt lán til eini hús øúti á bygd tvær komma fimm milliónir lán men húsið hevði bara søluvirði á eina komma seks milliónur mett søluvirði so skuld mann avskriva munin har ímillum beinanvegin í roknskapinum níggu hundrað túsund krónur kravdu fíggjareftirlit tí gav tað peningastovnuri eina avbjóðing tað kann mann skilja ne so spurningurin um mann vil gera tað ella ikkja sum peningastovnir tað hava peningastovnarnar eina ávísan mun í hvussuse ikki vilja tí eg veit um dømir sum hevður verið frammi her á løgløgtinginum fyrr um fólk sum hava fingið noktandi svar upp á at fáa lán øí eini miðal stórari bygd í eysturoynni faktiskt men tað kunnu gott fáa størri lán í havn at keypa eina hús í havn tí tá var tygdin í húsinum so mikið góð mettí peningastovnum hetta upskotið leggurs upp til at at bústaðir so kann veita fígging fyri tann síðsta partin av láninum tað vil siga ati ati bústaðir visti peningastovnurin lænir fýrs prosent av eginpeninginum ella fýrs prosent av neiikki visti mann lænir markav marknaðarvirðinum á húsunum fýrs prosent so kann bústaðir so lána tey síðstu tjúgu prosentini millum fýrs og hundrað prosent og tað kast aftur sama roknstykki siga eini hús sum kostar tvær komma fimm milliónir at byggja men bara at hava eitt søluvið eina komma seks milliónir ellahvava sølurviðu fyri tvær milliónir so við banki lána eina komma seks also fýrs prosent so ma konna lænt fýra hundrað túsund frá bústøðunu so mást tú havt fimmhundrað túsund eginpeningi eins ogtað er galdandi í teim stóru býnum

øhtað halda vit vera skilagott og ein máti at fáa gongd á at mann eisini kann byggja og keypa ikki minst í hesum førin byggja úti um landið tí gera vit ikki nakað við ta avbjóðingina so er vandi fyri at tað verður rætiliga lítið bygd í teimum bygdunum har so peningastovnar ikki vilja veita lán og so endar tað við at tey flestu húsini vera gomul og niður sli tið kanska um tað ikki eisini veruð bygd við jøvnum millumbilum nýggj hús eisini og tað er nógv sum ynskja at byggja í sínari heimbygd har sum tey trívast og tsar familjarnir vinfólk og annað heldur enn skula flyta inn á inni inn til tæir størri býnir so tan møguleikan eiga føroyingar at hava og tað er sjálvandi soleiðis at tá ið bústaðir so skal veita hetta lánið so er tað eisini um vági í tí tí at tað er eingin ivi um um hetta fer at rigga og bústaðir fer at veita lám uttan fyri miðstaðar ella uttan fyr størri býrnir so fara teir onkutíð tap akkat so peningastovnarnir eisini hava men um atn fera aftur til húsalandsgrunnin sum eisini gav triðja prioritetslán ella veghaldslán fyrr so hevði hevði húsalandsgunnirn onkuntíð tap men tað var eitt sindur terliga lítið t a te tapa tað var tað var ikki nógvar milliónir og faktiskt hevði húsanis gunnan samlað yvirskot ta vasað ta rentirnar tey fingu inn frá teimum lánnum sum taldu sítt aftur tað var meira entar tapin sum vátti avskrivað so vágin er ikki so stórur og helst vildi rentan sum á farfalagnum dekka tann vágan væl og virðuliga tað vur hvussu søgan vísti við húsalansrunnur fyrr men onkuntíð kemur tað fyri eins sum hjá peningastovnunum má man siga hetta mugu vit avskriva tí vit fáa ikki alt innaftur men eg haldi avgjørt at tað er hetta er ein roynd vert og ein av fáu møguleikunum sum tað er nógvastaðnis runt um í føroyum at byggja nýtt so javnaðarflokkurin tekur undir við hesum uppskotunum harra formaður takk takk fyri so hava vit viðmerking
er fyrst uni rasmussen ger so væl takk fyri ja nú sita aksel johannesen
nsog eg báðir í trivnaðarnevndini so eg hugsaði at spyrja hanum hann ikki minnist tað at bankarnir tá i tær vóru inn til hoyring tá vit snakkaðu um hettar í síðstu tingsetu at teir dekkaðu upp til hundrað prosent vistu tey kláraðu at halda hasar treytirnar sum sum eru í hesum lóguppskotinum takk fyritakk fyri ger so væl aksel ve johannesen ja
tað er sat evði rætt at tað varð sagt men eg havi bæði
eg hort fyri nógvum fólki at tey hava trupul við at fáa lán sjálvum tey ynskja tað til dømis sjálvta að sona bygdur sum oyði vestmanna suður v í vági o sumba og so framvegis eg veit eisini frá tí sógdu landstýrinð ta viðgera skóna tað ofta og enntá eisini við peningastovnunum at tað vóru nøkur strangkrøv frá fíggjareftirlitinu um at avskriva beinanvegin eitt tap sjálvt um ikki hevði staðfest tapið at mann kuldi avskriva ha roknskapinum niður til tað sum marknaðarvirðið í húsinum varð mett at vera tí var tað trupult kost kalt fíggjan og tað eigur tað ikkiat vera soleiðis smn eiður sum mann vit byggja hús í vági og hevur ella á oyði ela vestmanna ella viðarái og hon hevur talisevnini altu tað sum mann hevur inntøkuaetalið aftur so eigur an at knna a fáa lán eins og hal sum tey sum ynskja at byggja runavík klaksvík eystur kommunu ella ella tórshavn og vágin er er ikki stórur samlaðu saðn vildi eg vettakkfyri so er tað kristina hofoss sum hevur einav
viðmerking fyri jaliga røða og tað er rætt sum akselve johannsen vísir á
á at hyggur mans søguliga tá ið bústaður staðir eisini eur verið inni í líknandi lánum so er vágin øgiliga avmarkaður samlað sæð og hetta uppskotið leggur eisini upp til at talan skal sjálvandi vera um fólk sum í forvegin hava tað neyðugur í gjaldsevnini tú fer ikki at fáa eitt lán um tú ikki hevur hann inntøku at rinda fyri lánið trupulleikin er bara tann og har er tað ein trupulleikin sum eg haldi ella vit halda at at vit sum politikarar mugu fara in í rætta tí vit hav sjálvu samtykta um bankalóggávu sum setir so mikið strang krøv at peningastovnarnir øgiliga illa at fáa hjálpt fólki sum ynskja at ið hvørti fær ikki vit í neyðugu upphæddini í láni um tey ynskja at búseta seg eitt annað stað á bygd ella uttan fyritær størru býirnar so hetta er á ein máta altso á ein hátt ein máta at rætta tann haldi eg bygnaðarliga feilurin sum er í verandi lóggávu og hetta er so eitt boð hvussu mann kundi gjørt tað har eru sikrar aðrir møguleikar men eg eg síggi bara fyri mær um vit ikki handla nokk so skjótt so verða bara nýggj størri hús bygd í teimum størru býunum frameftir ogtakk fyri ger so væl aksel e johannesen
ja øegr púra samdur kristina haffoss og sjálvandi er fortreytin mann hevur betalisevnir
og mann fær bara lánið sum mann klárar at tala at hevur eina inntøku húski sum kann klára lánið aftur sum tað er hjá peningastovnum men hetta er ikki bara ein avbjóðing í føroyum hetta er eisini øllum útriarum í okkara grannalondum eg veit ikki um tað er onkuntíð hyggja eftir eftir eittum nei sovorðnum sendingum á dagar og tað hevur tað tað tað hevur tvey har mann kann meg gita onga virði í húsum hava og so víðari og tað er fatiligt at mann íbúði í vesturbrot kann hava í virðið men so tá mann kemur heilt í norðurjúllandina eitt til annað so er tað stór fín flott hús sum fara fyri fýra hundrað túsund altso er tað næstan óhoyrt og tá hugsar mann at ok skalt eg byggja tað húsið í so lítla bygdini ella býnum í norðurjúllandi so kostar tað sikkurt at vera tveir komma fimm tríggjar milliónir at byggja tað men tað varur seld kanska fyri fýra hundrað og fimmogtretivu túsund tí at útboðið er so stórt í mun tey eftirspurningin tað situr seg sjálvt at tað er trupult at byggja í tílíkum økjum at fólk sum vilja búgva har og byggja har eiga at fáa møguleikan um tey hava betænustaðni til at betala landið aftur takk frá mær takk fyri so er tað kristina háfuss sum
hevur orðið ger so væl takk fyri ja til viðgerðar er so eitt
lógaruppskot frá tingmanningini í tjóðveldi sum er ein lógarbroyting tillóg um húsalandsgrunnin bústaðir og hetta lógaruppskotið kann síggjast sum e heild saman við tí lógaruppskotinum sum vit eisini viðgjørdu áðrenn hetta lógaruppskotið sum er okkara boð upp á hvussu vit kunnu loysa nakrar av teimum bústaðarpolitisku avbjóðingunum sum vit hava sum samfelag júst hetta uppskotið er ein máti at loysa tað avbjóðarngar sum vit síggja fyri okkum at ímyndir tykkum hvussu bústaðirnir í føroyum fara at síggja út og bústaðarmarknaðin fer at síggja út um so er at eingin ung familja fer at kunna byggja sær ein nýggjan egnan bústað á bygd ella uttan fyri størri býirnar nú tey næstu áratíggjuni so fara tað bara at vera eldri hús tey húsini sum erí forvegin eru har kanska nakar leigur bústaðir sum bústaðir fer at byggja men eingin sum byggjir sítt egna sethús tí at soleiðis er støðan rættiliga stóran mun í dag og tað er ikki tær føroyar vit ynskja og eg vænti veruliga ikki at eg nakar her í løgtingið num ynskir tað tí vit ynskja sjálvandi tað skal vera møguligt at byggja sær egnan bústað kring alt landið hasum harsum tey fólkini ynskja at búseta seg og orsøkin til at tað ikki er møguligt dag tað er tí at lánitreytirnar eru so nógv so øgiliga ymiskar í teimum størri býnum í føroyum e mun til um tú skalt byggja stil eina hús á bygd øhvit hava so víst á at bústaðir kann so loysa einav ein part av tí men vit meta eisini at tað er ómetaliga týðandi at øll tey mongu og tey eru nógv sum helst vilja byggja sínn egna bústað eisini fáa møguleikar fyri tí og eisini uttan fyri teir størru býirnar it hyggja nærri at hvør støðan er í dag so vísir tað seg at vera trupult at fáa ta neyðugu fíggingina til at byggja sethús ella til til dømis at endurnýggja eldrihús uttan fyri teir størru býirnar og og orsøkin er tann einfalda tann at sjálvt marknaðarvirði altso søluvirðið á húsum uttanfyri teir størru býirnar er sjálvandi lægri enn enn í teimum størri býunum og ofta vísa seg eisini at marknaðarvirðið er lægri enn tað kostar at byggja eitt nýtt hús tí hava eg sæð dømi um at tað eru fólk sum hava fingið noktafígging at byggja sær eina hús eginhús á bygd millum annað vestmanna hevu verið nevnt sum at dømi men somu fólk hava fingið bjóðað eitt enn hægri lán um tey bara flyta bústaðin og velja at byggja bústaðin í einum av størru býnum og hetta haldi et dømi er vísir øiliga væl at tað er ikki gjaldsninntøkurnar hjá tí einstaka húsahaldinum tm einstaku familjuni sum sum í dag avgerð um tey kunnu byggja í einum av størbýnum ella itt sindur uttanfyri størri býirnar men heldur tað at vit hava eina lóggávu á økinum fyri peningastovnarðrim sum ger tað t møguleikarnir blíva so ymiskir og tað er eingin ivi um at tann lóggávan sum vit samtykkja fyri peningastovnanrnir hon skal sjálvandi yvirhaldast á peningastovninum og tí havi i valt at siga ókey lat lat okkum siga at tann lóggávan er sum hon nú tey fara inn ág kreditmeta sum tey gera nú og tey lána bara til tann partin sum tey gera nú hvat kann mann so gera soleiðis er hetta lógaruppskotið sokaman sprottað sprottið burturúr hvussu vit síggja fyri okkum at einloysn kann vera eitt annað sum eisini ger verandi lóggávan sum tað sum gerat tað líkasum ger tað enn meira neyðugt hjá fólki at tey mugu byggja á størri býnum í forvegin er tað eisini ein stóri kann man siga tiltrekningskraft frá teimum smáu støðunum inn til teir størru býirnar og hetta stimbrar tað so enn og meir sum aftur leggur enn størri trýst á tær størru kommunurnar at blíva við at útstykkja sjálvt um tað kanska eru grundstykkir um mann vellur at koyra eitt sindur út um teir størru býirnar og at og og prísirnir blíva sjóvandi eisni pressaðir upp í teimum stórru býnum av tí so ja upp á allar mátar er tað ikki gagnligt tá tit hugsau um samfelagsliga og tá vit hugsa um teir borgarar sum fegin vilja búseta seg har sum teir sjálvur ynskja at búseta seg hvør er so loysnin har er okkara loysn so at vit brúka bústaðir sum eitt amboð til at kunna fara inn og veita tann ein part av fíggingini til sethúsabygging uttan fyri teir størru býurnar og soleði sum vit hava lagt tað upp í hesar her lógarheimildini so er tað soleiðis at bústaðir skal kunna veita tann partin av lánum sum vanligir peningastovnarnir ikki og at har er eitt loft upp á tað sum eitur hundrað prosent av marknaðarvirðunum mann metir hvat kann tað seljast til øog tað er fyri at tryggja tað at í so fall at húsið blívur selt jamen so fáa tey hóast alt ta inntøkuna aftur tað sum mann kann vera bangin fyri at fólk endnýta so kallaði gjaldsfelluni og tað tað ynskir sjálvandi eingin og aftar ein onnur trygg sum er í hesum uppskotinum er at fólk hava tær neyðugu inntøkunar til at klár at rinda lánið aftur tað sum er vanligst fyri peningastovnar er at teir kunnu lána upp til fýrs prosent av metingarvirðunum tað sum húsið kann seljast fyri tá ið tey standa liðug og tað sum hendir er at av tí metingarvirði ofta kann verða lægri enn byggikostnaðurin so blívur tað ofta kanska ikki fýrs prosent av byggikostnaðinum men kanska bara trýss prosent av byggikostnaðinum sum peningastovnir kan fíggja og vit kunnu sjálva ímynda okkum tá mann sum mann skal hava fjøruti prosent av kostnaðinu húsi sum eginpening so er tað nærum ómøguligt hjáungar familju at fáa ta neyðugu fíggingina til vega nú skal undirstrika at tað er ikki í øllum førum hetta er galdandi men tekur tú eitt so kallað realtkreditt lán frá peningastovnum so er tað fýrs prosent av metingarvirðunum bankarnir kunnu so fara inn í einstøkum førum om eta eisini við vanligum bankabánum og veita meir um tað meta tað ráðiligt men sum verandi lóggáva er hetta hetta lógaruppskot leggur so upp til at at bústaðir so kann lána tann partin sum liggur upp til hundrað prosent av metingarvirðinui tað vil siga umleið tjúgu prosent kann bústaðir lána afturat og tað ger so t mann kann siga upp á ein máta at at fólk ið ynskja at byggja egnan bústað av bygd í staðin fyi í einum av sørbýnum verða javnsetta umræður fíggingarmøguleikar og tað eru tey ikki í dag og orsøkin er tann einfalda at vit hava eina øla stranga bankalóggávu sum eisini er gott at vit hava upp á nógvar mátar bústaður hevur annars eisini áður verið inni og er tað eisini í dag hevur útlánin eisini í dag men men hevur so ikki kan man siga økt tey útláninum tey seinnu árini men hetta e ikki eitt ókent øki fyri bústaðir og og tay høvdu væl kunnað lyft hesa uppgávuna um so er at at tað tað bleiv ynskt frá politiskari síðu øh annars háva vit sett nakar aðra avmarkingar in í uppskotið eisini er ikki ætlanin at um onkur ynskir at byggja eina hús til ein okurtspísat bústaðir sum skal fara inntaka allan tann váðan som vit hava givið landsstýrismannm heimild at fara inn at áseta eitt loft fyri fermetrarkostnaði við kunngerð tí tað er nakað sum skal leypandi broytast fyri at siga jamen hvat hvat er tað fyri kostnaði altso á ta rgan vanligu byggikostnaðu av vanlig sethús sum bústaðið fer inn og fíggjar elta partin av ævit vísa eisini í lógaruppskotinum at at skipanin skal vera so umsitingarliga løtt sum møguligt tá eiðnir peningastovnarnir kenna ofta kundanvæl og og vit fara inn at gera nakra so kallaði kredittmeting og annað eisini og gjaldsat meta um gjaldsoynin hjá fólki so eingin orsøk til at bústaðir fer inn at gera tað sama umaftur so í lógaruppskotinum eisini lagt upp fyri at bústaðir fær heimhild at samstarva við peningastovnarnur um at brúka ta metingina av landtakarunum og annað fer at sleppa undan ov nógvari umsiting øhog so er tað eisini hetta jamen hvat er tað hvttá vit tosa um uttanfyri størri býnei hvørji øki er tað tað er aftur nakað sum kann skifta yvir tí og tí havai vit valt at sagt jamen tað er nakað uv landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð tú kunngerð kanst sýrj broyta øiliga lætt hvørji ki eru fevnd at hesum lógarheimildini og hvørji øki er ikki tí tað hevði givið a lítlan mmen meining at fara ramsa júst hvørjar bygdir og hvørji býr er fevndar í lógaruppskotinum tí so skuldu vit í løgtingið hvørja ferðinar mann metti at nú var tað broytt tí hildu itat tað var ein so hetta uppskotið eg faktiskt rættiliga væl vit hava roynt veruliga at gjøgnumhugsað tað væl og hetta var eisini nakað vit arbeiddu við í undanfarni samgongu tá tá vit sótu í landsstýri tíverri bleiv tað so ikki borið í løgtingi tá júst hetta málið sjálvt um só tað til okkum í tjóðveldi so vildi vit gjarna vilja fingið tað framt tá meni tað skal ikki steðga okkum í at royna at arbeiða konstruktivt og fáa tað eisini ígjøgnum nú og tað hevði verið ynskiligt eg havi so ikki hoyrt at landsstýrskvinnan bústaðarmálum ella lanssýrsmann fíggjarmálum núverandi hava tosað um eina líknandi skipan men eg veit at fleiri flokkar á tingi og eisini leiri tingfólk á tingi vóru øgiliga jalig seinast vit høvdu lógaruppskotið á løgtingi so henda nei hetta ger ein vón at vit brúka tað neyðug tíðina at líka venda einafer afturat kundi vit iki arbeitt víðari við hesum her so verður víst til a annars í uppskotunum eisini ati at tað viðvíkjandi tann fíggjarliga avleiðing mtað vera mett at hava øgiliga jaliga ávirkan á bústaðarmynstri í landinum fyri sjálvandi at hjálpa teimum familjum sum ynskja at seta búgv á bygd og uttan fyri teir stórru býirnar tað verður ikki mett at het erhevan ávirkan á tað sum eitur kredittmetingina hjá landsstýrinum tí at bústaðið fær trygd í tí føstu ogni og tí vil leggja hetta loftið á hundrað prosent av metingarvirðunum inn men veg vit vísa eisini til at í tann mun at mann skal inn at styrkja bústaðir fíggjarliga tí tað er væl møguligt um so er handa heimildin verur brúkt nógv so kundi mann til dømis brúkt tær inntøkurnarmar far frá einskiljing av bank norðdygd til at styrkja bústaðir við soleiðsa teir aftur kunnu brúka tær inntøkurnar til at betra tann føroyska bústaðarmarknaðin nóg tíðin við at fara men ja takka fyri it gott orðaskifti higartil og vónað at málið færið vit vónaði at málið fær eina góða viðgerð tá tað takk fyri sso er tað viðmerking beinta løga jacobsen
ger so væl takk fyri hara formaður tað er okkurt galið tá ið fólk sum hava fasta inntøku
ikki fáa lán til at keypa sær eini hús ella eina íbúð tað ber als ikki til tí hvussu skulu tey so yvirhøvur klára seg tí er hetta her uppskoti her øgiliga nóg skilagott at mann hevur alternativar møguleikar soleiðis at bústaðir eisini kunnu vera við til at fíggja so eg hugsaði at spyrja røðarin um nevnigani um um hetta her uppskotið ikki eisini kann vera við til at hjálpa til dømis ungum fólkum og annars fólki sum hava fastar inntøkur men bara ikki fáa lán um hetta ikki kann vera við til at lætta hjá teimum takk yrha formaður takk fyri ger so væl kristina hafoss
jú avgjørt og og tað er eisini eitt av endamálunum við
uppskotinum tað er so at tað at kunna taka eitt lán og so at rinda tað aftur yvir øgiliga nógv ár er eitt øgiliga týðandi undirstøður kervi í okkara samfelag fyri allar borgarar tað er líka týðandi næstan sum vegir og tunlar og skúlar og súkur at vit kunnu taka eitt lán fáa okkum ein bústað um vit ynskja tað og rinda tað aftur yvir fleiri ár men so hava vit bara innrættað ein bankalóg hvussu sum ger tað at ja tað er galdandi um tú byggir teimum størri býnum men ætlar tú at bygva so fært tú ikki so um hvat kann mann siga møguleika sjálvt um tú hevur so ummi inntøkur tú hevur trygga inntøkur tú hevur tvey fólk í einum familju og so í har og tað er ikki nøktandi og tað eiga vit politiskt at gera nakað við hetta er so eitt boð upp á hvussu vit kunnu loysa tað og eg vóni veruliga at málið kann fáa eina góða og konstruktiva viðgerð og ongantíð betur um landsstýrið sum var áhugað at taka málið upp takk fyri so tað er stefan klein poulsen sum er
ger so væl takkar formaður tað verður nevnt at tað ikki er gjaldsevni men marknaðarvið
fyri sum avgerð hvar ein kann fáa fígging í landinum ømen so er tð eisim levur nevnt í dag at tað eru tey strongu krøvini sum hann setti til bankarnar sum hava skumpa undir hesar gongdina her men mín spurningur er so altso vivit so strikaðu allar tær strangu treytirnar sum hann evur sett vildu bankarnir tá fíggja á bygd ella heldur kristinahafos tað og og tí at altso og og hóast um um marknaðarvirðivirðið er so nogv sum tað er á bygd altso heldu heldur bankarnir ella vildu bankarnir framvegis vilja fíggja tann partin sum sum mann heldur manglar í dag tí at fyri mær kann eisini tykjast sum ein at ti tað eru sjálvar marknaður kreftirnar sum hava trýst okum hendan ve er ikki kanska ikki bara tær treytir men ávart á funkristinafo segði eftir boð upp á tað takkhararformaður takk fyri ger so væl kristina haffuss
takkfyri tað er eingin ivi um at gjaldsevninið hjá fólki hava týdning fyri um
un tey fáa lág frá bankani lykki tað vildi í verandistøgu vera og tað vil tað vera eisini aftan á eina tílíka skipan men hvussu stóran part av umna av at byggikostnaði og av marknaðaviðum tykkum fáa at fíggja har er tað v loft sum bankan mugu fyriathalda seg serliga eftir realkredittloni har er tað hesi fýrs prosent av metingarvirðunum og í byggikostnaðurin hægri kanska eitt sindur hægri enn metingarvirðum so so so fer tað ø skjótt niður eftir marknaðavirðir fáa vit kanska ikki gjørt so øgiliga nógv við men vit kunnu gera nakað við láni møguleikarnar hjá fólki og bankalóggávan eg eg vil siga tað at eg haldi óa týðandi at føroysku bankarnir virka undir líknandi lóggávu sum bankar í grannalondunum og í europa so eg hevði ikki orðiga hildaðá rætt at vit fór inn og gjørdu linar treytir har tá haldai e tey ruddligar at hyggja at ókey vit hava bústaðir bústaðir hevur útláan teir hava fyrr verið inni eisini á á annað og nein annað og triðja vegarrætti fyrr kunnu vit brúka tær júst til hendan her málbólkin síðs a at at tað kann vera við til at loysa hesa avbjóðingina sum eg innans inni veit at at faktiskt øll her á løgtingin gjarna vilja loysa hetta er so øgiliga gott boð upp á tað haldi takk fyri so er tað arhard joensens
sum hevur orðið ger so væl takk fyri at fáa mær
okur viðgera mál nummar átjan uppskot til løgtinslógum broyting í løgtinslóg um húsalaldsgrunninum bústaðir á fíggja bústaðarbygging uttan fyri størri býrnar

kann kann veita veðskuldarlán at fíggja føroyska bústaðir staðsetir aðrastaðni í føroyum enn í størri býunum øll lán skulu skulu vegsetast innan fyri hundrað prosent av metingarverðunum við tinglýstum vebrævi ognarvebrævi skaðaloyvsvebrævi og líknandi í somu fastogn ella við aðrari samansvarandi trygd tað var eitt nøkulunda einsljóðandi uppskotí síðstu tingsetu eg haldi tað var eisini eitt uppskot sum tjóðveldið legði fram tá um hetta her hvussu trupult er at fáa fíggjað útiarbygd

við at fáa fígging hann veksur miðstaðarøkið í føroyum veksur rættiliga skjótt nú má mann siga tað at miðstaðarøkið um heilt stutta tíð so rúkkur tað líka norður til klaksvíkar so er tað sandoyggin sum verður knýtt uppí um eini tvey trý ár so er tað hin parturin av føroyum so kallaði útoyggjarnar og suðuroyggjum sum hetta her uppskotið fær sovítt tekur sítt støði í tað er rætt sum setararnir fýra fram at tað er ómetaliga trupult at fáa fígging til nýbygging í hesum her økinum tað vili siga á útoyggj og og serljga

er væl kent at ein ein byggikostnaðurin av einum sethúsum í dag hann liggur upp á umleið tvý enin hálvar millióni ein og tað er og so er tað ein púra vanlig sethús um eg taki tey dømini sum eg kenni hvar tað eru hús sum eru í hamdlaði rímiliga nýggj hús sum er í hamdlaði ísuðuroykinum so er tað øgiliga sjálvsamt at eini hús har yvirhøvur verða handlaðir fyri hálvu aðru millión kanska heldur nermari einari millión rímiliga rættiliga góð hús

tey økini sum heitta her uppskotið her skal hjálpa og allur batur kemur at bøta tað soleiðis soleiðis síggi eg up á tað so verður tann vágin sum okur við hesum um okur brúka bústaðir sum útgangsstøði fyri hesum her so verður tann vágin sum bústaðir skal kunna átaka sær um so er at tað skuldu byggjast nýggjhús á útoyggj og í suðuroykinum so verður tann vágin øgiliga stórur eg vil meta at tann vágin teirra altso hendan her uttasta fíggingin saman við eginpeninginum kemur at liggja umleið hálvtrýss prosent av byggikostnaðinum

er ein spurningur um mann so um um mannskal fara inn politiskt eg veit gott at bústaðir tað er eitt alment felag ment tey tey arbeiða tað skuldu jú arbeiða undir undir professionellu viðurskiftum um mann skal tora at fara inn ella um mann yvirhøvur kann fara inn og áleggja einum sovorðnum stovni ein ein so stóran vága tí tað er tann uttasti prioriteturin tað er vágin eginpeningurin og tann áttasti prioriteturin tað er vágin og hanog hann er í dengrad til staðar úti á bygd og hmann sigur tað at í samband við vágan tað er tann vágin hann krevur ta hægsti rentuna

hetta uppskotið er ein partur av einari loysn møguluvís eg dugi simpultenn ikki at siga tað eg dugi iki at siga hvussu mann skal loysa handan fíggingarleistin úti á bygt nú hugsi eg tá ið tosi eg eftar bygd so tos eg suðuroki og útoyggjarnar

og tað er eisini ein hálvningur at hava ø okur vita at tann generatiónin sum okur eru børn av tey høvdu ikki trupulleikar sum so av at fáa fígging til eini sethús úti á bygd vis se gjaldsevnini vóru í ordan

men tað er bara veruleikin í dag tað verður sagtaftur og aftur at ein av høvuðstrupulleikunum við hví bankarnir uppføra seg soleiðis sum teir gera tað er upp á grund av at okur hava ikki bara her inni frá tað eru altjóða kanska altjóða treytir sum eru komnar inn serliga umkring pálstring av eginlogni hjá bankunum

reglur fyri hvussu teir kunnu fíggja øh so okur kunnu siga at ein stórur partur av trupulleikan hann liggur her inni og í parlamentunum rundan um okum

sjálv tað vevður sagt at tað er sjáldan tann sum skapar trupulleikan sum loysir trupulleikan og eg havi tað sama uppá fornemmilsi her t her er einki kvikfiks til at fáa loyst hetta her við fígging úti á bygd

at hetta her møgulivíst kann vera ja tað er nú fara ekar at viðgera tað

og okur komma t hava nakrar hoyringar og ikki tí okur høvdu hoyringar av hesum her nei aktíð a sama málinum fyri fyri einum hálvum ári síðan og bankarnir gjørdu púra greitt okur fíggja har sum tað er ráðiligt at fíggja okur fíggja har sum tað loysir seg at fíggja og tað er væl tað stutta at langa í hesum her við hesum her uppskotinum at okur vilja so flyta vágan frá bankunum yvir á bústaðir og yvir á eginpeningin hjá fólki er tað ráðiligt at mann systematiskt leggur vága yvir á eitt felag burturav tað seti eg eitt stórt spurnartekin við takk fyri hara formaður takk fyri so er tað viðmerking eydva jacobsen ger so væl
formaður eitt sum eg ráðans verði inni á er tað at bankarnir hava heilt kanska
har er treytur at liva undir nú og tá ið mann segði tað mann fekk lán fyrr so var tað eisini mann góði eisini at hugsa um tað var eisini eitt heilt annað slag av bústaðum upp á tann máta mann mann hevði ikki tey krøvini til sín sjálvs hvussu finnisk alt skuldi vera nú er alt topp tipstopp kann mann næstan siga og áðrenn mann flytur inn í nógvum førum og tá hevði mann kanska nakað plátur sum so bleiv gjørt tað víðari við árinum men tað sum eg okum at hugsa mær at spurt er at ríða eisini hesi tjúgu prosentini sum uttanstu hvussu hugsar hvat tankar ger at ríða eisini um hvussu skal tað tryggjast skal landið yvir yvir og hefta fyri bústaðar aftur fyri sín tjúgu prosentunum sum ein persónur saktans kann missa tí tí trupulleikin er kanska tann at túsund møgulskum verða seld aftur tí viðkomandi møgulst ikki vil búgva longur í útoyggj og so situr mann kanska við eina millión í lánum og ongum húsum og tað er eisini ein møgulskum tá ið tú tær tú tær tú
ja takk fyri spurningin edvard jahans
sen soleiðis sum eg soleiðis sum eg forstóð tað í ítil til tað síðsta í síðstu tingsetum tá ið heta her uppskotið var frammi so var tað so var tað ætlanin at at hesin prioriteturin hann skuldi liggja á ognini sjálvt um onkur valdi at selja hana so skuldi hesin her prioriteturin líkasum liggja latent í ognini sum ein sum ein fígging sum fylgdi líkasum við húsunum soleiðis skilti eg tað tað gangi eg gangi út frá at tá ið mann áleggur ein váða til bústaðir at so mu onkur standa aftan fyri sum garantir tí bústaðið skal út at lána hesar pengarnar og vissu bústaðið skal lána pengar skuldi hava eina trúgv fyr at pengarnar aftur betaltur tí er hetta eitt sindur meira komplekst enn enn mann mann ómølibart vili gera tað til so eg hopi at tað var svar upp á spurningin takk fyri takk fyri so er tað steffan klein
sum hevur orðið ger so væl kakaformaður ja eg
fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar átjan sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um húsalandsgrunn bústaðir fíggja bústaðarbygging uttan fyri størri býnar og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina og hetta snýr seg um at tað skal vera lættari at fáa fígging til egnan bústað í útjaranum og tað verður nevnt at marknaðarvirðið á húsinum á bygd er lægri enn byggikostnaðurin og tað e akkurá hetta sum er kjarnan í hesum málinum og trupulleikin sum vit mugu fyri halda okkum til tað er tað at bankar teir fyrihalda seg bara til marknaðarvirði og tað er sjálvandi teirra uppgáva øog loysnin sum hetta uppskotið ella tjóheltsfokkurin kemur við er at bústaðir fáa heimild til at veita lán við veg ella pant í húsinum tó bert galdandi fyri bygging á bygd og otað er sjálvandi treytað av at gjaldførir er hjá viðkomandi er nóg gott og og við hesum uppskotinum so so kann bankin lána fýrs prosent og bústaðir tjúgu prosent av metingarvirðunum ella marknaðarvirðunum ogsum kristinahalfosnevndi so so svarar hetta bara til eini á leið fýrs prosent av samlaða byggikostnaðinum so hetta uppskotið skal onkursvegna vera við til at tryggja javnbjóðs fígging til útjarðin mótvegis miðstaðinum

fíggjarligar avleiðingar í hesum uppskotinum som stendur eisini í hesum upp á sama máta sum í fyrr uppskotinum at mett verður ikki at tað fær at áfer at ávirka kredittmetingina ella reytingina av landsstýrinum av tí at bústaðir fáa trygd í føstu ognini og eg veit ikkum var so ræðliga nógv at leggja afturat harra formaður meni miðflokkurin hevði eisini hetta málið á valskránni og tað kemst serliga av tí at vit halda at tey flestu ynskja at byggja sær sín egna bústað og og o taðhvat verða uppskotið leggur so upp til at mann fær møguleika ella betri møguleikar at plasera han ar sum hann vil eisini á bygd øm og hetta er ein rættiliga kendur trupulleiki eftir hondini sum eisini er rættiliga væl lýstir og og erardjoensen venji á hvat hvat er so úthjaðarin og fyri hann var tað so útoyggjar pláss suðuroyggin og og hann hevti aðrar smáar bygdir eisini og eg vildi sagt at tað er meir ella minni ein trupulleiki allastaðni uttan fyri býirnar og og o teir heilt stóru bygdirnar tað er tað eru fleiri søgur um tað har har ung serliga ung stríðast ve at fáa fígging og og tað sum tey sjálvur kunnu gera tað er at spara meira upp og tað tað kann vera øliga tungt men tað er so tann eina loysnin og og hetta er so er so eitt annað boð tað ljóðar sum trivnaðarnevndin hevur longu veri inni á hesum her fyrratingarinum og og eg veit ikki eg skilti una rasmussen rætt men hann nevndi hetta her í sambandi við hoyring av bankunum ítrivnaðarnevndini at bankar hava saksin kunna fíggja hendan partin eg eg veit ikki akkurát hvussu tað skal skiljast tí at tað er jú akkurát trupulleikin sum vit viðgera nú at at bankarnir ikki vilja fíggja meir nnet vist tá vit ikkifara upp um fýrs prosent av marknaðarvirðunum tí er tað øiga gott um trivnaðarnevndin kundi komið við ein væl einu svari upp á akkurát handan problemstillingin og og so g fari eg hugsa um heta her at tað er ofta varð nevnt at mann sett forharðar treytir til bankan ella bankanar og er ta orsøkin eg trúgvi ja tað er nokk ein partur av orsøkini men tað eru hesar ógvusligu marknaðarkreftirnar sum meir ella minni stýra hvat fíggingin fer og tí er hetta ein ein samansettur trupulleiki og og tað var nokk so gott sum kristina hafoss eisini vísti á tað spurdi eg inn til tað tað er at í føroyum er tað nokk ein ynskiligr støða at bankarnir hava somu treytir sum útlendskir bankar og gangi útfrat tað er fyri at hava gott samstarv og annað við við onnur lond og at mann er á sama støði sum má ikkiverða afturúrsildur í føroyum og niðurstøðan er so tann at hetta er hetta er eitt fínt boð upp á hvussu mann kann loysa tað eftir eisini okkara boð í miðflokkinum ella sum vit hava fram við áður hvusuman kann loysa trupulleikan við fíggingarbygd men eg má leggja afturat at tað er ótrúliga ringt at seta seg upp ímóti hesum øgiligu marknaðarkreftinum sum virka og sum toga alt ímóti miðstaðinum tá tað kemur til fígging av bústøðum og eri púra samdur við erhard joensen at her er nokk einki kvikkfiks á

ja tí er tað ilt at meta um hvussu hvussu hvussu hetta uppskotið vildi roynd verið loyst trupulleikan hí hvussustóran mun men men hetta er í øllu førum eitt gott boð og og eftir ølu førum við til at seta hendan problemsetingin í fokus tað var tað harra formaður takk fyri takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerkin
ger so væl takk fyri har formaður ja eg helt sjálva at tað uppskotið sum
sum miðflokkurin eisini fór út við var sera áhugavert og í hvør fall vert at arbeiða víðari við og hetta her er ikki so ólíkt tí so tað á eina máta átti tað at kunna savna tí okur vitan tað at tað er ein trupulleiki at fólk fáa ikki lán kring landið og vit sum mann einki gera við tað so endar tað væl við at annað hvussu mugu fólk flyta á landinum ella flyta tað inn móti miðstaðnum vist at hava ráð tí her eru eisini bústaðarneyðug sum eru eitt sindur í einum so ringari tíð kann mann siga at tað er nógv ting mann noyðist at gera men hvat kann ein avleiðing vera við sum einki ger og bara letur marknaðar greftirnar stýrisnir totalt viðst at líktingin slekkir brýtur inn í tað og tryggjar tað at fáa ein bústað takk fyri gjørt sær vælist stefan kleyn holsen
takkar formaður ja tað er akkurát tann
spurningin vit muggu seta okkum sjálv skal mann bara lata marknaðarkreftirnar virka sum tær gera nú ella skal mann seta inn onkursvegna og í dag verður brúkt nógv orku upp á at tosa um útoyggjarnar og at at tær stríðast øgiligt við at við at fáa fólk at búseta seg og og annars at ja at stríðjast ímóti fólkaminkingini har og og tað kann væl hugsast at um tíggju ár so eru ta ikki bara útoyggjarnar men so eru tað eisini aðrar bygdir sum koma í sama trupulleika serliga av hesin her hugsi eg at stu vistumann ikki fær í fígging vissu vissu ung fólk ikki fáa fígging so eru tað fleiri bygdir sum koma í saman bát so men hetta eru sum sagt øgiligar marknaðarkraftir vit eru uppi ímótir og og og tað ger tað ikki serliga einkult og eg haldi erhard joensen lýrtir øgiliga væl tað kompleksa í hesum her takk hara formaður takk fyri so er tað rutt vang
sum hevur orðið ger so væl uppskotið snýr seg um at bústaðir skal fíggja bústaðar
ger bygging uttan fyri stóru býirnar tað vil siga har sum bankarnir halda seg aftur við at fíggja hetta uppskotið hevur verið uppi at venda fleiri ferð o nú var undanfarni røðari fyri fyri miðflokkin og og teir hava jú eisini havt hetta uppskotið frammi eg sigi tað sama hvørja ferð tá ið hetta er kemur upp at venda nú havi arbeit eitt sindur í banka og við kredittgeving ein so ræðuliga grundleggjandi megin regla tá ið tað kemur til lángeving hjá bankum er at tú mást ikki fíggja fólk út á sjógv og tað er ikki tað er ikki tá i bankarnir eru eru óndir ella ikki dáma bygdarfólk ella tað er tí at mann ikki vil at fólk skulu blíva tað sum á einum fínum orði eitur at vera tekniskt innsolventir tað er tað at tú hevur størri skuld enn tú eigur og tað er tað ið hendur visti tú fært lán til at byggja eini hús sum kostar tríggjar milliónir men hav eitt marknaðarvirði á tvær milliónir til dømis og sjálvandi er tað ótrúliga óheppið og eg skilji væl at hetta her uppskotið kemur fram men soleiðis sum eg skilji tjóðveldið so ætlar mann ikki at fólk ikki skuldu hefta fyri hetta lánið

og tað vil siga at tá ið trygdin ikki strekkir til altso tað tað virðið sum liggur undir so heftir mann so stendur mann við skuld og ongum húsi altso nú kann eg nevna eitt dømi vit kunnu hava eitt par sum er væl fyri fíggjarliga tey ynskja sær at byggja eini hús sum kostar fýra milliónir eg veit ikki hvar tað skuldi verað á viðareiði ella onkustaðni og bankin sigur nei vit fíggja bara ja nú kenni eg sletti ikki tølini sum bankin arbeiðir við men til dømis sigur bankin at vit kunnu bara fíggja tvær eina hálva millión so fær mann til bústaðir og bústaðir nú er ta ikki akkurát tað mann sigur her man sigur upp til fýrs prosent men lat okkum siga bústaðir fíggjar hálva aðra millión hesi flyta inn og alt er luthari dill aftan á tvey ár nú gongur ta ikki so væl longur og tey skiljast húsini mugu seljast húsini verða seld fyri tvær og eina hálva millión tey hava skuld fyri fýra milliónir og so er tað at hesi fólkini sita eftir við einari skuld upp á hálva aðru millión at deila sjey hundrað og hálvtrýss túsund og ta skuldina hava tey sum útgangspunkt tá ið tey skulu víðari í lívinum og finna sær okkurt annað at búgva í hatta er tað sum vit við bankalóggávu hava forðað bankunum í at gera tí mann vil ikki hava at fólk skulu koma í hasa støðuna

tað sum eg visi eg kann vera itt sindur grov so so sær tað út sum um at nú vilja vit frá almennari síðu sleppa at gera tað sum vit við lóg steðga bankunum í at gera er tað veruliga so eg fái ongantíð ordiliga svar upp á hetta sjálvandi hin leisturin er at mann sigur ja men gott nokk hanga fólkini ella gott nokk er tað fólkini sum taka hetta lánað men í tí løn í tí løtu ið ið tey velja at selja húsina jamen so er tað bústaðir sum hangur upp á láni vissi ikki mann fær selt tey fyri tað sum bústaðir hevur lángt fyri og og eg má fáa svar upp á tað frá uppskotsstillaranum áðrenn eg klári at fyrihalda meg til hettar uppskotið tað er heilt øgiliga grundleggjandi í mínari verð at fáa tað

so havi eg eisini hug at siga at tá ið mann sigur at bankar fíggja ikki húsabygd so passar tað jú ikki ein bankin fíggjar ikki eini nýggj hús sum kosta til dømis tríggjar ella fýra milliónir eitt stað har sum marknaðarvirði á einum nýggjum húsi er munandi lægri men tú kann í prinsippinum fáa fígging úr einum banka til eini gomul hús á bygd sum standa til sølu og nú veit eg gott at at tað er mann er í kapping sum ung familja við fólk sum keypa summarhús og alt møguligt á bygd men vist mann fer ígjøgnum sølulistarnir hjá húsameklaranum so eru altso nokk so nógv hús til sølu uttan fyri havnina sum tað fæst fígging til tað sum mann kann gera sum ung familja er at mann keypir eini gomul hús mann er har í nøkur ár betalir niður upp á skuldina kanska virðið á húsinum økist meðan tú býrt har tað er ikki sikkurt slettir ki sikkurt og slett ikki sikkurt eitur uttan fyri havnina men tað kann vera men tú fært betalt niður upp á húsina so sjálvt um tú selur aftur fyri sama prís so hevur tú samsýnivís goldið niður kanska hundrað tvey trý hundrað túsund sum ger at tú hevur tað mikið meira í eginfígging tá ið tú so vilt keypa tær ella kanska enntá byggja teir eini nýggj hús tað er ein leistur mann kann brúka og aftur eru vit her við at tað er ikki venduvíst tann einasti leisturin sum taðn fyrsta at byggja eini stór nýggj flott hús tað ber eisini til at flyta inn í eini gomul hús altso tit mugu mótsiga mær sum sum kenna til støðurnar uttan fyri havnina men men tað er avgjørt mín fatan at tað e ikki trupulleiki at fáa til dømis fígging til eini hús sum eru ja til dømis standa fleiri á tvøroyru í løtuni sum liggja millum eina og tvær milliónir vist tú annars hevur eina eina rímiliga inntøku so er mín pástandur at tú fært lán til eini sovornihús

sum sagt hetta her við at fólk ikki skulu vera tekniskt insolvent er øgiliga grundleggjandi og og eg vóni at uppskotsstillarin kann geva mær svar hvørja ferð hetta her uppskotið kemur fram bæði frá tjóðveldinum men eisini frá miðflokkinum so er tað akkrasum hetta her vil mann lekki fyriat halda seg til og tað tað haldi eg at vit koma ikki uttanum at fyrihalda okkum til hetta

og visti teg tað at mann ætlar at bústaðir skulu hanga upp á tað so er tað jú tað sama sum at kasionera fyri einum láni til bankan altso so kundi mann í prinsippinum akkurát sama gjørt tað tí tað er so heilt sikkurt at visti tú hevði kausjón fyri eina millión so hevði tú eisini fingið eina fígging til at bygta eini nýggj hús uttan fyri havnina tað er hetta her við trygdina og andsøgnina ímillum útviðarnarvirði ág einum nýggjum húsi um marknaðarvirði og tað er ótrúliga synnarligt at at tað skal vera støðan og tað er høvuðsforingin fyri at bankarnir ikki vilja fíggja uttan fyri miðstaðarøkið takk

takk fyri so hava vit viðmerking tað er edvar
jacobsen fyrst ger so væl takkfra hara formaður akkurát tað sum rutt vang er inni á havi eg næstan tosað
sa um hvørja ferð vit tosa um hetta her við bæði bústaðir og vanligu cetsabygging og fígging tað er hin síðana av sakini hvat hvussu hvussu sær tað út vissi ta parið sum hevur bygt av eintlagari orsøk skal burt úr ti aftur tað kann gott vera massza fyri sær at búgva út í ein útoyggj men aftaná tvey ár so vari tað bara ikki tað tað kann vera tað t at farið ikki saman longur oso stendur mann við hinar síðuna á medaljuni hvar tú hevur rættiliga nógvar hundrað túsund við ongari ogn aftanfyri og so veit eg ikki um mann hevur kensluna av tí øgiliga góðu ráðføringini tá suja tað tað er akkurát tann parturin sum sum eg heldur ikk havi fingið greiði á hvat mann hugsar við tí partinum sum tú ikki hevur trygt aftanfyri takk fyri harra formaður takk fyri ger so væl ruttvang

meskjarin hevur jú eisini starvast í banka og og og og kennir kanska hesi her primissuni frá tí síðuni av og og og tað veit mann at tað er ikki uttan orsøk altso tað er fyrst og fremst atlit til lántakaran sjálvan at mann ikki vil at at mann skal koma í ta støðuna sum skuldari at mann situr eftir við stórari skuld við ongari ogn aftanfyri tað er næstan tað ringasta tú kanst koma út fyri og tað púúrasta forðar tær at koma víðari í lívinum í fall tú sá skuldi undir húsnummar tvey tí tá hevur tú sum útgangspunkt eina stóra skuld kanska takk fyri ja og so er tað siri stenberg
rað formaður nú hevur otvang verið nokk so nokk í froðbamen ta hevur ik
iki smitta nóg nógv av enn so og mást royna at vra eitt sindur longri har suðuri tí at tá ið mann fer at snakka um at byggja stór dýrahús fyri fýra milliónir í suðuroynni so hevur mann veriga forstutt eg veit ongantíð um at ta er hent eg skal ikki siga hatta nakrantligur hent men eg veit ongantíð um at tað er hent hvussur ikki har sum eg komi tað kemur sel k patal og tað er sjálvandi soleiðis at í nøkrum førum ber tað til at fáa lán men hjá teimum allarflestu er tað øiliga trupult okur hava havt kreppu í føroyum og kreppur í føroyum og bankar hava mist og landiðom mist nógvar pengar upp á sethús hvar misti landið ella hvar misti sethúsini virði størst tá ið tann stóra bankakreppan var tað var í havnini sum át pyøst heldur ikki at vera soleiðis tí tá ið fólk keypa sær vilja byggja sær eitt hús so er tað ikki tí at tað ganga út frá tí at blíva skild ella heta ganga út frá t eitt annað gongur galið tað er væl tað sama galdandi um tú býr í havnini ella ella úti um landið men eg skilji gott at tað er trutakk fyri eg havi kanska sæðt
siga upphæddina er upp á eitt sindur ógvusligt
mann sigur óðvforstáel seg men men eg havi hvussu rætt í at tað standa hús til sølu í dag á tvøroyri og aðrastaðni í suðuroynni sum hava ein søluprís sum liggur millum ein og tvær milliónir kanska í allarflestu førum nógv tættari upp á eina millión enn tvær milliónir tey eru til sølu og tað fastfígging fyri hús í tí prískassanum eisini í í suðuroynni og og kanska skuldu vit heldur gjørt nøkur politisk átøk sum gjørdu atat at skumpa summarhús keyparnir kanska eitt sindur ella at bana veginfyri teimum sum keypa hús til heilagsbrúk heldur enn tey sum keypa upphús til til summarhús og íløgur og annað eg eg trúgvi meira upp á sovorðni politisk tiltøk enn akkurát hetta men eg fái ongantíð svarið sum eg biði um so er tað brandur sandoy sum fær eina viðmerkin
takk fyri harra formaður kemur ruttvang við einum sovonum uppskoti so skal eg hjartaliga taka undir við tí tí eg eri
púra samdur við henni í tí at vit eiga at gera tað sum runt vág segði akkurát nú nemliga at at gera okkurt innslítameing til at tað er attraktivari hjá familjum at keypa útiarbygd og at ikki blíva til summarhús annars eftirlýsir runt vág søgur um hvat bankarnir fíggja og ikki fíggja eg veit so í øllum førum frammi mínum einum av teimum sum mær standa næst at tað er ein persónur skuldi hava seks hundrað túsund úr bankanum til at keypa eini hús á sandi tað fekk hann ikki men hann fekk bjóðað frá bankanum at læna tvær komma eina millión til at keypa eina íbúð í havn tað er tað er ein pínna doyskt mun takk fyri ára formaður ruth fang takk fyri tað ja tað má eg siga tað
undra meg at
mann ikki kann læna til seks hundrað túsund á á sandi tað undrar meg virkuliga men eg hopi at tit taka bankarnar inn til hoyringar í í hesum her málinum tí eg haldi eisini at tað eru nokk so nógvarfyristillingar um attar her tað verður øgiliga nógv sagt mann hoyrir sjáldan bankarnir sjálvir úttala seg um og og forklára sína støðu tað kundi verið áhugavert sum sagt vissi mann ætlar at fara inn við beinleiðis stuðli soleiðis at fólk sletkiki skuldu hefta fyri skuldina so so hugsi eg at tað skuldu nógvar nógvar nógvar milliónir kanska hundraðvísr av milliónum til í einum sovorðnum leisli sum hetta uppskotið sigur og so hugsi eg at visu vit skuldu brúka so nógvar hundraðvís av milliónum er hetta so rætti mátin at gera taðuppá kundi mann valt ein annan leisntakk fyri so er tað siri stenbergsum fær orðið

hetta her málið snýr seg um hvørjar føroyar okur vilja hava ynskja okur eina spjadna búseting í føroyum ella ynnsjúkur at alt er miðsavnað okur viðgera tað at fáa fígging kring kring landið og tað hava longu verið fleiri sum hava sagt at tað er ikki neyðugt tí hetta her kunnu bankarnir gott gera men tað er nettupp á angi at tað er so trupult at fáa fígging og tí er tað ikki javnbjóðsi møguleikar og eg veit gott at málið er samansett og tað fer nevndarviðgerðin sjálvandi eisini at taka hætd fyrr tað gongur gott í føroyum men okur hava eina risa avbjóðing tað er ein røð av fólki sum einki hevur at búgva í og okur diskutera víðari ta snýr seg til dømis um børn sum einki varandi heim hava tey flyta ofta tey bleiv ótrúgv av tí sama tey skifta kanska skúla barnagarð og missa vinir tí tey búgva for langt vekk fáa ikki gingið til ítrótt og frítíðaraktivitetir búgva kanska vánaligt og okur diskutera víðari tey ungar familjur sum hava tað hart tað eru støk til pensjonistar og tað eru ymisk sløg av fólki tað er ikki avmarkað bara til ein bólk og fólk á útoyggj hava okur sett í sjónvarpinum búgva í konternarum og okur blíva við at diskutera tá ið jóg var barn øh tá kundu fólk seta búgv í einari inntøku eg eri í fyrstu í hálvtrýssunum h og tað var nokk tað at serliga hetta her sum húsalandsgrunnirin gjørdi tá í tíðini sum gjørdi tað at tað bleiv møguligt hjá vanligum fólki at byggja seini eini sethús sum mann sum kundi hava sína familju í og fekk føtur undir egiðborð eg las nú ein dagin at nú skal mann brúka so øgiliga nógv meira lutfalsliga av síni inntøku fyri at kunna byggja eini hús ella fyriat kunna fíggja sín bústað um tú byggir el lá leiðar líkamikið so okur eru kanska tað síðsta æftarliðið sum er váksið upp við tað mann kann liva faktiskt av einari inntøku nú koma nóg illa at liva av tveimun og visti mann so býr í útjajðaranum so tað upp aftur truplari sjálvt um húsini er tað tilsvarandi bíligari t ertí eg fái hetta so ill hanga saman okur hava viðgjørt bústaðarneyðin í fleiri ár eftir hondini og tað er eisini rætt sum tað er sagt at okur hava gjørt fleiri góð ting men tað er enn nógv eftir at gera tí eisini nú meðan okur viðgera heta her beint nú so eru tað statvekk fólk sum pakka niður sum standa á gøtuni sum hava trupult við at blíva útskrivaði til dømis á sjúkrahúsum sum lána eina sofu hjá onkrum ella ein kjallara ella hvat tað skal vera ella sum kanska keypa sær okkurt uttanlands og okur blíva við at diskutera og tað kemur eingin bústaðarpolitikkur heldur í tingi tíðin gongur so tað má koma nógv størri ferð á og tí hava okur so lagt hesi her tvey uppskotini og tey kunnu sjálvandi ikki standa einsamøll tað kemur heilsutygdarøðarav uppskotunum eisini frá landsstýrinum eg eri stekki so ósamdur teimum sum halda tað at okur skula málrætta eisini tann innsatsin sum bústaður er við í eitt sindur meir til serliga at vera hjálp hjá teimum sum ikki hava ráð at byggja sjálvi tey sum kunna byggja sjálvi ella fíggja sjálvi tey skulu sjálvandi gera tað men okur skulu eisini hava ein fjølbrottari bústaðarmarknað og har eru lutaíbúðir og leiguíbúðir lestraríbúðir eldraíbúðir og hvat tað skal vera eisini ein partur av tí og tað er ikki soleiðis at einki av tí heldur kann vera ogn tað kann tað saktans soleis at man ikki bindur allar pengarnar til dømis lutíburðir neir nú fær mann í gongd í vági við einum prosjekti eitt verið í fuglafjørði tað eru fleiri ymisk ting intiativ sum eru sum eisini sjálvandi skula vera men eg haldi tað er rætt at mann setir inn har sum neyðin er størst tað haldi eg tað er tað einasta eisini víst á tann trupulleikan sum er á smáplássum men tað er eisini soleiðis at t havva sæst í teimum størru bygdunum men tað sum er so undarligt taðe tað akkurát tað sum brandersandoy varð inni á tað er tað at somu familjur ofta fáa at vita at tey gott kun at fáa lán við somu inntøku sum er kanska tvtríggjar ferðir so stórt bara tey flyta í eitt annað øki tað eru fleiri bygdir í føroyum har einki nýtt hús er bygd í áravís

ókey ja takk fyri tað eru ja tað eru tað eru fleiri bygdir í føroyumhar einki hús er bygd í áravís gomul hús verða seld ja men tey verða eisini øgiliga ofta seld til fólk sum ikki búgva har ella sum ikki eru fastbúgvandi tað e eisini gott at verða seld er ikki tað tey kunna gjørdu stand og alt á tær vistu te hava staði kanska og ikki verðað rúkt so væl so so kann tað vera fínt men tað er eitt problem at fólk sum eru fastbúgvandi á einum staði ikki kunna fáa ein fastan bústað hvat eð uu tey fólkini gera tey hava hvørfalt tey kunna fyri nøkrum árum síðani síðami so for mann bara til havnar tað kann mann heldur ikki gera í dag tí eingin ráðbúgva í havn hvørfalt vist tú ikki kemur við einum øgiliga stórum gufferti av pengum so enda tugur norðøðurlandi ella tú fór arbeiði norðura ella fyr il grønlandsen hvar tú fer tað er tað tað er har sum eg meini at mann noyðist at síggja heta her sum eit nógv størri problem en bara tað at tað er trupult at fáa lán men eg veit eftir samansett men tað eru fólk sum eru og tí er er tað neyðugt at tosa um hetta her bústaðarmálið ikki sum nakað sum hevur bara vð vinnupolitikk at gera men eisini nakað sum er sosialpolitiskt og ttað snýr seg um fólk sum mangla tak yvir høvdið og eg veit gott at tað handlar um metingarvirði og at húsi missir virðið tann dagin fólk flyta inn men fólk sum fáa sær enn í hús tey gera tað væl eisini tí tay ætlar sær at verða verandi í tí sjálvandi vita okur tað at tingkunna henda á lívsleiðini tað kann tey gera hjá okum øllum tað er ikki alt oð kann verja teg fyri men altso tað kann aldrin í verðini vera soleiðis at at tú hevur størri risiko fyri attat blva blíva skyldar her nær sagt vist tú ber í útjarðanum altso hini koma væl eisini hanga upp á sína skuld óansæð hvar tey so eru vistu tey fara hvør til sítt eg veit got tey kundu sæga tað aftur men tey verðu ofta noydd at keypa hin út áðrenn tey keypa sær nýtt aftur so tað er so eisini nakað og eg veit eisini gott tað at mann ikki skal hjálpa fólki soleiðis at tey fíggja seg út á sjógv tað sigr ikki sjálvt tað skal vera eina ábyrgd í hesum her og fólk skulu sjálv betala aftur men eg haldi at at eg má eisini minna á at táið kreppan var fyri ikki so nógvum árum síðan tá var tað mest í í miðstaðarøkinum at pengarnir blíva mistir á setasá marknaðinum tí tað var har prísurin var farin fullkomiliga út av sporunum fyri at siga ta pent er nokk har hann er á veg aftur nú so hetta er eitt øgiliga trupult mál eg kenni onga einfalda loysn men men men tað má vera ein røð av fleiri loysnum men eitt vist at ger mann einki frá løgtingsis síðu og bara latið standa til so verða bygdirnar av toftaðar ella verður tað fólk sum eru rættiliga illa fyri sum koma at búgva eftir í bygdunum og og man sær tað longu nú at føroyar er við at brotna av og inntøkurnar eru nógk leðri í miðal úti á nógvum bygdum og tí verður tað so eliga nógv tyngri at reka serliga havandi hug at tað at tað eru kommunurnar sum hava ábyrgd av vælferðartænastuni úti í økinum tí haldi at hetta r eitt eitt øgiliga stórt álvarsmál so hetta er so nøkur boð okur komið við og taka sjálvandi gleðiliga ímóti fleiri takk fyri ja so er tað viðmerkingar ruttvang gersvætakk

berg er hetta ein sindarlig støða men mín spurningur í sambandi við hetta her uppskotið er ætlar mann at fólk skulu hefta fyri skuldina sjálvt um tað ikki er eru trygt aftanfyri altso í fastari ogn ella ætlar mann at bústaðir skal átaka sær váðan altso hvør skal átaka sær váðan av hesum her lánunum sum liggur uttanfyri virði marknaðarvirði á húsinum eg haldi tað er so ræðuliga grundleggjandi spurningur tá ið mann kemur við einum sovorðnum uppskoti sum eg enn ikki havi fingi svar uppá takk fyri takk fyri harra formaður
øh sjálvandi skulu okur lýsa
málið fyri øllum síðum áðrenn tað kemur aftur í nevnd so at løgtingið tekur støðu í einum uppløsum grundarlag tað sigur seg sjálvt og tá ið tað er talan um lán so er tað sjálvandi persónlig lán sum sum fólk taka tað vildi altíð vera mann kann ikki helfta tað upp á nakað annað men okur kunna sjálvandi tað er ikki eitt gott dømi men men hvør kom til at betala øll tey lánini sum fóru húsagang seinast tað vil manki sum sjálvandi ikki koma út í aftur sjálvandi vil mann ikki tað sjálvandi vil mann ikki tað tað er tað eingin sum vil takk fyri teg ja sær tær brandur samdheitil fólk ja takk fyri
tað er gleðiligt at fáa
diskussiónina tað gleðiligt at tjóðveldið hevur lagt eitt uppskot fram sum sum er um hesa bústaðarneyðina og hvussu mann hevur tú ell kann koma nærri upp á tað at vita av vit fáa fleiri húsa á marketi hvat sigur tjóðveldið um ta ta loysnina har sum manna har sum mann fer at forskilsbhandla høvuðsstaðin mótvegis útjarðarunum tá ð tað kemur til millum annað at mann kundi møgulivísa endurin devogeða og av av byggingaa av nýggjum húsum til uttan fyri miðstaðin og eisini kanska tað atlangtíðar leiða grundøkið til til slíka bygging er tað nakað sum tjóðveldi kundi tikið undir við takk fyri u takk fyri harra formaður
nú ma man sjálvandi
kenna uppskotini hat mann siga mnn kan taka undir við tí men eg haldi at okur hava skyldu til at viðgera øll uppskot sum kunnu bøta um bústaðarmálið tá ið tað kemur til langtíðar leiðið veit eg at onkur hevur roynt tað og tað var eitt sindur trupult í samband við tað er í kommunustýrislógina haldi eg tað var tí at vist tað fór yvir tretivu ár so var tað varð tað roknað sum søla og ogn og alt at har so tað var akkusum lógin heima ella ikki tí so má man gera onkrar broytingar akkurát tað kundi veri eitt sindur trupult men men eg má bara siga at okur fóra at viðgera alt við vælvið sum kemur inn tí at soleiðis sum tað gongur fyri seg í dag tað kann simpultnikki ganga eg veit ikki akkurát hvat tað e rætt at gera men garantera e tað fleiri ymisk ting takk fyri so fær edva jacobsen orðið ger su væl
formaður eg skal gera skjótt av haldi vera sera áhugað
bert kjak um akkurát hetta málið her eina debatt um hetta málið og og tað er ein avbjóðing nú sat og hugdi eftirnøkrum tølum vist vú siga at tað kostar tvær komma fimm milliónir at byggja eini hús so so vil vil vistu tey húsini standa nýggj so vildi havnin kunna kanska selt tey fyri tríggjar beinanvegin og á útoyggj hevði sølu verið við eina komma einam tað vil siga í havnini hevði mann havt eini fimmhundrað túsund í vinningi kanska frá fyrsta frá fyrstu løtu av og vist tú sigað út í einu eina smærri útoyggj har hevði mann sitið í ein tapi beinanvegin beina komma fýra hetta er tøl sum hava hugt eftir í í hagtølum hvat ið í gjøgnumsnissøla er av húsum úti útoyggi fór ho til havnina og hvat ger mann so við tað tá ið kreppan var og tað vóru øgiliga nógv tapu og hús so komu sjávandi nakrir reglar inn fyri at líkasum steðga tíð og og gera reglarn øðrvísi soleiðis at mann ikki hetta eru sjávandi tvær síðir nú hevði eg biðið um orðið men ruttvang var inni á nógva ta sama sum eg hugsaði um tað er tað at tú hevur eitt par við børnunum ella par og ta øllum førum fólk sum ynskja sær at fáa tak úr høvdi og skulu hava eina fígging og tey hava kanska trupult við at fáa lán og tað er sagt fleiri ferð inni her at tey fáa at bjóðað kanska eitt størri lán í havn og tað er so teknin upp á at tey fora renta at tey klára at fora renta meir kanska enn tey fáa møguleika fyri at fáa í einari fígging út útoyggj ella úti í einum heilt smærri plássi men tað eru sjálvandi reglarnir sum eru stræmmir og hvat ger mann so við tað vistu tey so hava ja tey hava klárað bygd tey hava fingið lán og hava fingið hesir tvær komma fimm milliónirnar í fígging men so sjálvandi sum sigur stenberg vor inni á so kann mann ikki siga tað at tú býrtur út á skjótari fert tú hvørt sítt ella skjótari fær mann úr húsunum aftur tað er slett ikki har ið mann er men men tað er eitt fakta og tey mávt sæð tá mann hevur kannað ígjøgnum søguna at tað eru fleiri kanska sum hava roynt at búgva á útoyggj men av tí at tey hava børn sum møgulest ikki føla at tey fáa dagliga dagin at hanga saman úti ví ein piklisktum plássi so standa tey kanska aftan á tvey trý ár og mugu veksla húsini um og tá tá er tað so tað faktaði at tey kanska fáa eina komma eina ferð hús og tá kemur hin síðan av søguni at tá standa tey við einum tapi sum er rímiliga stórt og einki hús so so tá fær familjan tann sama familjan sum sá ta spennandi og sá ljósahetspátingini stendur so við einum tapi og tað er bara eit fakta og tað skululvit eisini fyrihalda okkum til tað er ikki nakað sum vit fyrigigl her men men tá tá er tað óheppið tí tá er tað ein kleppur um beinir hvussu kemur mann víðari tí nú fekk mann ikki tað fyri hús og tað er sjávandi hin síðan av tí sama tað er einki við at vera ikki vera villigur og men men tað er bara fyri at lýsa at hær ru altso eru her eru tveir partar í tá haldi eg ikki at mann hevur kenslur av at fingið eina góða ráðføring visti mann situr eftir einm stórum tapi tá ið tá ið húsini eru eru seld men men hetta sigur so tað sum var fyrr á húsanasskundin kanska kema inn við tjúgu prosentum men tey tjúgu prosentini eru sikkurt eru vís í skulu tryggjast onkursvegna so illa so so entur má tað vera ein borgan frá hvari landi in yvir aftur og skal til at kasjonera fyri fyri hús aftur í føroyum ígjøgnum kanska ein almenna stovn illa tað at tað liggur sum ein rættiliga stór risiko hjá bústaðir at fara í holt við so er ein ein rættiliga stórur klumpur hjá teimum sum liggur í sera ósikkrari inntøku ella ósikkrum fíggingum so snakkaði onkur um at lánnið skuldi fylgja við at sær eru sikkurt nógvir mátar eg dugi bara ikki ordiliga syrstebet koma eitt sindura inn á ta í áðni men hetta er ikki s einsýðugt men hetta verður viðgjørt í nevndini og tá koma allir partar koma inn sum kanska hava við fígging at gera og hvat hvat ber til og hvat ikki ber til eg kundi eisini hugsað mær at sæð líkasum kanska eitt yvirlit yvir hvussu nógv verður fíggjað eg tag runt um tað er kanska eisini eitt sindur áhugavert at síggja tí tað verðu altíð sagt at eingin fær lán men er tað so tað er eisini tað kundi eg gott tá mær a sikkurt um eg kundi hugsað mær am onkundi sæð hvat verður fíggjað um runt onm í føroyum men tað er men tað er púra samd um at tað er nógv verri og har kemur trygdin sikkurt sum spælir inn í ein stóran part havi ikki eina loysn eg vóni bara at mnn kann koma har at mann ger tað meira fjøltátta so fólk føla aste hava betri møguleika eisini í tí í tí har sum tey uppvaksin at tey skalu hava kjansl afpá fótin uftir eginborð onkursvegna har sum tey búgva men men tað er ikki so ein týðigt tað málið sum sum mann so situr við men eg vænti at at nevndin kemurse at kum at lýsa tað nakað betri sum mann sær hvat mann hevur at fyrihaldast til takk fyri harra formaður ja so fær brandursandoya eina viðmerking ja takk fyri harra formaðu
vit síggja í dag bankar
sum flóti pengum teir krevja so mikið nógv inn frá fólkinum og at at teir lata vinnuspýtið upp á fleiri hundrað milliónir teir taka enda gjald fyri at vit eiga nøkur nøkur nøkur oyrur á bók mann kann spyrja seg sjálvan hvar er samfelags ábyrgdin hjá hesum bankunum hvar er samfelags ábyrgdin hjá hesum bankunum eg haldi eg haldi sjálvur at teir uppføra seg sum reinir sjakalar og tí haldi eg at vit eiga upp á einum tannum máta at seta teimum stólin fyri hurðina og geva teimum simplitan boð um at veitst hvat vistu tit ikki royna at taka tykkum saman og taka ábyrgd av hesum landinum tað sama sum øll onnur ja men so er bara at sleppa tykkum út hiðani tað er mín niðurstøða eftir honum takk fyri takk fyri formaður tað er kanska øgiliga ymiskt
sýn sum vit hava upp á ein peningasovn og tað er
te púra púra púra loyvi við liva í einum fríum samfelag men eg eri ikki komin har til at kalla tað fyri sjakalar tað er eitt ein vinna tað sama sum alt annað og tú betalir til dømis ikki fyri at hava eina lønarkontu men kanska fyr at hva kontur nummar trý ella fýra ella fimm visti mannhevur rættiliga nógva pengar á mannbetalir ikki fyri at tøma ein ein spariprís hjá børnum kanska í onkrum banka í onkrum sum mann mann bara finna kappingin og síggja hvar hon er best eg veit at tá tá ið mann sigur so nú bleiv tast nógvir talara í senn men eg veit at í onkrum peningastovni betalir tú einki so og tað er ein kapping men eg veit atat ter ein avbjóðing tað einasta eg tosaði um er uppi tað er tað at tá ið tú stendur við einum láni upp á eina millión og ongum húsum tá føldi tú kanska ikki at tú fekk sta góðu ráðgevingina og tað havi eg tað kann eg gott siga aftan á at eg havi verið í peningastovuna í fimmogtjúgu ár at teimum høvu tapt pengarnar føldir mann ikki at ráðgevingin var góð sum mann fekk takk fyri hara formaður ja takk so erutð ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti enda og
hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina síðani koma vit til fyrstu viðgerð av tingmállinummar sekstan tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðing frá løgtingsins umboðsmanni fyri ár tvey túsun og nítjan skal biðja um framsøgufólk fyri óka kristian andreasen ingilín ditikssen fyri javnaðarflokkin fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi siri stemberg ruttvang fyri framsókn steffan klein poulsen fyri miðflokkin so fær kristian andreasen norður fyrst ger so væl ger so væl takk fyri harra formaður
tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðingina hjá løgtingsins umboðsmanni fyri tvey túsund og nítjan tað er soleisinar at løgtingsins umboðsmaðurin skal geva eina frágreiðing til løgtingið og hon skal viðgerast á hvørjum ári og verður lagt fyri tingið sum uppskot til samtyktar og í fjør fekk umboðsmaðurin tveyoghálvfjerðs klaður og níggjuoghálvtrýss vórðu endaliga avgreiddar inn án einotreta desembur og soliðis soleiðisn at umboðsmaðurin eisini skal taka mál upp til viðgerðar av egnum ávum og í fjør vórðu tvey mál tikin upp og summi mál eru so mikið álvarsom at umboðsmaðurin skal geva formaskapinum í løgtinginum fráboðan um tað og tað hendi so í einum føri í fjør at umboðsmaðrin metti at tað var so mikið álvarsamt at fskprin skuldi skuldi fráboðast men annars verður tá ið umboðsmaðurin finst at málsviðgerðini so skulu sjá fingi til partarnir fráboðast um tað men summi málið eru so miki álvarsom at tað verður formansskapurin eisini kunnaður umboðsmaðurin er eisini barnaumboðsmaður og samanragt vil eg siga at umboðsmaðurin hevur eina týdningarmikla funktión í samfelagnum at vegna løgtingið at hava eyga við umsitingini og og tí er tað ein tíðandi partur av tí eftirlitinum sum løgtingið skal hava umsitingina at hava ein løgtings umboðsmann nú er tð eisini soleiðir atverandi umboðsmaður hevur boðað frá at hon tekur ikki við starvin aftur so løgtingið skal í nærmastu framtíð til at velja nýggjan umboðsmann og viðkomandi skal taka við fyrsta januar næsta ár so tað er eitt arbeiðið sum er longu farið í gongd og sum skal viðgerast í løgtinginum í nærmastu framtíð hetta málið verður so viðgjørt í rættarnevndini hvar umboðsmaðurin verður innkallaður og so verður málið lagt aftur fyri løgtingið takfyr hara formaður ja takk so fær ingilín didrigsen strøm orðið
ger í fólk takk fyri har formaður ja vit viðgera ársfrágreiðingina hjá løgtingsins umboðssøkuna
eftir paragraf ellivu umboðsmannslógini so skal umboðsmaðurin lata løgtinginum orsfrágreiðing um sítt arbeiði og frágreiðingin verður so almannakunngjørt gjørd og hetta er tann nítjanda orssfrágreiðingin sum umboðsmaðurin hevur latið løgtinginum umboðsmaðurinverður valdur av løgtinginum og hevur eftirlit við at myndugleikarar ikki gera feilir ella vanrørki á sína skyldur og at almenna umsitingin ikki fremur órætt móti einstaka borgaranum umboðsmaðurin kann viðgera klaður um avgerðir hjá myndugleikunum og viðferði av borgarum og málum umboðsmaðurin kann eisini taka ø mál upp av sínum meigtingum vit verða við hesari viðgerðini so verða vit mint á týdningin av arbeiðinum hjá umboðsmanninum eitt amboð sum styrkir og verjir okkara fólkaræði og sum stuðlar gjøgnumskygni og álitið mótvegis borgarunum sum er heilt grundleggjandi í okkara skipan umframt at kunna um klæðurnar sum eru viðgjørdar so eru eisini greinar um viðurskiftir sum hava almennan áhuga hesi ferð so snýr tað seg um vegleiðing um skjalainnlit í dátugrunnar um notatskyldu og um grein tjúgu í barnaráttindasáttmálanum sum ásettur barnsins rætt til umsorgan í fosturheimi og á stovni í tvey túsund og nítjan so fekk umboðsmaðurin nakar færri klæður enn í tvey túsund og átjan tveyoghálvfjerðs í mun til trýogfýrs av teimum tveyoghálvfjerðs so endaðu átjan við áliti og áttaogfjøruti endaðu við einari aðrari viðgerð meðan ellivu vórðu avlístar klæðurnar tær umrøða ymisk viðurskiftir eitt nú væntandi svar um innilit og vegleiðing sum kanska ikki hevr verið til lítar men tað leypur eitt sindur í eyguni at upp á bara eitt ár so hevur tóirhavrnar kommuna fingið tríggjar átalur færav teimum álvarsligar átalur tá tað vívíkur starvsfólkaviðurskiftum ein álvarslig átala snúði seg um handfaringina um uppsøgn av formanninum fyri húsavørar onnur álvarslig átalan snúði seg um uppsøgn vegna samstarvstrupulleikar og triðja átalan snúði seg um eina burturvísing frá arbeiðsplássinum vónandi verða átalurnar frá umboðsmanninum so tiknar til at eftirtektar gerast mítt inndrekk at tað sjálvandi vera tað fyri framtíðar starvsfólkaviðurskifti umboðsmaðurin hann kann sum sagt eisini kanna eitt mál uttan nøkur klava er komin inn um tað í ár so hevur umboðsmaðurin gjørt eina frágreiðing um eftirlitsvitjanir í trivnaðroyvnd tíggju hjá almannaverkinum trivnaðd tíggju trivnaður eind tíggju tekur ímóti børnunum og ungum sum høvuðsbarnaverndin tekur avgerð um skulu búgva har og í alt so búðu nítjan børn ung á deildunum sumumboðsmaðurin so var og vitjaði fyri at styrkja barnarættindi í føroyum so varð virksemið hjá løgtingsins umboðsmannini í tvey túsund og fjúrtan nevmliga víðkað til eisini at vera barnaumboðsmaður tað bleiv gjørt eftir ásetingunum í barnarættindasáttmálanum hjá st sum føroyar tóku undir við tveyoghálvfems og sum umboðsmaðurin í tvey túsund og trettan varð settur til at tryggja og hava eftirlit við impleimenteringini av barnarættindasáttmálmálin hann ásetir grundleggjandi rættindi hjá børnum tað eru borgaralig politisk fíggjarlig sosial og mentanarlig rættindi barnaumboðsmaðurin hann hevur eftirlit við rættartrygdini hjá børnum og ungum og hetta er so eitt eitt alneyðugt umboð hjá okkara yngstu borgaranum fyri eisini attryggja teirrarættindi vitjanirnar á rtrivnaðroynd tíggju tær tóku so eisini útgangsstøði í barnaverndarlógini og barnarættindasáttmálanum umtøkan hjá umboðsmannunum haldi eg sjálv faktiskt er rættiliga ræðandi hon skrivar í frágreiðingini at samanumtikið helt umboðsmaðurin at fleiri álvarsligir trupulleikar vórðu trivnar ein tíggju og at umstøðurnar hjá børnunum og teimum ungu kundu betrast munandi tað snýr seg millum annað um at summi av hølunum ikki er í lagi sum vit í eisini væl vita tó er hetta ikki nakað sum framgongur so nógv akkurát í frágreiðingini tí tað stendur at hædd er tikið fyri ætlanini sum var at nýtt barnaheim skuldi byggjast og tað skalda tað hav eg skyldu til hevur javnaðarflokkurin fleiri ferð víst á og eg vil hevið heita á landsstýriskvinnuna í almannamálum um at gera ítøkiligar ætlanir fyri barnaheimi tí tað er ikki í lagi at fysisku karmarnir hjá børnum og ungum sum eru umsorgarnir yvirtikin úr sínum heimum tað má bara vera í lagi hesi børnini eru í einari sárbarari støðu og hava brúk fyri serligari umsorgan stuðuli og viðgerð og tað er neyðugt at tryggja bæði umsorganarstuðul sjálvandi men so sanniliga eisini at fysisku karmarnir eru nøktandi og akkurát hetta við góðum fysiskum karmum tað er jú kanska visti mann hugsar um tað forholdsvíst lætt at fáa í rætt lag í mun til hesa serligu umsorganinu trygdina til hvørt einstaka barnið sum kann vera væltruplari og tann tí tryggleikanum mugu vit so syrgja fyri sum tað allarminsta annars vísir umboðsmaðurin á bæði stór mál sum eitt nú at menna samstarvið tvørtur um myndugleika ág fakøkir í aðalráðnum sumvit eisini hava víst á fleiri ferðir var neyðugt í í valstríðinum tí tað er eyðsæð at mannagongdirnar eru ymiskar tá mann hevur við menniskjur at gera at mann skal samskifta yvir nógvar forskeljgar geyrar harumframt so verður tað víst á til dømis at mann eigur at orða ein harðskapspolitikk á stovninum fyri at fyribyrgja men eisini at vera greiðir yvir hvussu mann hjálpir starvsfólki og børnum aftaná ein harðskapstilburð somuleiðis varð tað eisini gjørt vart við at neyðugt er við atknýttum sálarfrøðingi sum børnini kunnu keyta seg trúgv við hetta eisini sambært ásetingini í grein seks í barnarættasáttmálanum sum staðfestir hetta við at barnið hevur rætt til at mennast og eisini grein níggjuogtretivu har tað er ásett at barnið hevur rætt til endurmenning sum eg longu hava nevnt og sum eisini er skjalfest í barnarættindasáttmálanum í grein tjúgu so hava børn ið eru umsorgarnar yvirtikin serlig rættindi afturat vanligu barnarættindunum grein tjúgu h ljóðar soleiðis eitt barn sum fyribils ella støðugt ikki fær verið heima saman við næstingu sínum ella av tí at tað er best fyri barnið sjálvt ikki fær loyvi at verða verðandi heima hevur rætt til serliga vernd og stuðul frá landsins myndugleikum hetta er týdningarmikið at fáa fram og at minnast til og tí vil eg eisini takka fyri hesa greinina um barnaráttindasáttmálan ella fakt serliga um hesa her grein nummar tjúgu tí tað er nakað sum altíð skal liggja í bakhøtunum nakað sum viti sum landsins myndugleiki hevur ábyrgdina av og tað ertýdningarmikið at tann ábyrgdin verður tikin alvorligt tí t tað er í flest øllum tilfeldum so handlat um ógvuliga sárbarar og svárar støður og landið hevur sum sagt einaferð enn skyldu til at geva hesum børnunum vernd og stuðul út yvir tað sum børn vanliga hava hava tørv á annars so skulu vitnokk fara at viðgera hetta væl í rættarnevndini og hetta ikki fer ja so fær gjóni nolsø joensen orð til eina viðmerking
takk fyri harra formaður og takk til ingilin dikis støðuna
strømd fyri eina góða gjøgnumgongd av hesum er málinum nú tá ið teg komi til uppskot til samtyktar gjøgnum løgtingis umboðsmann hetta her við serliga tað sum verður nevnt umbarnarættinda sáttmálan tá ið tað stendur so ítøkiliga at børn sum eru sett heiman hevur landið ábyrgd av veita børnum sum ikki fáa verað í sínum náttúruliga familjuumhvørvi serliga vernd og stuðul tryggja teimum aðra umsorgan tað er øgiliga sterk orðing og og og hon kemur framum aðrar orðingar eisini í barnarassáttanálanum og tí er tað tann tjørnugongdin sum ingilín strøm hevði í hesum her er eitt sindur tað blívur aðtað er nokk so skakandi at hoyra at umstøðurnar hava verið sjálvt um tað eru batar nú hava verið so vánaligar og tað hava vit eisini hoyrt um í miðlunum í síðsta ári har har starvsfólk sum ikki hava verið álvurlig við støðunaingilín strøm ger so væl ja tað sum í øllum
tvøoron er tað týdningar
miklasta at nú hava vit ein ein minutt at svara tað er ikki so nógv til handan stóra spurningin men tað sum í øllum førum er ekstremt týdningarmikið sjálvt um vit ígjøgnum her stendur eisini í frágreiðingini at tað eru nøkur hølusviðurskifti sum hava sum eru broytt a som mugu vit í øllm førum tryggja tað at hesi børnini sum sum vera nei sum vera umsorganaryvirtikin at tey hava nakrar persónar sum tey kunnu knýta seg til og eitt heim har sum tey kunnu føla seg heima sum tey harsum tey hava nakrar fasta mannagongdir við hvat tað er sum hendir har sum tey hava nøkur fólk sum tey vanliga kunnu venda sær til og har sum tey eru trygg og fáa ta umsorgan sum tey sum tey skulu hava tí at tey hava tørv á sum eisini sagt og sum eisini lýst í barnarættindasáttmálan tey hava faktikt tørv á meira umsorgan enn ov tryggleika enn kanska børn sum vaksa upp í einum einum heimi har sum tey altíð hava verið og altíð fara at vera takk fyrijatakk so fær erhard joensen orði
ger so væl takk fyri harra formaður til viðgerðar eru árliga frágreiðin
frá løgtingsins umboðsmanni eg skal ikki trívastur í aftur tað sum longu er sagt tað er soleiðis at løgtinsumboðsmaðurin skal geva eina frágreiðing a hvørjum ári og umboðsmaður hevur ta funktión í samfelagnum at hann skal vera borgarans trygd fyri at hann fer ta neyðug ta ta viðgerð sum hann hevur rætt til øtað er soleiðis at okur liva í einum demokrpratiskum samfelag við við við nógvum við nógvari lóggávu nógvum treytum nógvum kunngerðum og so víðari men einki samfelag ongar treytir ona ongar lógir eru sterkari enn tey menniskjuni sumtil dagliga skulu umsita skulu umsita hesar lógur og hesar treytir í hesar kunngerði tí er tað neyðugt tí hevur løgtingið hildið tað verið neyðugt av fyrstum tíð at sett ein løgtingsins umboðsmann sum kann verða borgarans vaktundur útavtil tá ið borgarar hava mál teir vilja hava hvar teir ikki halda seg hava fingið rættu viðgerðina so skuldu teir kunna venda sær til løgtingsumboðsmann sum áðverður sagt so er so bleiv í tvey túsund og fjúrtan løgtings umboðsmaður útnevndur til at vera barnannaumboðsmaður eisini og tað er kanska tað allarmest gleðiliga sum g yvirhøvur er hent við løgtingsumboðsmannim tað var at hann fekk eina eina so greiða og spesifikka áheitan frá føroya løgtingi um at hann skuldi vera rnumboðsmaður bara í í orði í orðinum barnaumboðsmaður liggur ein tign har liggur ein ein myndugleiki øeg havi við gleði lisið tað sumstendur í frágreiðingini hjá umboðsmanninum um at hon hevur verið hon fær nú gjørt eina frágreiðing aftaná hava verið á ófráboðaðari vitjan hjá tei tíggju hjá her her í havnini og at honog at tað hevur gjørt mun at tann frágreiðingin sum hon er komið við tað er atfinningar hon er komi við taer viðmerkingar hon er komið við sum allar hava tikið støði í barninum í trivnaðinum í tryggleikanum hjá barninum har eru batar hendur og almannanmálaráði hevur eftirfylgjandi eisini viðmerkt at tað ætlar sær at gera tað sum stendur í teirra makt fyri at eftirliva teimum gunum sum umboðsmaður er komin við eg fari ikki inn á detaljur um hvattí tað tað tað er ikki meiningin við hesari viðgerðini tað er meir yvirskipað viðgerð meni børnini eru tað tann veikasti og sárbarasti parturin í demokratinum og tað át tey hava fingið hendan rættim hendan tryggleikan er fyri politisku skipanina bara at fegnast um ø annars havi eg ikki so nógv at leggja afturat í samband við sjálva um restina av hesari frágreiðingini tað er væl bara ein ella mest statistikkur og so er tað nakað av frágreiðingum um tey um um nøkur útvaldmál og tað er so tað sum tað er tað vil eg ikki fara gera fleiri viðmerkingar til men bara enda við at siga at eg fegnist almikið um tað sum stendur um børnini í hesari frágreiðingini takk fyri harra formaður aðjónijoensen sum fær eina viðmerking
takk fyri har formaður ja júst tað sum er av joensen inni á
sína røðu við hesum børnunum sárbera børnunum sum eru á stovnini í dag sum er ella sum er sett heiman sum búgva á barnaheiminum eru tey mest sárbera børnini sum ikki hava nakran sum kanst man siga tosað teirra sak og tí er tað so øiliga týdningarmikið at í hesum førunum løgløgtingsumboðsmaður hevur verið á vitjan tí mann kann hugsa visti hon ikki hevði verið hvussu hevði tað som komið fram tað sum er komið fram í seinastuni kann mann spyrja tí at tað eftirlitið sum eg havi skilt á lagnum sum er er innanhýsis og tað eru nakrar ferð ella kanska einaferð um árið tað koma fólk niðri frá og so verður tað innanhýsis viðgjørt tí er tað so øgiliga týdningarmikið haldi eg at tað verður sett fokus á viðurskiftini hjá hasum børnunum sum vit hava ábyrgdina av føroya løgting í síðst enda og at tær umstøðurnar sum tey vaksa upp í eru al líka føtu við onnur børn sum sum vaksa upp í føroyum tíer tað o er taðerhard joensenja takk fyri harar
formaður og takk fyri viðmerkingina
hál djónur nolse tað sum er týdgarmest í í mínari verð tað er tað at løgtingsins umboðsmaður hevur fingið eina bundna uppgávu at vera barnanaumboðsmaður tað vilsig at eftirlitið vegna løgtingið vegna børnini tað er oftani soleiðis sum eg eisini nevndi mínum innslagi at eingin skipan er sterkari enn tey sum arbeiða viðtey sum umsitana og eg haldi at eg taki ikki munn og fullan tá eg sigi tað at nógvar eftirlitsskipanir í tí almenna reskinum og bwarisc okur hava nógvar eftirlitskipanir í tí føroyska samfelagnum yvirhøvur tað eru eftirisskipanirnar sum skoða skipanirnar í hesum førinum so er tað ikki skipanin sum verður skoðað tað er meira børnini og teirra rættindur og so hyggur mann eftir skipanini tað haldi eg týdningarmikið at taka fram og tað haldi eg at at hendan frágreiðingin har hevur umboðsmaðurin loyst sína uppgávu til ug og ja mann kann bara spyrja hevði nakað hent vissu hon ikki hevði gjørt tað takk fyri hara formaður síðani fær siri stnber

sum skal tryggja tað at tað almenna ikki fremur órætt í móti borgarum í í tí fyrisitingarliga ogeg haldi eisini ati tað stendur eini virðing og ein tinn um tað embatið og tað skul okur verja tað kemur ein frágreiðing í tingi á hvørjum ári og har hevur mann so høvi at taka nøkur ting upp og sjálvandi skulu okur iki fara inn í tey einstøku málini tað viðger umboðsmaðurin men tað gevur okum eisini møguleika til at seta okkum inn í nøkur mál sum okur kanska kunna fylgja eitt sindur tættari í típolitisku skipanini og her er tað so víst á at fyri nítjan hevur mann havt tveyoghálvfjerðs klæðir men eisini tað ati umboðsstovnurin kann taka mál upp av egnum ávum vist manhyggur eftir hvatt málini handla um so er tað ein stórur partur sum eru um mál sum eru í kommunum tað er búnaðarmál byggimál altso altíð tar um lendi táð endar øgiliga ofta í ósemjum og kærum og innlit og starvsfólkamál og sovíðari eg haldi at at visi egminnist nøkur ár aftur so kanska akkurát hatta e eit lít sindu broytt eg haldi tað mál um manglandi innlit fyri nøkrum árum síðani kanska tað er blívu frægari so eru nøkur barnaverndarmál sum eisini fylla rættiliga nógv og so er eisini nøkur mál um almannaverki taðr akkurtsum tey trý høvuðs kommunur og barnavernd almannaverk fyri nøkrum árum síðan fingu okur ein barnaumboðsmann sum eg haldi var heilt ótrúliga gott eitt stórt stig at taka uppgávan er at tryggja tað at barnarættindarsáttmálin í føroyum verður hildin og eg var sjálv ein av teimum sum settu uppskot fram saman við pollareynatúgvu vegna tjóðveldið tá í míni tíð í landsstýrinum tá fekk eg handa eina frágreiðing sum barnaumgsmaðurin hevði eisini gjørt rá sínum eintingum aftan á eftirlitseina eftirlitsvitjan og tað var um umstøðurnar hjá børnum á barnasíkuatsku økinum og ha varu øgiliga hvassar atfinningar um tað um tey viðurskiftini sum vóru tí at mann hevði forvánaligar møguleikar at viðgera og innleggja børn og tað var eitt øgiliga stórkt amboð at fara víðari við tá ið tað kom til at skula royna at finna eina játtan soleis at mann fekk sett eitt gott dagtilboð til børn og ung á stovn og tað gjørdi faktiskt tað saman við sjálvandi at mann ynskti tað ok kundi politiskar vilja til tað at okur fingu virkuliga raðfest barnasíglatriðina so eghaldi mann skal síggja hetta her sum eitt amboð til eisini at styrkja um alt tað sum er rundan um børni og ikki taka tað bara sum atfinningar men sum virla sum nakað spositivt nú er tað so víst í her at mann hevur havt eftirlitsvitjan á trivnaðar ein tíggju tað ljóðar beinanveg tekniskt og ópersónligt hví kann taðikki eita barnheimið ella navná ein stovnur ela eitt eind tíggju trivnaðar depil einki veit men í febrarmánað tá vóru okur jú var ug við at tað var varð vóru stórir trupulleikar á barnaheiminum og og tað vóru nøkur av okum sum eisini tóku tað upp her í tinginum og høvdu spurningar um tað eg haldi eg fekk tattaer at fannda aftur í februar og tað var heilt ótrúliga álvarsamt tað vóru fólk sum ikki trivast at starvsfólk sum ikki vildu vera har tað vóru endá børn sum vendu ella barn sum vendu sær til barnaumboðið ella til umboðsmanninin av sínum eintingum og eftir stendur upp á einanna máta tað at tað var so ringur trivnaður at starvsfólk søgdu upp og fóru men børnini máttu verða verandi tað er tað er ordiliga ordiliga alvorligt at okur yvirhøvat tað yvirhøvur kann koma fyri at umsókurnar vóru so ringar athr kunnu starvsfólk ikki vera men børn kundu vera tað haldi eg er er ordiliga sovortið ou skula brúka eitt sinur av tíð ag hugsa um eftirlitsvitjanirnar taka sjálvandi støði í barnarættindarsáttmálanum og børn sum eru umsorgarnar yvirtikin eitur dag visti tú ikki her er heima hjá foreldrunum tað eru í eini serliga sárbarari støðu og tað hava brúk fyri eini serligari verju sum kann tryggja tað at tey hava nøkur rættindur og at tey eisini hava rætt til at vera í mennandi umstøðum og í góðum korum og so tað víst nógv so nógv til hesar grein tjúgu í barnarættindarsáttmálanum eisini og har hevur barnaumboðsmaðurin so hugti til dømis gjørt sær nakrar nakrar tankar um og nakrar niðurstøður um hetaher við skúlatilboðum til børn frítíðartilboðum um hvussu tað eru við sambandi ímillum barn og familju altso við samveru um tað eru reglur og mannagongdir í sambandi við heilivág harðskap og valdsnýtslu so er tað sagt eisini at mann hevur ikki mett um teir føsisku karmarnar tí at mann ætlar at byggja nýtt barnheim og tað er tíverri eisini komið í drað so alt tað kann mann siga stuðlar ikki upp undir eina góða gongd at at mann ikki koma víðari við tí at fáa bygt av vatnheim men niðurstøðurnar vóru íg horfall fleiri og tað vóru álvarsligar og tú vísti á álvarsligu brek o skipanini tað er eisini eini røð av tilmælum sum eisini er lýst í frágreiðingini og okur hva eisini finguð at vita at fleiri av teimum eru sett í verk og at tað gongur betri men eg haldi statbekk at okur eisini hava ena uppgávu at fylgja eitt ít sindur við grein tjúgu í barnarættindarsáttmálanum sigur at eitt barn sum er sett sum fyribils ella støðugt ikki fær verið heima saman við sínum leystringum ella tí tað er best fyri barnið sjálvt ikki ikki fær loyvi at verða heima hevur rætt til serliga vernd og stuðul frá landsins myndugleikum taðvil siga at tað skal nakað serligt til meira enn tað sum mann ellars tann sum landið hevur nakrar skyldur til dømis at tryggja rætt til umsorgan millum annað stendur tað at mann eigur at velja fosturheim fram um at at mann velur ein stovn at t fosturheim skal vera tað fyrsta og visti mann velur ein stovn so skal mann hava serliga góðar førleikar hjá teimum fólkunum sum arbeiða har og mann skal eisini taka fyrilit fyri saman hanginum í lívinum hjá barninum soleis at tað ikki verða avbrotið soleis at tað verður so so skynsamt sum yvirhøvur til ber tað er eisini ásett at mann hevur rætt til menning og umsorgan og at foreldur hava ábyrgd ella tey sum hava løgfrøðiligu ábyrgdina vilst foreldrini ikki kunna so er tað onkurt annars møguð løgfrøðiligu ábyrgdina og í øðrum lagi eta so landi men tað eru altíð foreldrini fyrst sum kunn tað vera fostur foreldur ella stovnar og sum landi landið hevur eisini skyldi at fyribyrgja at barnið er fyri harðskapi ágangi ella umsorgarnar svíki og har haldi eg eisini mamma hugsa um tað at børn kunna vera umsorganarsvikin heima men teyr kunna sanniliga eisini vera umsorganarsvitjan meðan tey eru í eini skipan bæði á eini stovni og í einari fosturfamilju og tað er tann parturin mann ofta hyggur for lítið eftir so er eisini nakað um at børn hava rætt til at verða hoyrd sjálvandi samsvarandi teirra aldur eisini um hvar tey vilja búgva um samveru um um tað skal vera fostur heim og hvør og hvar og so og so víðari har haldi eg eisini tað er nakað sum okur í okra lóggávu eiga at fárat hyggja eftir til dømis kundi mann havt mann hevur skipanir øðrum londum har børn hava hjásitar sum eru sum eru í útbúgvin til tað sum duga tað varð hjásetai hjá børnudeiddaer til hoyring

eftirlitsvitjanin sum hvussur var á barnaheiminum vísti álvarslig brek vóru og tað vísti til dømis á at tað manglaði sálarfrøðilig viðgerð har varu ósemjur um gjøld hvør skal betala eta beta hesin stovnur og barnið er á ella eta har tann barnaverndartænastan sum sent barnið inn her at fleiri sovonu ting sum áttu at verið púra óneyðug og eitt sum er øgiliga alvorligt tað var heta he við at taðvar nógvur harðskapur og at tað var ikki nóg væl dokumenterað og fráboðað rættir til útbúgving og skúla og starvsfólkarættindur og hvurta sínum skal sjálvandi eisini vera upp á pláss og eg halda øiliga gott at mann hevur gjørt hesar eftirlitsvitjanina og eghaldi man skal brúka hana fram at drætta til at fáa viðurskiftini í rætt lag men so kann eg ikki lata vera við at seta tann spurningin hetta eru tey børnini sum eru á stovni eg prøvaði at hyggja í orsfragreiðingina f tey seinastu hagtølini vóru frá átjan har stendur tað at eg fekk tað so til at vera níggjuogtrýss børn sum eru sum eru í fostufamiljum og hvussu hvussu ger mann so frá landsins síðu til at akkur sumt tryggja tað at rættindini hjá børnunum og barnarætindarsáttmálanm eisini røkkur har út tá tú er í fostufamiljum og ikki á stovni tað haldi eisini e eitt øgiliga stórt mál hvør vegleiðir familjunum tað er ein stór uppgáva hvussu er tað skipað hvussu ger mann har í mun til samveru við foreldur og alt tað tað er ein øgiliga øgiliga øgiliga stór uppgáva so tað liggur ein stór skylda eisini á myndugleikunum at fáa tey tingini í rætt lag og og tað kann gott vera lla faktisk eri eg nokk so yvirvíst um at alt hetta her økið barnaverndarøkið kanska eri okur komin eitt sovorður punkt nú lógini og fungera í nøkur ár nakrar dagføraingar hara verða gjørdar men kanska er mann komin eitt sovrði stað nú har manneigurat venda eittnir itt sindur høvdi og seta nøkur fólk kløg eftirmeta tað og kanska hyggja eftir eta nøkur ting sum okur áttu at skrúva eitt sindur øðrvísi saman so okur betri fáa vart børnini tí hvussu ber tað til at okur viryvirhøvur kunnu koma út við ta støðuna sum okur vóru í í februar at tú innskrivar børn á ein stovn sum er so sum er so illa fungerandi at starvsfólki rýmir og børnini verður eftir hvussu kann tað bera til í føroyum tað e tað er semplitan heilt ótrúligt og so eigur mann at fara nógv nógv meira inn í og hyggja eftir fyribyrging sjálvfylgiligt nógv nógv meira við tað men eisini hettaher við fostafamiljum hvussu kann mann kann mann hjálpa betri har tað tað ertað er so gvussur nakað tíð sum eg lesi burtur úr frágraringini og nú tíðin longur farin takk takk fyri so hava vit viðmerking djóni nólsøyo
kirkja ja takk fyri har formaður ja júst tað sum sigur steðnberg inni á at her við teimum børnum sum eru til
talið níggjuogtrýss verður nevnt kundi averi eisini verð áhugavert ati tey hava jú eisini tey somu rættindini sum hesi børnini sum er umfataði í í eini tíggju tí kundu tay eisini verið tey hava jú eisini samveru og hvørt á sín og hava eisini rætt til at siga frá át rætta staðnum tú kundi tað tann parturin manglar eitt sindur í hesum her at kanska tað kundi verið næsta stigið hjá lagsumboðsmonni at fara í holt við men annars sum sigur stemberg so væl lýsir hvussu hvussu grellstøðan hevur verið á hesum stovninum er tað at at á síðu seksoghálvtrýss í frágreiðingin her her er eitt barn tað er komið so langt at eitt barn sum býr á stovninum hevur hevur klæða tá eru vit komin nú havi eg verið itt sidur leingi í geyminum eisini og og og og siristenberg e vera í politsku skipanini eg eri ikki vitandi um at tað yvirhøvur er hent og tá er tað allarmerandi vil eg siga øog tí er ha hægsta tí at vit fáa sett líkasum meir enn meir fokus á hetta her og annars takk til syrsttakk fyri ger so væl
fyri har formaður og takk til jóra nols joensen ja tá ið ett barn sjálvt at sín ein tingu vendi
sær til til barnamáðsmannin tá má tað vera hava verið heilt ótrúliga ringt men tað tað er tað er ótrúliga gott at eg gjørdi tað tað er so tað men men tað sigur eisini eitt sindur um hvussu álvarsomstøðan verið ja eg haldi at tá i tað kemur til alt hetta her øki tað at verða settur úr sínum egna heimi tað er jú kanska eini fýrs børn í føroyum sum liva við tí lagni tað e eitt øgiliga stórt tal og tí má tað vera øgiliga væl skipað og aftur har við fosturforeldrunum haldi eg nakað sum má vera tað næsta sum í hvørfalli ogbarnaverndarøki yvirhøvur haldi eg faktiskt eg komin til in sóra punkt av tað má undir sjóneykuna takk fyri takk fyri so er tað steffan klein poulsen
sum hevur orðið ger so væl takka for mær ja vit viðgera
gera nú orsfragreiðingina frá løgtingsins umboðsmanni fyri árið tvey túsunog nítjan og tað var faktist nakað sum miðflokkurin tók stig til at vit fingu ein umboðsmann í føroyum men tað fantastiska íti at vit eisini høvdu eitt fult løgting sum tók undir viðí allir tingmenni av fyri at fáa ein umboðsmann og nú hava vit so eisini ein barnaumboðsmann sum er eisini er heilt fantastiskt eog eg haldi fyrr røðrarar hava greidd øgiliga væl frá leiklutini hjá løgtingsins umboðsmanni yvir orðna sæð so er hetta eitt slag av atvokati hjá øllum føroyingum mótvegis almennum myndugleikum og tað fyrsta sum eg beit merki við tað varð barnaverndarmálini her eru nokk so nógvar klagur til barnaverndartænastuna og vit í miðflokkinum vit hava spurt inn til statusnet upp á hesum økinum í barnabarnaverndarmálum og í ár eru so tíggju komnar inn og og eg ár eru eisini nýggju klaður viðgjørdar og eingin avvíst og vit hava spurt indir málið tí at tað tykist at vera rættiliga stór ónøgd á hesum økinum og sum tað stendur í uppskotunum eitt barn sum fyribils ella støðugt ikki fær verið heima saman við næstingum sínum ella av tí at tað er best fyri barnið sjálvt ikki fær loyvi at verða verandi heima hevur rætt hevur rætt til serliga vernd og stuðul frá landsins myndugleikum øog eg haldi sjálvandi at útgangsstøði hjá barnaverndini má vera ati at hon ger alt hvat hon er ment fyri at børnini fáa ein góðan uppvøkstur saman við sínum biologiskum foreldrum so leingi mann fær tað at fungera men um nú tað so ikki riggar so er tað fossurfamiljan ella barnaheimi sum á drakk í karakter og og her verður tað so nevnt at at fossurfamiljan skal faktiskt raðfestast nummar eitt og síðani barnaheimi nummar tvey tá tað kemur til tað tí at eg trúgvi t vit øll allir føroyingar eru samdir um at øll børn hava uppborið góða umsorgan øllumførinum við trýogtretivu av løgtinginum og og tí er tað fantastiskt at sum fleiri hava nevnt at vit hava ein umboðsmann til børnini eisini sum fær fylt teirra rættinduna upp visu vit hyggja annars hvar soleiðis yvirorðna sæð hvar teir flestu klæðurnar koma so er tað fyrst kommunan ella kommunurnar har átjan klæður komnar so eru tað barnaverndartænastan tíggju almannaverkið átta og føroya kæristovnur fimm og restin er ligvur o undir fýra og tilsamans er tað tveyoghálvfjerðs klaður og sjeyoghálvfjerðs klæður blivu so avgreiddar í tvey túsun o nítjan og so kemur tað eisini fyri at summar klaður verða avlýstar og tað var so elligu talið nkntíð vera komnar for seint ella at kærmøguleiki ikki troyttur og uttanfyri heimildarøkið men so esuman hyggur eftir málsøki av viðgjørdi klæðum so er tað starvsfólkamál sum er tann størsti posturin og so byggimál og innlit og sum siri stenberg vísti á so so varð innlit tann posturin sum eksploderaði í tvey túsund og átjan í frágreingin fyri tey tsund g átjan so er tað annars barnaverndamál og almannamál sum liggja har í táppinum so so tað varierar rættiliga nógv eisini frá ár til ár nokk so stór útsving tí innlitini vóru jú upp ímóti fimmogtjúgu í tvey túsnd og átjan men í tvey túsund seytjan og tvey túun o nítjan koma tey akkurát upp um tíggju og aðrir postar svinga kanska ikki líka nógv men men tað var erar fóra sí est nógv og sum hyggur eftir innkomnum klæðum so eru tað jú tveyoghálvfjerðs klæður komnar n inn í ár nei ja tveytúsunog nítjan øog tvey túsnd og átjan var tað so fýrs og og gongdin eru synur seis upp og niður men mann kann siga at tit minkað nakað frá fyrst ella tvey túsund til tey túsndog tíggju tí tað láta ofta upp ímóti hundrað og onkurtíð yvir hundrað so tað er eitt vet lægri í dag h men fyri at taka samanum so er tað fantastiskt at vit hava ein løgtingsins ella hava løgtingsins umboðsmann og at børnini eisini hava ein umboðsmann e og mann kannki siga annað enn at eitt gott arbeiði verður gjørt á hesum økinum nógvar klæður og koma inn men nógvar blæður klæður blíva avgreiddar samstundis h so eg hali ikki mnn kan siga annaðenn at at tað tikii um a arbeiðið er væl gjørt takk harra formaður takk fyri so er tað rud
dvang sum hevur orðið ger so væl takk fyri ja tað er afturvendandi at
vit viðgera her á tingi ársfrágreiðingina hjá frá løgtingsins umboðsmanni eg eri ómetaliga fegin um hendan stovnin løgtingsins umboðsmaður eg eg haldi at hesin stovnurin hevurið stóran týdning í einum fólkaræði og einum rættarsamfelagi sum okkara

stovnurin hevur eisini havt stóra ávirkan hesi árini hann hevur virkað endamáli er at fyribyrgja at borgaran verður fyri órætti men eg haldi eisini ati at stovnurin hevur verið við til at hækka støði í fyrisitingini kring landið bæði hjá land og kommunum í frágreiðingini eru eru lýst nøkur mál sumløgtingsaður løgtingsins umboðsmaður hevur havt tili viðgerðar grundað á klaður fyri tað mesta sum tað longu er sagt nógvur starvsfólkamál uppsagnarmál øhog eg haldi tað er sera áhugavert at lesa tað vísir seg eitt sindur at tað eru tey somu tingini sum sum ganga aftur hetta her við starvsfólkamáli og uppsøgnarmál tað eru torførd mál oftani eru tey merkt av at tað hava verið trupulleikar og samstarvsavbjóðingar leingja fólk kanska ávirkas kensluliga meni borgarin er vardur av fyrisitingarlógini alt skal fara rætt fram hóast tað er

so hevur umboðsmaðurin møguleikar fyri at taka nøkur mál upp av sær sjálvum og her er so tað eina ati hann hevur kannað umstøðurnar trivnaðareind tíggju innan fyri almannaverkið tað sum vit vanliga kenna sum barnaheimi og teir stovnarnar sum har til hoyra hevur verið turbulent á barnaheiminum og og teimum stovnunum eg haldi tað er heilt ótrúliga harmiligt og onkursvegna sjálvt um tað sikkurt slett iki loysir seg so blívi eg so ræðuliga forargað tá mann hugsar seg um og og hetta eru børn børn hvørs umstøður heima eru so vánaligar at mann sær seg noyddan til at taka ella at flyta børnini viðhvørt er tað gjørt seg samrað við foreldrini men at mann tekur tað heiman og so ikki kann bjóða teimum nøktandi tilboð eg haldi at tað er so forkastligt og tað kunnu vit ikki liva við altso fyri tað fyrsta hava eg tett sindur svvit skullu taka børn heimanífrá so mugu vit sum útgangspunkt tryggja hesum børnunum at tey koma til nakað betri nú er gott nokk eitt sindur síðani vit hoyrdu um um barnaheimið og vóni at tað er tekin um at tað er meira stabilt og meira friður men men tað eru altso nøkur álvarsligting í í umboðsmaðurin tekur fram sum ikki eru góð nokk

so eru í ársfrágreiðingini eisini nakrar frágreiðingar har summi starvsfólk hjá umboðsmanninum taka øðvusevnir upp og tey haldi eg eisini er sera áhugaverd at lesa og eitt sum er so turrisligt sum skjalainnlit í dátagrunnar halta eg var nokk so áhugavert tí at innlitslógin gevur ikki innlit í dátagrundnar dátagrundnar er er sovorðitt yvirlit yvir har sum tað stendur verður upplýsingar um typiskt nógv fólk tað kann vera til dømistaka bara okkum fram altso hjá takx hvat fólk rindað í skatti og líknandi og tann danska ovføntligheitslógin sum vit faktiskt hava samtykt her inni at galda fyri danskt virksemi í føroyum tað vil siga ríkissumbað og og landslæknan tann lógin er víðkað til at almenningurin sum regla kann krevja at myndugleikin ger ávísan dáta úrtrótt úr dátagrunnum sínum tað er so ikki galdandi okkara innlitislóg eg kundisera fegin hugsað mær sjálv at fingið meira at vitað um hattar eg eg eri so ikki í nevndini sum fer at viðgera hatta men tað vil eg tilmæla tykkum um hattar skal skilja sum ein áheitan á løgtingið um at fáa tað broytt eisini í tí føroysku innlitslógini sum eg skilji tað og tað skal sjálvandi takast við við fyrivarni tað merkir at eg kann til dømis sum sum borgari í føroyum søkja um innlit í til dømis tey tølini sum vit síggja í dagar og viku fyri tíðina miðal inntøkan í í porkeri ella at eg kann biðja um at fáa eitt úttrekk úr einum dátagrunni einum almennum dátagrunni tað kann eg ikki sum nú er men tað kann mann í danmark sambært tí nýggju óffentlaas lógini sum annars ikki bara varð populer tá ið hon varð samtykt hatta e eit av tí sum eg kundi hugsað mær at fingið nærri innlit í hert er eitt um notatskyldi sum eisini er sera áhugavert tað er so ræðuliga grundleggjandi og allíkavæl verður tað tíverri oftani gloymt hetta her við at mann noterar niður alla tíðina í fyrisiting av málum sum sum viðvíkja borgarunum her eru nøkur hagtøl sum eisini er áhugaverd bæði fyri hvussu málini býta seg millum tey ymisku økini og gjøgnum árini hvussu hevur broytt eg vil so avgjørt tilmæla fólki sum hava áhugað í tí at hyggja nærri á heimasíðuna hjá umboðsmanninum har sum bæði orsfrágreiðingin liggur og ein lýsing av hvørjum einasta máli sum umboðsmaðurin hevur viðgjørt takk fyri takk fyri vit hava eina viðmerking tað er djóni nols
csil joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður júst tað sum rutt vang er inni á
hon nevnir byrjanina sína røðu um at tá ið vit sum myndugleikar barnaverndartænastuur taka stigið til at taka eitt barn og seta tað heima altso flyta tað á ein av landsins stovnum í hesum førunum barnaheimi so skal tað vera til tað betra tað skal vera tryggari og tað skal vera ligtforsvarligt upp á allar mátar og tað fær mann ikki tá ið mann lesur tað inndrisi fær mann ikki tá ið man lesa hesa frágreiðingina frá løgsis umboðsmanni tíverri og tað fokus sm hevur verið á barnaoynnum í síðstuni tó skal sigast at sjálvt um hon kemur eisini ta niðurstøðu at tað er til tað er er batningur í uppá nógvar mátar men tað áhugaverda eisini visti mann lesur tað út úrritið sum er um um barnaráttarsogna í hesum her frágreiðingini so stendur tað at barnasáttmálin staðfestir at fosturheim eigur at verða tikin framum ein stovn og nú er kanska mentanini í føroyum veit ikki ordiliga men men men at kanska skal mann bróta heilt burtur úr nýggjum og hugsatakk fyri ger so væl ruttvang
fharhugavar viðmerking frá atjónam helsu joensen sum jú kenn
fennir hetta økið sera væl eg minnist at tá ið vit í fíggjarnevndini hava viðgjørt hetta her við at byggja barnaheim tá tá er tað líkasum komið fram at mann metir at summi børn eru so illa fyri at tey hava tørv á professionellari hjálp sum mann ikki kann vænta frá vanligum fostaforeldrum hóast tann umsorganin sum tú kanska fært í einum heimi upp á nógvar mátar er er ja eg havi hug at siga betri eg veit ikki tí tað líkist meira tí sum er í einum vanligum heimi samhett við tað sum er ein svn stovni og har haldi eg tað er sera áhugavert sum viðmerkjarin sigur kann mann professionalisera altso útbúgva fosturforeldur til at klára tær avbjóðingarnar sum mann í dag metir eru neyðugar atbrúka barnið heim til tí avgjørt uttan at hava so ræðiliga gott skil fyri hesum her so havi eg bara eina sannføring um at tað at vera í einum heimi má vera betri alt annað líka enn at vera á einum stovni takk fyri takk fyri so er tað hjóni

undanfarni røðara nevndi so er tað nakað sum framgongur í frágreiðingini hjá løgtingsumboðsmanni hetta her sum verður við umtalað í í barnarættindasáttmálanum athar tað verður staðfest at at at fosturin eigura verða tikin fram um ein stovn tað er nógvir vinningar í akkurá tíð tí at barnið verður kanska verandi í sínum heimaumhvørvi tættar upp á familjuna tað kann tað kann hava tættari samstarv samband við við sínar vinir uttan at tað verða tikin burtur úr sínum heimligu ella umhvørvi for nógv tað er nakað kanska sum sum mann eigur at at kjakast meira um og og og eg veit at at barnagartænastar arbeiða á tí økinum eisini við at rekrotera fosturfamiljur og tað er kanska ikki í summum førum er tað kanska ikki altíð so nevnt men vit hoyrast samstundis fostifamiljur sum tosa um at tær kanska mangla at blíva fylgdar upp og fáa ta neyðugu hjálpina lønin er kanska ikki samsvarandi stríði og so framvegis tavilsi at tað eru nøkur nøkur kor hjá fossifamiljum sum vit eiga kanska at dyrka betri og og fáa nógv betri viðurskifti hjá teimum arbeiðsviðurskitu til at kunna hontera hesi børnini tí at leysliga mett verður tað mett tað at av teimum børnum sum búgva á barnaheinídag vistu vigt siga tær í fimmogtjúgu so kundi helvtin av teimum verið úti í fostufamiljum harav kanska helvtin ett er eftir og so skuldi mann kanska konsentrera seg í framtíðini eisini við við heimbilik upp á at byggja nýtt barnaheim so kundi tann íløgan verið tað minni vist man konsentrera seg at gera tað viðgerðartilboðið til tey børninii so gott sum yvirhøvur gjørligt og tað kundu eisini verið bíligar upp á nógvar mátar visti mann legði dentun á tað øtíðin gongur skjótt í hesum her men tað sum eg ætlaði at koma inn á tað er tað ati eisini andin í í frágreiðingini sum hon kemur inn á løgtinsumboðsmaður tað eru nógv viðurskiftir serliga ein tíggju sum eru kritisabul og sum krevja batar og og nakrir batar hava verið vit hoyrdu fyri umleið einm ári síðan at at tað vóru nógvr starvsfólk sum søgdu upp tí tey kundu ikki standa inni fyri arbeiðinum tí sum fór fram trivnaðarkanning sum bleiv gjørd á í einumtíggju varðallarmerandi vánalig og tað vísir eisini eittannaðstað at tann mátin sum mann tók tingini uppá fyri nøkrum einum tveimum trimum árum síðan mann farin frá mann farin til fjarleiðslur tað vil siga leiðslan er tikin burtur frá deildunum man farin yvir til meiran vakjandi náttarvakt er øll tey ting sum ger tryggleikan á tí staðnum sum er altfor ov mekað fyri hesi børnini og fyri starvsfólkini sum skuldu vera um tey mann tekur faktiskt tað ffrá mann tekur tað tryggu basina faktiskt frá og tað kemur at kemur at býta og tað vísa hendan frágreiðingin hjá løgtisumboðsmanni so øgiliga væl eisini at mann má aftur nú til at bakka aftur til ta støðuna sum var tað vil siga mann fær leiðsluna tættari upp á ein deildarleiðara sum er á deildini mann fær náttarvakna tættari uppá vit eru komin enndá so langt út sum í hesa frágreiðingini at eitt barn klagar til løgtings umboðsmann um at tað følir segtryat heta er so alvorligt harra formaður at tí má mann taka orð í hesum málinum at pointera tað at tað eigur og skal ikki koma fyri á nøkrum stovni undir undir landinum sum har mann eigur at gera tað so trygt og gott sum gjørligt og sum ein røðari var inni á enniski akkurát hvør tað var tá tosa við kanska bara um tey rættindini og tann tryggleikan hjá teimum børnum sum eru á stovni men tá hugsi eg eisini um tey børnini sum eru í fosturfamilju tey hava eisini eina rødd og fosturforeldrini hava ofta nokk so trupult við at kanska koma til orðana fyri fyri tey tí at tey har eru nøkur foreldur sum tað eru øgiliga sárbart at skula tosa tí tey har nógvar kenslur ímillum tey børnini kanska gleppa eitt sindur burtur millum í hesum her og tí kundi tað verið hóskandi við seg mann í framtíðini hevði meira fokus á tey børnini eisini so her eru øgiliga nógv ting eg kundi sagt eina rúgvu meir men tíðin gongur skjótt og samanumtikið so vil eg siga tað ati vitvit eiga at styrkja fosturheimini nógv meir og og og tann tey børnini sum so sum altíð fer at vera nøkur sum koma á á stovnin á á barnaheimi tey skulu hava so so góð yvirhøvur kor sum yvirhøvur gjørligt hatta var tað takk fyri harra formaður takk fyri vit hava nakrar viðmerkingar fyrst er tað hennig
ger so væl ja harra fær mann nú sigur óni nóls joelsen eisini um
tey sum noyðast at vera stovnir sjálvandi vita okum tað tíverri er eru tað soleiðisnar men tað kann eisini ganga gott tá nú var en i at um um um at hvussu neyðugt altso hvussu neyðugt er at fosturforeldur vera ikki í skúlagir men íhvørfalli skikkaði til at passa børn eg kanni eitt sindur tosa eit sindur við tí t frá tí dagin eftir eg varð føll so vari eg tá komi at vera í húsið hjá tveimum øðrum fólkum og tað ber næstan ikki til at at fáa tað betri enn enn tað also tað kann gott vera at tað kundi vera líka gott onkur aðrastað men men frá fersta degi av og mann minnist e ikki alt sjóðylguri men men so ber tað til at fáa tað so gott sum tað í heila takið kann blíva her á folduniau kanska er mann eitt sindur heldi tað etað er møguligt og og og og nemmær at fáa st vig eg veit ikkitakk fyri ger so væl djóni nolsøy joensen
takk fyri har formaður og takk fyri viðmerkingina henni er gold og kanska er henni gold eitt livandi dyrgóði
dømi upp á at tað hvussu væl tað ber til at tað næstbesta kann vera eisini gott tí at sum vit hava eisini røtt framundir foreldrini eru ov fara altíð at vera tað besta sum eitt barn kann vaksa upp hjá men vit hava støður og vit hava tað bleiv nevnt eitt tal í áðni fýrs tað er eitt gott boð børn í føroysk børn sum ikki eru heima hjá foreldrumi sínum og tá má tað næstbesta hava teir karmarnar sum eru so øgiliga týdningarmiklir fyri at at øll trívast í tí rollini tí tað er ikki bara barnið tað eru eisini familjan systkini tey biologisku børnini hjá hesum fostfamiljunum sum skulu liva í hesini her og skulu til dagligt liva í at blíva konfraomteraði við tey at hava eitt barn í í familjuni so tað er øgiliga nógv nógv ting sum mann eigur at gera nógv meira fyri at at at hjúkla betri um hesa fossfamilju taliu takk fyri harr formaður takk fyri so er tað eð ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú eri djónur nolsoyí
er í hesum umhvørvinum til dagligt so hann veit nøkur góð ting á sigurum tá eg visti onga løtu í eg bleiv eitt sindur interesseraður í hesum her hvat ið hetta betýðir hetta her sum jóni nólsoy nøvnari nú sigur hon at mann kanska kundi skúla foreldur ella skúlafólk til at at tikiða ein part av teimum sum í dag eru á stovni er púra samdur í at at koma hjá børnini út til eitt heim líknandi stað heldur enn á einum stovni so er tað absolutt nummar eitt men í hvønn mun meinar geofnarsjóni at vit skulu til at skúla fólk illa til til at taka mótrevsum altso kann geofnarsjón kanska útgreina tað eitt lítið sindur í tinghólkum takk fyri ger so væl gjónni nólsoy joensen ja
takk fyri harra formaður ja vit skulu minnast til tað
attað er ein orsøk til at barnagartænasturnar runt um í føroyum koma til ta niðurstøðu og høvuðsbarnaverndin tekur eina avgerð um at barnið skal flytast tí tá er tað tá er søgan grell hoyri heima ttá er eit barnsins tarvur hevði nsa í í vanda ha og og tí tí er tað heldr ikki bara bara at geva tað barnið til eina fossfamilju tí tað kann jú tað kann jú hava víttfevnandi avleiðingar at eitt beitt barn sum hevur so stóran tørv kemur inn og tí og tí er tað eisini nakað sum mann hoyrir aftur frá fosturfamiljum at uppgávan er øgiliga stór og tað krevur at mann so hvørt sum støðurnar uppstanda at tær fáa hjálp í tann mun tað ber til altso tað vil siga ráðgeving tað vil siga umlætting altso fjúrtans hvønn dag ella hhvat nú tørvurin er tey tingini mangla eitt sindur í dag sjáltum eg veit at tað verður gjørt eitt ávíst frá barnaverndarstovuni at tað verður veitt teimum men men men tað er statvekk meirmann kann gera fi hjálpa teimum fossfamiljum takk fyri harra formaður takk fyri so er tað siri stenberg sum havi eina viðmerk
ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi at
tað sum er gott í hesum her tað er tað at barnaumboðsmaðurin hevur møguleika at taka mál upp av sínum egnu ávum og at mann eisini skal brúka tað til nakað positivt nú liggur ein røð á tilmælum her um hvat mann eigur at gera ta haldi eg tað er rætt at mann mann fylgir upp akkurát sum mann brúkti tað til at fáa gjørt nakað munagott og stuðla undir tær ætlanirnir sum vóru innan fyri barnasúklatriuna tí í dag hava okur fingið eina altso ta fyrstu deildina í sjúkruhsverkinum til til barnasúkulatrina har er ein heilg deild til til viðgerð av børnum tað hevr ikki verið fyrr so tað eru sovornur ting sum barnaumboð kann vera við til og visti tað í hesum førnum kann vera við til eisini at bøta um korini hjá børnum sum eru barnaheimunum og fosturfamiljuna eisini so er tað positivt sjálvt um tað er øgiliga trakiskt at tað skal koma hartil takk fyri takk fyri ger so væl djóni nolsøy joensen
og og júst hattar at stovnar sum eru undir eftirlitini
fáa møguleikar til at betra um tingini eru jú øgiliga gott og vit síggja eisini longu nakrar batar tað skal hava tíð og tí er tað kann mann siga sjálvt um hetta er er øgiliga ógvusligu lesnaður og og ein eini øgiliga kritisabul ting sum fara fram á einum av landsus stovnum so kann mann eisini brúka søguna sum eitt moment um til at fáa tað betri og og eg havi varhugan av at aftaná eisini tá ð mann lesur niðurstøðurnar her at at ting eru gjørd frá almannaverkisíðu til at bøta um viðurskiftini hjá hjá børnunum serliga men enn so er tað líkasum snúringurin av øllum sum tað handlar um tað er eisini niðurstøðan í báðum hesunm her tá ið hon nevnir at hølisviðurskiftini nútíðarbarnaðheim er upp á hægstu tíð at fara undir og eigur hava hægstu raðfesting í framtíðini takk fyri harra formaður takk fyri so vóru ikki fleiri sum báðu umorðið hesimá
málið og málið verður beint í rættarnevndina vit hava punkt seks tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar tjúgu tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til samtyktar um tilráðing frá útnorðurráðnum í tvey túsund og nítjan tá ið viðgerðin er liðug so er tað málið beint í uttanlandsnevndina tað fyrsta sum biðir um orðið í hesi máli er brandur sandoy ger so væl ja takkharra formaður
tað er soleiðis ati málið sum vivu viðgera eru tilráðingar frá fyri tvey túsund og nítjan frá útnorðuráðnum tað er soleiðis at útnorðuráðið hevur verið á fundi í nook í grønlandi áðrenn koronastøðan gjørdi tað ógjørligt tað var tann tveyogtjúgunda og trýogtjúgunda oktobur í tvey tútúsund og nítjan og tað er vanligt at útnorðuráðið aftaná ein ársfund kemur við kemur við rekombendatiónin til stjørnurnar í teimum ymisku londunum íslandi grønlandi og føroyum ati at seta í verk

øog í hesum førinum er útnorðuráðið komið við tveimum rekombendatiónum og tann fyrra av teimum báðum rekomendatiónunum øella tilráðingunum

snýr seg um at fáa ein møguleika gjørst møguleikan hjá hjá ungdómi í teimum trimumlondunum ati bíliga at sleppa runt

tey trý londini har sum mann skjýtur upp at ein intervreyl líknandi orningum sum gevur teimum ungu møguleika í útnorði í eina avmarkaða periotu at reisa ímillum og inni í teimum útnorðurlondunum fyri ein fastan og yvirkomiligan prís illa møguleikan upp á annan máta til dømis gjøgnum at etablera reisi legatur atlata útnorður upp fyri okkara ungu

ella útnorðuráðið mælir somuleiðisteimum útnorðurstjørnunum til ati at gera eittsamarbeiði um ati kompensera tey flogselskapini illa tey ja tey flogselskaprini sum sum flúgva ímillum londini soleiðis ati soleiðis at tey ungu soleiðis at tey ungu sleppa bíliga at flúgva ímillum londini og innaninnanríkis eisini

etablera reisligatir til til ungdómin í vesturnorðuri illa í í útnorðii so henda fyrsta rekumentatiónin hon gongur fimptan upp á tað at mann at mann loyvir teimum ungu ati ella letur útnorður meiri upp fyri teimum ungu soleiðis at mann ímillum tey ungu í útnorðri betri klárar at ella betri farið skapt sambond relatiónir ímillum millum ungdóm í í í útnorðri og tað er sjálvandi altíð gott atat skapa sær relatiónir og tað letur eisini upp fyri at londini upp á sygd koma at arbeiða meira saman so tað er tað er eingin ivi í ati at hetta fara vit at í í í uttanlandsnevndini geva eina góða viðgerð øh tann næsta rekumentatiónin frá útnorðuráðnum gongur upp á ati mann ætlar at etaplera eitt ein sum eitur ein milliøprís altso ein umhvørvis ein umhvørvisprís havetsumhvørvisprís altso havsins iaumhvørviseina eiein viðurkenning

biður landsstýrið og og tingið í grønlandi og tingið í íslandi um at stuðla upp undir ati og finansera at hesin milliøprísurin kann latast og hann skal verða givin fyri serlig innitiativir og tiltøk til burðardygga umsiting og nýtslu av teimum livandi

og til at styrkja eitt ríkt og sunt havmilliø

øí úrgangspunkti haldi eg at hetta ljóðar sum ein eitt gott hugskot øh vit hava jú í dag

fyri barnaog ungdómslitteratur sum í tvey túsund og tvey varð settur á stovn av av útnorðuráðnum har millum annað vit kunnu siga ati í føroyum hevur bárður osgarson fingið heiður enn tvær ferð í tvey túsund og sekstan og átjan og nei seksogátjan orsaka og í tvey túsund og sekstan fekk rprísin hjá útnorðuráðnum í barnaungdómsliteraturinum øhmen sum eg skilji á lagnum so mælir útnorðuráðið í hesum førinum ikki til at vit avmarka okkum til tey trý londini útnorðuráðið mælir til at hesin havsins

lokal intiativur og í verksetara til organisatiónir til virksemheitir til forreiningar til lokalar myndugleikar til stjørnur til institutiónir illa til einkul persónar bæði í teimum respektivu londunum sum eru í útnorðuráðnum og til

á allari klótuni tað vil sigat øll kunnu faktiskt søkja um at fáa hendan prísin illa prísurin kann latast til fólk runt í øllum heiminum tað má eg siga sum er sjálvur ati tað ivist eg eit líti sindur í umenum tað er so skilagott eg haldi at vit eiga ati eg haldi sjálvur nú veit eg eg kann so ikki tosa upp á upp á nakkan og øðrum men eg haldi sjálvur at vit at tað sømir seg at vit hava ein sónan prís í útnorðri eg haldi at hann eigur at verða givin til indiativur í útnorðri er mín tað er mín hálningur fyri fyri tí tað stendur heldur ikki altso tað stendur at hesin prísurin kann gevast eftir somu prinsippum sum

og tann ella tann tann viðurkenningin er trýss túsund krónur meini eg bestent og eg ganngi út frá tá ið tað stendur soleiðis at útnorðuráðið meinar tað ati at tann prísurin la tann viðurkenningin kann ella skal vera tað sama ta vil siga trýss túsund krónur tað stendur so ikki nakrastaðni nevnt í hesi rekomendatiónini men eg gangi bara út frá at tað er tað sum sum meint verður við tað kunnu limirnir í útnorðaráðnum ø kanska koma inn á tá ið teir koma upp her atsiga nøkur orð øh vit fara í uttanlandsnevndini sjálvandi at geva hesum einagóða viðgerð og eg fari at takka fyri meg
fær orðið ger so væl ja takk harra formaður ja sum halda sandoyn víkir á
so er hetta tilráðið fer útnorðráðni o havi eg ikki skrivað undir tí eg var burturstaddir handan

meni sjálvandi kenni eg til tað sum her verður sagt og sum brandi sandoya varð inni á so eru tað tær tvær tilráðingar umframt tað í ti dagliga sigu eg nakað um hvat e fyrr fersli tí dagliga og og longur niðuri í hesum her so kann mann finn útav hvat ið útnóðaráðið tekst við uttan um tað dagliga altso uttanlands mkn siga tað so og tað verksemið veksur haldi eg meira og meir og kanska onkur kann halda at tað vaksur í so nógv tað skal eg ikki akkurát vera tann sum sum skal avgera meni lat tað vera tað er kanska betr at hava meira lagi enn at hava í minna lagi tá ð tað kemur til ta fyrru tilráringina so er tað sum eisini verður sagt at at mann skal bera so í bandi at okra yngri fólk sleppa at ferðast ímillum londini upp á ein rímiligan máta okur vita tað at tað er øgiliga dýrt her í útnorðri og serliga longur vesturmakemur ikki at tala mótil grønlands so kostar tað eina formuðu at flyta seg millum londini millum eisini inni í landinum okur seinasta okur vóru her yviri so troðsjúkur ein sum var farin úr nukk og norðurenda á grønlandi til at fylgja foreldurella fylgja pápa sín til gravar hann og konan og teir komu til bakaraftir og tað kostaði nøkurogtretivu a teir fýraogtretivu fimmogtretivu túsund har á leið inni í landinum so tað kundu man frá føroyum a hav flogið alla verðina runt og meir enn ein tú so tað er ein eg normur munur á viðurskiftini hjá okum inni í landinum og so kann mann fyrr stilla tæ hvussu teirrasa ng ungdómur skal kunna ferðast ímillum til ítróttartiltøk tá ið tað kostar so nógv eg sat og síðuna einar dami frá lukku norðureftir hon fór til hálvsuns borg í viku til til mommu sína og tað kostaði eini seks túsund frá fríggjadag og til sunnu kvøld og tað er eitt stutt strekki til tað so onkur ikki saman líknað tað við við prísinum á teistanum ella at smyrliga fara til til havnara fótbóltsskamp ella hondbótskamp so hjá teimin at hetta komi øgiliga væl við viss mann hugsaði um at tey skuldu komið víðari um eg havi havt ein tanka um øgiliga nógv ár altíð roynt at tosa fyri at okra yngri fólk sleppa til at taka lut í ítrótti hjá íslandi og grønlandi tað besta mátin mann kemur at kenna hvønn annan upp á ikki minst at duga at skilja ella duga eitt sindur tað er at arbeiða saman við fólki men tað tann møguleikan er kanska ikki líka góður sum ter vóru tá ið okur vóru yngri at mann arbeiðir saman so lærur mann eitt mál øh og har sum eg eri uppvoksin har visi mann tekur vestan fyri gjógvara so vórðu tað gott tjúgu hús og úr teimum húsuni vóru sjey átta hvar maðurin og konan vóru í íslandi í tríggjar mánaðir og eini fimm hús hvar bara maðurin var eg haldi trettan hús av tveyogtjúgu vórreantin bæði illa annað í íslandi í tríggjar mánaðir teir menninir dugdu flótandi ísland teir skiltu alt á íslendskum og tað heila sum er og nú er ikki eftir menniskja sum dugir eitt íslandsktór av av tí sum eru tann fólkurin sum eru í tjúgu áraldri og kanska tretivu ár alduri so tað er eitt svart afturstig tað er øgiliga stórur munur á nú hvar fólk eru verri fyrri tá i mú kemur til mál í í teimum útnorðurlondunum nú nú snakka okur ikki um danskt og noret og annað tí har er betri øh so tað hevði verið ynskiligt at mann pá einlanna máta kundi fingið meira samstarv nú nú eri egt sindur av av ítróttarligum titøkum og og um skúlum og annað enn hevur so ikki grønlendarar íslendaraverði men men onnur staðin fyri so kanska tá hann kemur tann dagin tá ið í nøkur av teimum hava eg haldi at tað var fantastiska stuttligt t okur hava vitað v tað at okra forfedrar líka so sikkur sum sólin kemur upp á upp á himmalin um um várið so er líka sikkur ag og vóru tag at føroyingar fóru vestur eftir báði til íslands og serliga til grønlandis og komu tá í samband við tey fólkini lokali summankan rópa tey fyri eg helt at tað var fantastiska stuttigt tá eg var sekstan ár e kom at standaðu síðuna eftir grønlendara okur vóru nøkur tað javngamlir okur hevði eitt sort fornoyðise í at gera fortræð til teir sum okur hildu vóru gamlir seks áttaogfjøruti ára gamlir menn sum stóðu í snelluna og og og royna at gera teimum eitt sindur av av forskeljum hundalívur tað lærur mann øgiliga nógv av og mann kanska er tað ikkitað bestu orðini mann lærur men líkamikið tað mann lærtir sookk gott sumt at eg vera ikki kanska tað besta men men tá ið tað so kemur til tað næsta so er hetta hawits milyøkris og tað er at skaffa fólkið góða vørur matvørur og halda altso resursurnar í havinum

okur vita tað at runt um í verðini so verður tað drivið øgiliga hart upp á ymisk fiskasløg okur sóvuru onkurstaðnir at at ná eg hon ikki ætt um tað vórðu hundrað kinesarar sum vóru farnir út í okkumt okkumt frí øki at royna púra hemlisleyst og vilt tað fiskaði bara hemlisleyst og tað er tað sum mann mann líkasum sær her at tað gongur ógvusligari á og skip er at bygd at fara út á verisøguni til at at fiska og nú mann komi har til at mann i kanska í serliga suðurpólinum at mann fiskar tað sum fiskurin skal eta og livir av afto reyðaavtar fleiri hundrað nógv hundrað túsund tóns milliónir av tonsin og okur eru komin ir har til at okur eisini hava givið loyvi í okkara landi at fiska tann fiskin sum fiskurin livir av og tað sum eg haldi er tann mest fantastiska av øllum tað er tað at løgtingið í føroyum hevur ikki havt møguleika at siga ja ella nei til at føroyingar fara at fiska tað sum fiskurin livir av løgtingið hevur ikki havt ein minutt til at diskutera okur diskutera eitt ótal av ymiskum tingum men ikki eitt minutt upp á eitt so prinsipielt mál sum tað at fiska tann fiskiin sum fiskurin livir av tað er altso visti mann hugsar um hetta her at at at mann fiskarvið skili í soleiðis at mest møguligt kann fáast burturúr havinum so virkar tað her eitt sindur løgið at nú havi eg eisini útnorðsravnum yvir fyri yvir fyri norðørlonnum sum havi verið har at eg haldi tað er nokk so langt úti at mann beginnur uppá tílíkt uttan at at parlamentið heni landið hevur møguleika at siga taðað undi men tað at mann fer út um visti vistimann hugsar um alt tað plastikk sum eru í havinum sum sum okur hava eftir hondini sett nú so er tað ein dropi í havinum tað sum okur koyra sjógv visti tú visti tú hugsar um tey londini í í suðureystanfyri suðureysturi so er tað ófatiligt ting altso okur sóu í eini sjónvarpssending at hvat var tað indonesiin ein floti har har fóru tað roknaði tað at við tað fóru túsund tóns av plastikki um dagin úti av um dagin altso milliónir av fólki búðu framvið og tey hevði bara ein ting at koyra á skrelliu og tað var í endan vælsignaða flotin sum var og har vóru heilar oyggjar av plastikk fløskum sum fóru út til havs um dagin so hevði mann kunnað gripið til og roynt hjálpt teimum fólkunum so tær báðar fløskurnar sum fóru í havið hjá okum her um árið tær hevði g verið ein dropi í havinum ímóti tær milliónir av av skrambli sum ferðasók hjá hjá teimum fólkum og tað ein partur av tí kemur t henda við eitt tíverri ma ma siga tað náh men tað var so eitt sindur av h sbmerknig til hetta her við havits milliøpri iksi men eg haldi at at at at tað kann visi mann skal tala gott fyri teg so kann tað vera tað at so kann tað vera tað at at hetta seti fokus á bæði hetta øøkið her sjokum og grønland og ísland at her býru fólk sum fyrri trekkir at havið er statvekk tað plássið sum okur kula fáa ein stóran part av okra føði úr og ikki minst nú ið ið okur fáa øgiliga nógvar ákoyringar um at okur veiða hval og og og og oog grønlandar kobba og annað at okur hava møguleikar at koma út um í verðini og vísa á at hetta er altso fyri tað fyrsta bóði burðardygt og eftir góður matur ikki minst her er virkisemisætlan hana nevndi eg í áðni at bjarna vig har er oðiliga stórt virksemi kanska onkuntíð haldi eg ígi so stórt limagjaldið tað er so ein partur tað tað tað fylgir statvekk sami sami rammen sum tú hevur gjørt frammanundan einein til íslands og og eitt fjórðing til til til grønland og og og føroyar og tað tann tann játtanin hon er nøkulunda ho finkar eitt sindur uppeftir men øgiliga lítið haldi eg í ár hevur tað verið í lítið virksemi pá grund av korona problemog okur hav okra útnorðahøvuðsfundir er útsettur fyribils um ann um hann blívur í heila takið tað er tann stórur spurningur um okur hava hilgduð nakrar fundir á netinum og tað haldi eg virkar øgiliga væl altso okur hevði ein fund nú kortsiðhan ein ein fínan fun báði íslandi ogrønlandi eg helt tat tað var fantastiska upplivilsið at í køkingi há cæruvági og snakkað við tveir grønlendarar yvir grønlandi eg segði við tey at fyri skjótt trýss árum síðani so fór eg hana frá fyri at treffa ein grønlendaga fyri fyrstu ferð nú kundi egi sita køkini og síggja tveir grønlendaar so so nógvir okra vbroytt bara í mínari tíð jhetta var tað takk fyritað er ein viðmerking brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður so kundi mann kanska freistja til at spurt um eftir einum
leistur sum útnorðuráðið ætlar sær at brúka framyvir hetta her við at hittast yvir neti í staðin fyri at hittast fysiskt øh tað sum eg ætlaði at spyrja um tað var støddin um hesum prísinum sum útnorðuráðið ætlar at ætlar at lata altso eg verði tað nøkulunda tað sama sum sum leteraturprísurin og og hvat er grundgevingarnar fyri at útnorðurráðið vil gjarna sleppa ot lata hetta til ella kunna lata htta til allan heimin altso hevði tað ikki givið meira meining tá ið mann hugsar um kanska vissu vit skuu nakran skuldu fáa hendan prísin í økinum at vit kanska góðan í økinum í staðin fyri at draga allan heimin uppí hvat heldur hendirkold um tað henrigoldrar formaður eg eg haldi eg sum eg skilja hat lagna
aáso var tað nøkulunda tað sama upphædd
frá nøkulunda tð sama uttan at tað er endaliga komið upp á pláss eg haldi ikki at eg taki feilur tí at tað e ikki endaliga hundraðpláss men nøkulunda tað sama og tað var ein øgiliga nokk so stór diskussión um tað hvussu langt skal mann fara við hesn her grundin til at tað stendur í her at mann kann fara longur er tann ei vissu okkurt heilt serligt er vessá okkurt heilt serligt er eitt annað stað í verðini sum sum kanska seta fokus á okraøki vist mann til dømis upplivdi at ein ella annar ígjøgnum europa parlamentið fekk ígjøgnum at grønlendarar fingu loyvi at veiða kóp í í tí líkinu sum teir hava gjørt fyrr áðrenn tað bleiv forboð eg hava skjávd verar niður nakrar ferðirnar so kunnu te viðkomandi so kundi viðkomandi fingið ein ein ein eiður ein heiður fyri at fingið teg ígjøgnum nú sigi tað sum eg dømi at okara grind kundi veri ein partur av tí eisini tá okur hava nógvar røðarar rundan um okum sum royna at at sloppa okum so tað var nokk tað sum gjørdi tað at at tað kom at standa í mann kundi eisini fara út um men men helst verðið tað nokk her á leiðini vónandi helst mest her á leiðitakk fyri ja so fær edva jacobsen orðið ger so væl
hara formaður ja sum tað longu sagt í
útnorðuráði sum hevur rekomentatiónir ella tilráðingar og vit vóru nemiliga á fundi í nukk í tveyogtjúgunda og trýunjandu oktobur í í fjør tað var so áðrenn alt hetta her við korona og tá tá vórðu cesar bág tilráðingarnar sum sum vanligt skuldi verið lagt lagdar fram í vár men so broyttist alt upp á grund av av korona sum hevur hevur vart meir minni síðani men hvussu sær við avmarkingum so ati nú havi it verið nakrar ferð í grønlandi havi verið nokk so nógv ár í nú hugleiddi hennikold nokk so nógv rundanum eftir her vit hava havt nógvar ymiskar tilráðingar og tar er av ymiskum hátti hesar báðar eru so ja sum sum tað tað er ikki so lætt at reisa sum tað bleiv sagt nú og sum vit fingu at vitað tá vit sótu prátaðar yvir seinasta vit vóru at mann skal hugsa sær innanhýsis í landinum at fara til eina eina jarðarferð ella hvat tað skuldi verið og og tað kostar teir fýraogtretivu d tað er so óhugsandi tá mann hugsar um infrastrukturin hjá okkum hvussu trupult og og tað bara líka sleppa heim eitt vikuskifti tá ð tey arbeiða í nookh og so skalt tú leggja seks sjey túsund a borðið bara fyri at sleppa heim í vegent og og og tá ert tú slett ikki langt frá tmum frá tí staðnum har tú annars býrt so so tungt er og so vilt tað siga so er tað sjálvandi eisini avbjóðandi hjá hjá ungdóminum millum hesi londini at hava møguleika fyri at at læra ummentanina hjá hvørjum øðrum at vitja londini hjá hvørjum øðrum so so tað sum kom tað var tað at mann gjørdi eina inteluknandi skipan sum gevur teimum ungu útnorðu møguleika í avmarkað tíðarskeið sum tað stendur í í tilráðingini at kunna flyta seg millum londini í útnorði fyri ein yvirkomiligan og fastan prís og ella ella á annan hátt hava møguleika fyri at vitja á londini tað kundi verið at mann at tað var okkurt okkurt er gagt okkurt bleiv latið til kanska tvey ung er hvørjum landi á hvørjum ári tað er nógvir tankar mann kann hugsa u tan um eitt her sum sum ber til at arbeiða víðari við men at mann at mann tann sum hevur áhuga í tí hevur møguleika fyri at kanska taka nakrar vikur a nakrar mánaðir úr sínum kalendara og kanska vitja grønland ella ein skúla har uppi tað kann t tað kann vera rættiliga stórt upplivilsi og harvið læra um kolturin hjá hvørjum øðrum tað vil styrkja samstarvið og møgul gera tað at mann fær hug at samstarva frameftir ofta tað eitt stað sum tú verið sum blað ungur hevur tú kanska hug at venda aftur til tá tú blívur eitt sindur eldri tað kann tað kann eggja ein ungan til at prøva at tað var gott at vera eg var har sum ungur og eg vil gjarna farat prøva hetta málið skal so hetta er so til eggja stjórnurnar at arbeiða víðari við í teimum ymisku í teimum trimum londunum íslandi og og grønlandi og og føroyum til at kunna at tað kann lata seg gera at at kunna fara at flyta seg inn á londini tað er ikki einkult í dag tað vita vit at a fara ti l fleiri sum á sagt hevði nakrantíð kunna uppliva tað farið ein túr til grønlands millum annað ferðast ísland er sum ein styttri túrur men tað er ikki nakað sum mann sum familjur bara fara í eina feriu tað er tað r ikki so einkult tað er rættiliga rættiliga kostnaðarmikil túrur og og tí eg haldi hetta her er er sera áhugavert hin tilráðingin sum táð longu verður sagt um tað er tað er at stuðla einum pá sama máta sum mann stuðlast við barnaogungdómslitraturprísi at mann millum grønlandas íslandi g føroyar stuðlar upp undir at vera við til at fíggja og lata ein ein sum eitur havsins umhvørvisprís ella hav eittsmilljøprið sum tað stendur til ein sum hevur havt góð hugskot og kanska hvussu og mann útnyttar tilfeingið burðardygt millum annað í havinum og so stendur tað eisini í tað kann mann kanska hyggja nærri uppá at tað ikki kanska verður so øgiliga nógv inn yvir tað at mann kann læsa tað sendri at mann kann lata tað ikki bara innan fyri norðurlondini men tað er kanska rímiliga natúrligt at tað kundi blivið tað men at tað kann latast mann sigur um allan heimin tað ikki skal vera forðingur í akkurát hvat fyri øki tað er men meira hvat prísurin verður latin fyri og hann kann vera latin til ymiskt bæði lokalar myndugleikar til stjórnur við verksettara einkultpersónar bæði okkara so stendur tað soleiðis at bæði okkara egnum londum og í londum aðrastaðni akkurát hvussu mann kemur til døgduna við tí tað tað haldi at mann kann hyggja eitsindi nærri uppá i í uttanasnevndini havi eg so ikki sjálv partur av sum hat her verið viðgjørt og nei eg haldi t tað hava eisini verið viðhvørt hava tað verið onnur aðrar tilráðingar tað hav so viðgjørt sjálvandi tá tað hevur verið otonkuntíð hevur tað verið ímillum í samband við okkara sjúkrasystem hvussu kunnu vit samarbeiða onkuníð hevur tað vera innan fyri fiskarí hvussu hvussu kann man arbeiða víðari við hvussu vit kunnu fiska inni hjá hvørjum øðrum hetta er hetta eru hetta eru tríggjar nei sjónir sum hava vistimann fr afturtíðina sum hennigold minti á tá ið so er tað ein na sjónur sum vit hava vitjað púra natúrliga nakrar mánaðir av árunum fyri at at sum mann sigur sum ein partur av av arbeiðinum tá mann var hevði við sjógvunum at gera tað er sjálvandi minstri blivið heilt eitt annað í dag men men tað er nógv sum tann søgan situr øgiliga fast og tað merkir manni tá mann hevu verið nakar túrar í grønlandi í sambandi við útnorðuráði hvussu mæl tey dáma hettar her tá ið føroyingar tá ið vit sita og siga frá og tá vit tosa um um fiskivinnu um um ta tíðina tá ið mann tá ið mann hevði tað arbeiði og við at vera har og fiska partar av árunum og í íslandi partur av árunum t tað er ein ein meella tað er ein søga sum sum sum ja ttað er tað er nøkur ting mann ikki bara kann altíð seta prís á men men tað er virkuliga virkuliga gott og og gevandi o tað tað haldi og so er tað sjálvandi alt tað hitt sum sum er í sambandi við hvussu nógv mann sigur hvussu nógv vit flyta okkum runt forseljastaðni og hava fundir og hennik old metti kanska tað at onkur kanska metti tað var í meira lagi og soleiðis kann tað blíva eg haldi sjálv at at tað at mann man møtist og fær tosa um nøkur ting tað eru ofta flutt onnur ting fram á leið so mann kanska ikki akkurát sum mann sigur hevði til t uppgáva at tosa um akkurát tá men so koma nøkur evnir á bana sum sum viðvíkja hesum londunum og og tað kann verða innanfyrði ómindiliga nógv og tað ikki altíð mann fær sett orð át áðrenn men men tað at mann møtist sog kemur at tosa um nøkur ting hevur ofta gjørt tað at mann hevur at ein tilráðing er sprottin burtur úr tí um mann hevur kunnað gjørt eitt eitt samarbeiði men eg haldi heftireitt spennandi átak hvussu tað fer at hild næst tað at at mann kann flyta seg loftvegis inn inn á hjá hvørjum øðrum kundi tað verið eitt lítið sindur so so var tað betri enn einki mann hevur gjørt eini ein ein skúlaklassan nú sum sum flytur seg millum nøkur lond og gera eitt samstarv og tað er tey hava hálvt ár á kambsdali og so eru tey niðri og eg kenni ikki akkurát rutin tat mini estenum stjórnunum men tey far inn á í londini hjá hvørjum øðrum og hava eitt hálvtár inni á o er ótrúliga gevandi við eftirtíðina og tað kann gott spretta til at mann frameftir kemur at hava onnur arbeiði og samstarv sum sprettu av hesum her at mann gjørdi nakað meðan mann vór ungur so at eg skal ikki leggja meira afturat hetta var tað sum vit skuldu viðgera í kvøld í sambandivið etta her takk fyri harra formaður jatakk so er tað hennrikold sum fær eina viðmerking ja harra formaður tað er rætt sum eydva jakespsen sigur hetta
ter við mið og ikki minst søguna
okur altso frá útnorðráðsi síðu tað er alt altíð tungt alt gangi spakuliga heldur mann men útnorðuráðið fyri nógvum árum síðani samtykti at mann skuldi skriva søguna í í útnorðaráðið hjá føroyingum til dømis í grønlandi og tað er ein ó bóg komin út um tað sum er ómetaliga interssant tað tók s eina tíð tað ger altsovorðigt og og eitt annað sum mann nokk so tíðligandi bygti at snakka um tað var hesin prísurin sum edvar jacobssen eisini var inni á bæði innilendis í í grønlandi og tað at mann frá føroyskari síðu noykist at flúgva til danmarkar og so upp til grønlands so fór mann í holt við og útnorðuráðið sendi ð eftir stjórinum í teimum í flogfeløginum bæði føroyar og ííslandier og so tað grønlendska ein dag og settu tar har og tað endaði við í nógv stríð at mann fekk hjá føroyingar vóru ikki við vil grønlanda íslandi játtaði pengar til at beginna at roynd at flúgva millum ísland og nar starvsfálk og har ein ruda uppretta bara upá grund av tí at jaso er tað edva
takk hvørjar formaður tað var líka tað sum eg var inni á tað
byrja við einum máli og tað at mann er tikin upp so ger tað plustiliga tað at tað er ein ruta og tað vísir seg ofta og so er tað blivið til tað at nógvir føroyingar sum reisa við kompensi okkurt amerika kanada sær fara eisini handan vegin og tað varð kanska slettjan ruta sum hann brúkti áðrenn men sum er nógv skjótari og einklari men tað startaði og av tí sama blívur prísurin nógv minni og tað startaði kanska viðurslag at útnaráðið tók akkurát hettar upp og fór at hyggja upp á at flúgva millum ísland og grønland hvat tað so kann vaksa seg til tí sigi eisini at tað at mann kanska fer at gera okkurt samarbeiði í samband við tey at tey ungu hava møguleikar tað kann spretta nakað samstarv sum mann ikki ordiliga dugir at at seta orðan nú men sum kann muna væl fyri innans begini fyri arbeiðslív og og annars mentanarlív frameftir takk fyri at fáa mær so tað sigur stevnbær sum fær orðið

tað er nokk so hugaligt at hoyra at tað faktisk eru eisini nøkur heilt ítøkilig úrslit sum eru komin burturúr at mann hevur samstarvað í útnorðuráðnum nú havi eg ongantíð sjálv verið limir í ráðnum tað er høgnu hoydal sum er okra umboð men eg hava einaferð við verið við einum fundi tá ið útnorðuroyi var í føroyum og tá arbeiddi mann við temainum menn og heilsa tað var nokkso entersamt stað bleiv gjørt vlvur gjørt nógv burtur úr tí tað altso føroyar og grunland og ísland sum eru í tí samstarvinum og mann hevur faktisk eitt líknandi samstarv á heilsuøkinum har heilsumálaráðhararnar í í teimum trimum londunum møtast upp á skiftið hjá hvørjum øðrum og eisini gera samstarvið faktisk eitt sindur líknandi í hesum her so tað hevur verið bæði gott og gevandi og her eru so tvær tilráðingar tann eina er um ferðing hjá ungum og hin er um eina avumhvørvisvirðisløn tá ið tað kemur til hettaher við ferðing hjá ungum so haldi eg mann skal hugsa um eisini hvat tað er sum bggi brýrur millum lond og ofta er tað tað at hava eina persónliga kontakt mann fer ofta ikki ella mann fær í hvørvald lættari mann kemur at kenna eitt land up ein annan máta visti mann hevur eina persónliga kontakt og tí haldi eghett e eitt øgiliga fínt inidiativ og her er tað so lagt upp til at mann sjálvandi má hava nakrar serligar avsláttarskipanir ella serligar prísir tí serliga fyri tesum búgva í grønlandi er tað so dýrt so tað sigur seg sjálvt at tað fer mann ikki bara uttan víðari me al tað e rætt at mann eggjar til at mann ferðast hjá hvørjum øðrum og knýti bond og knýti fólk saman kemur at kenna hvønn annan og eisini londini hjá hvørjum øðrum tað eru søgulig bongd ímillum londini sum kanska ikki er so sterk meir mann skal ikki nógvár aftur so er hetta lond sum okur hava føroyingur hava arbeitt nógv í bæði íslandi og grønlandi som hannhevu arbeitt hjá hvørj øðrum og serliga føroyingar av kanska verðið í teimum báðum londunum og arbeitt men tað er so at siga burtur okur hava eisini fingið so nógv góð háskúlatilboð ella stutt skúlatilboð í føroyum tað kundu eisini verið intersant at hugt eftir amerkanska tók næmingar í kanska tveir o hvørjum landi bjóðaði st skúlauppihald upp á skiftið á hvørjum øðrum tað kundi verið ítróttarháskúlin og kundi við húsaskúlum kund við háskúlin her tað kundi verið í eftirskúlin sum kund um tvøroyri tað kundi verið ata her á samdi mat og mótu og alt hatta har at tað kann vera nógv forskellir sovorð sum eisini kann knýta bond og sum eisini kann vera positivt fyri ungdómar at kunna koma og kenna londini upp ein annan máta tað hevði eg hvussur hildið eisini at verið stuttligt at fara hugt eftir men hetta her er so ein byrjavn við ferðingini og so er tað havumhvørvsprísurin sum eg haldi eisini er skilagóður tað kann vera við til at økja sjálvandi um tilvitanina um havið havi eg kanska tað sum skilir hesi londini sundur men tað er eisini tað sum bindu tey saman og tað hevur eisini verið tað sum søguliga hevur verið okra farleið í millum londini havið er hótt av dálking tar vitakur platst bleiv nevnt í áðni tað kann vera nógv annað og tað hevur eisini verið nógv frammi um hetta her atísrós smeltar og havið altso vatnstandurin hekkar og so víðari so tað er nógvar góðar grundir til at gera nakað við tað tí at havið er eisini tilverið grundarlagið í øllum hesin her trimum londunum okur eru trý lond sum liva av havsins tilfeingi og okur liva í og við og av náttúruni so tað er nógvar góðar grundir til at okur skula taka serlig atlit til tað ein sovorður heiðursløn kann eisini skapa uppmerksemi um londini tað kann skapa uppmerksemi um havið og eisini um umhvørvið og møguliga eisini samband og samstarv um hvussu okur fáa eitt reinari havumhvørvi so eg haldi at tahettað eru nakrar sera skilagóðar tilráðingar sum koma eg hopi at tað verður ført út í lívið nú veit eg ikki akkurát hvussu mann mann vanligavís arbeiði við hesum tilráðingunum tað fugu kanska vita tá ið áliti kemur aftur úr nevndini men men tað er væl nakað sum mann viðger visti ma tað verður samtykt her so tað var nakað sum mann viðger víðari bæði í útnorðuráðnum og so aftur her tað k hengi út frá so hetta er nokk so spent uppá at fylgja upp takk fyri ja so er tað steffan klein poulsensum
sum fær orðið ger so væl takk hara formaður
ja hetað er fyrsta viðgerða løgtingsmáli nummar tjúgu sum er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðráðnum í tvey túsundog nítjan og hetta málið verður beint í

nú er tað skjótt longu eitt ár síðani vit vóru í hesum ársfundinum í grønlandi og hendan viðgerðin sum vit hava nú hon skuldi upprunaliga upprunaliga verið í vár men hon bleiv útsett vegna korona og og tað sum sum vit hava livið kunnað um tað er at næstu ferðinar so ynskir mær at viðgera tilráðingarnar so skjótt sum gjørligt skjótast gjørligt eftir ársfundin hso er tað kanska eisini frískast í minninum hjá okkum í útnorðraðnum til at kunna onnur um tað arbeiðið sum kongur fyri sí ar her er so ein stutt frágreiðing um arbeiðið og hugsa eg bara nevna nøkur ting úr tí frágreiðingini útnorðráðið tað er ein samstarvsfelagsskapur millum løgtingið landstingið og altingið og stevnarásins er at samstarva um áhugamálini hjá londunum í útnorði o b saman t vara av tilfeingi og mentan í londunum í útnorði hjálpa til at menna áhugamál í útnorði um stjórnur og landsstýri ikki minst tá ið álvarsommál stinga seg upp um hvussu tilfeingið skal skipast dálking og annað so er tað tað at fremja samstarv hjá stjørnum og landsstýrinum útnorði og at arbeiða saman við norðurlandaráðnum og vera millumliður í áhugamálunum hjá londunum í útnorðráði í norurlendska samstarvi so hetta er heilt stutt tey punktini sum útnórðráðið hevur ella arbeiðið byggir uppá og sjálvt ráðið virkar sambært serliga starvsskipan og tað er altso útnorráðið hevur skrivstovu í reykjavík og hevur sína egna heimasíðu vesturnordisk punkt is og í tve túun o nítjan er so edva jacobsen heens agreasen og eg sjálvir hennrik old høgni hoydal og poll mikkelsen upprunaligar vald inn og kristina hafossur sum sitið vegna høgna hoydal fyrstu árini ella fyrstu tvey árini og ruttvang erfyri pol mikkelsen og hennik old hevur so formanssessin hjá okkum í løtuni og sumhennrik old at vísti a so er tað ísland sum berur hálvtrýss prosent av útreiðslunum meðan føroyar grønland hvør sum lagi bera fimmogtjúgu prosent og tað svarar til at ísland betalir eina góða millión fyri hetta samstarvið og meðan føroyar grønland betala eina góða hálva millión og so harra formaður fer at koma til hesar tilráðingarnar tann fyrsta er intintertilráðingin sum grønlevndarnir sjálvir komin við og og tað snýr seg seg um at at fáa eitt interlíknandi orning ella skipan her í útnorðr millum føroyar ísland og grønland og sum hennikold longu er víst á so hevur grønland eina keavbjóðing innanlands tá tað skal reisa ímillum býir og bygdir innanlands og og ja tað sum vit fingu upployst tað var at tað kundi kostað hesar tretivu fjøruti túsund krónurnar visu mann skuldi úr nuog til onkra bygd sum lá langt nornorðanfyri og um um tað var retur tað minnist eg ikki men tað var tað var prísur men hetta her uppskotið tað snýr seg tó um at fáa eina internetsskipan ímillum trýútnorðarlondini tí at grønlendarin vístu eisini á at ungdómurin grønlandi kemur sjáldan útum eginlandamørk og mettu at taðvar øgiliga sunt fyri tey at at uppliva aðrar mentanir og sjálvandi tað saman fyri okkum føroyingar og íslendarar at koma til grønlands og og til íslands og føroyar og hetta uppskotið fevnis seg sjálvandi um øll trý londini og og tað snýr seg um at gera tað lættari og bíligari at ferðast í hesum trimum londunum og onkur hugsar kanska hvat er intereye haldi intervel er ein kend skipan tá tú reisir tokið í europa ella har tað kemur fra og tú kanst millum annað vist tú ætlar tær at ferðast við interveðal e europa so kanst tú keypa tær eitt mánaðarpass har tú síðani kanst ferðast júst sum tú vilt í ein heilan mánað við tokum og hetta ger tað so ræðiliga nógv bíligari at ferðast í europa viski mann velur hendan mátan at ferðast uppá øh í útnorði so má tað so gerast við flúgvara ella skipi og eg haldi flúgvararin er tað mest aktuella og akkurát ítøkiliga hvussu tað skal skipast eg veit ikki um diskussiónin hevur verið í detaljum tað minnist eg ikki men men tað tað er øluførðin áhgavert at viðgera hett her nærri og finna tav um um eg er nakað ítøkiligt at fara eftir og so er tað havits milliøpris habsins umhvørvisvirðisløn ella hvat ig skuldu kallahanar á føroyskum og har nevndi brandi samdoy at hví hví er hendan virðislønin fyri allan heimin og ikki bara fyri útnorðir eins og hin viðursløn er sum útnorðraði hevur sett ella stovna og har visi eg minnist grundgevingina fyri tí so er tankin nokk tað at vit skuldu hava eina nobell líknandi virðisløn á hesum økinum har trý fiskivinnulond kunnu verða tey sum sum geva hesa virðislønina og sjálvandi til tað besta átakið í øllum heiminum soleiðis minnist eg argumentið var fyri at at mann ikki avmarkaði tað til útnorð og eg haldi tað er faktist øgiliga fornuftigt og so til seinast so tær galdandi tilráðingarnar tær eru so ikki partur avhesari viðgerðini mens eg minnist rætt so eru tað umleið fimm tilráðingar galdandi øh og tað pleiv tosa um at rudda upp tá vit vóru á ársfundunum grønlandi men vit avtóku so bara tí einu tilráðingina h sum snúði seg um eitt útnorðurseftirskúla og og um mítt argument var at hetta var eitt forsmalt konsept tí hví ikki klamera við tí sum vit hava í føroyum o íslandi og grønlandi í forvegin hví skulu vit stovna spesifikkar eftirskúlar afturat tá vit kanska hava góðar eftirskúlar og nú eru tveir eftirskúlarkomnir í føroyum og eg haldi heilt sikurt man skalhelst fara tann vegin fyri at fáa ungdómin í hesi triminlondumi saman at vit promovera tað sum vit hava at vit vísa á at vit hava ein góðan eftirskúla í skálavík og ein háskúlar og annað í staðin fyri at gera ein spesifikkan útnorður eftirskúla ella háskúla og eg haldi tað var kanska eitt av høvuðsargumentunum fyri at vit avtóku ta tilráðingina og ja tað eru annars eitt eitt spennandi samstarv vit hava útnorði og og hetta eru so tær tvær tilráðingarnar sum sum koma burturúr á seinasta ársfund takkhrar formaður j viðmerking hennikold ja harra formaður nú er steffan klein poulse
sen í tí yngru endanum so eg tókvi ikki áv
honurin er tað eitt øgiliga stórt upplivilgi at koma til eitt sovorðu landi sum grønland tað eru ikki sola nógvir føroyingar sum hava møguleikar til tag tí at okur sumu hava fiska har okur hava sætt grønland frá einari síðu tað eru nøkur ístiskir og kanska nakað nongv av teimum men tema kemur aðrastan í grønlandi sin eisini ígjøgnum politikkin so sær mann eitt heilt heilt heilt annað grønland og tað at ungdómur tað tað set seg so fast hjá ungdóminumtí visti mann nú fekk nøkur ungdóm okur at vitað at eitt barnaheim tildømis í manakk hevur verið her við ein føroyskur leiðari við ungum ungum børnum sum hava verið forferdiliga glað fyri fyrr og og og tað at at at okur ungdómir sleppu ímillum kanska serliga frá grønlaag og tey eru øgiliga innibyrgd í ein øgiliga stóran part av áruni so hjá teimum eigu at verið fantastisk at komi her til dømis í vikur o og og og kanska en mánaðn til at sett hvussu hvussu annaleiðis tað kann vera í einum lítlum land j

eg hvi ongantíð hugsað at eg fór at ferðast til grønlands men hetta var eitt eitt gott upplivilsi at uppliva av landið men ikki minst fólki og og hoyra um hvat hvat teir stóru trupulleikarnir eru har og tey ungu ja egr púra samdur trúgvi at øll eru samd um tað at tað evur gott fyri tey ungu at sloppa at ferðast serliga hjá grønlandaranum at sloppa úr grønlandi og uppliva víðka sín horeszont men hvussu hetta fyr a rigga er praksiskt tað dgi dugi ikki at siga nú men h tað verar fantastiskt at mann hevð kunnað gjørt okkurt fyri at ungdómurin fekk størri møguleikar fyri at fyri at ferðast millum londini og tí tað vildi heilt sikkurt veri við til at menta okkara ungdóm og og gjørt eitt betri samstarv millum hesi í londuni takk hara formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið
so er orðaskiftið enda og hetta málið verður beint í uttanlandsnevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til tað seinasta á skránni í dag tað er framløga eg skal boða frá at løgmaður hevur lagt fram løgtingsmál nummar

tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um vápn við meira

helgi abramsen landstýrismaður hevur lagt løgtingsmál nummar tveyogtjúgu fram tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um matstovuvirksemi og gistingarhúsvirksemi matstovulóg

tað vóru framløgurnar tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin er næsti tingfundur verður týsdagin tveyogtjúgunda septembur tvey túsund og tjúgu klokkan trettan tretivu hálvgu tvey og tá verða hesi bæði málini sum júst bleivur løgd fram á skránni tað er fyrsta viðger av tingmál umar einogtjúgu uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um vápn við meira tað verður beint í rættarnevndina og hitt málið er fyrsta viðger av tingmálin nummar tveyogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um matstovuvirksemi og gistingarhúsvirksemin matstovulóg tíðaravmarkað heimild hjá landsstýrismannum at steingja matstovu í skeinkingarstøðu fyri at forða fyri kvnítjan smittuspjaðing tað málið verður beint í vinnunevndina og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin